so er tingfundur settur vit fara til skránna í dag fríggjadagin níggjunda oktobur og fyrst á skránni í dag er val av løgtingsins umboðsmanni tað fara vit so yvir til eftir at løgtingsins umboðsmaður tey seinastu sløku fimtan árini selja í ólavstovu í summar boðaði formansskapinum frá at hon ikki ynskti at taka við afturvalið so hevur ein tilgongd verið í løgtinginum at finna ein nýggjan løgtingsins umboðsmann og eftir at hava viðgjørt spurningin saman við øllum flokkum á tingi so fari eg sum løgtingsformaður at mæla til at velja hann og vang sum í dag starvast sum rættsasessur við føroyarætt til løgtingsins umboðsmann tey næstu fimm árini tað er altso árini tvey túsund og einogtjúgu til tvey túsund og fimmogtjúgu umboðsmaðurin verður jú valdur fyri fimm ár í senn atkvøðugreiðslan verður skipað eftir ásetingunum í grein áttaoghálvfjerðs stykki tveyogtrý í tingskipanini uttan orðaskifti og vit fara so at atkvøða um hetta nú er tað soleiðis attað eirt sindur óheppi at atkvøðuskipanin hjá okkum hon er eitt sindur svikalig í samband við at tað e eit nýggj skipan sum er gjørd og hetta er ikki ordiliga komið í rættlag so eg má fara til grein seksoghálvfjerðs í tingskipanini

ella mugu vit gera í hesum sambandi og

stjórin fortaldi bara at tá ið salja í ólavsøku bleiv vald fyrstu ferð fyri fimtan árum síðani tá hendi júst tetta sama altso tað er kanska spoysemi at at mann má velja við navnakalli men tað ber væl til tað gjørdi mann altíð fyrr og tað er soleiðis at tveir løgtingsmenn sum løgtingsformaðurin heitir á veita løgtingsformannin hjálp tá ið atkvøðugreiðslarn ir ella verður tarr og eg fari at heita á billjustinussen og hennrikold um at hjálpa løgtingsformaðurin við hesum

standa her frammi og fáa eina lítla vegleiðing her frá umsitinginija

vit fara so a undirvisa atkørðugreiðsluna og attað er eingi meira innvikla en so at nøvnini verða rópt upp og so kann mann siga ja ella nei ella atkvøra ikki tað er teir tríggir møguleikan ger so væl it fara í holt við atkvøðugreiðslunaja

fyri vit eru so liðug at atkvøða og tað er samtykt við einogtretivu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongari blankari at hanna vang er vald til løgtingsins umboðsmann og at taka við starvinum á níggjuárunum komandi tá ið sólja í ólavsstovu leggur frá sær eg fari at ynskja hann o vang hjartaliga til lukku við valinum og samstundis at takka sólju í ólavsøgu fyri hennara tíð í einbati so er hetta málið avgreitt vit fara so víðari í dagsskránni í dag og koma til fyrstu viðgerð av tingmáli nummar fimmogtretivu tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um barselsskipan barseilslógin til leinging av rættinum til barselspening hækkandi barsgjaldinum og broyting viðvíkjandi kærnevnd skal biðja um framsøgufólk hetta málið verður beint í vinnunevndina tá ið viðgerðin er fyri fólkaflokkin er tað beini johannesen fyrijavnaðarflokkin hennrikold fyri sambandsflokkin frimud rasmussen fyri tjóðveldið bjørt samuelsen fyri miðflokkin billiustinussen og fyri framsókn bjarni kárasom petersen so fær beini johannesen orðið ger
ein tann og kanska tann størsta íløgan vit sum samfelagað kunnu gera tað er íløgan í familjuna børnini og komandi ættarliðini og tað er tað størsta tilfeingið vit eiga so o tí fegnist eg um at mann raðfestir føroysku familjuna høgt við hesum uppskotinum so verður barðisfarloyvið longt úr áttaogfjøruti vikum til eitt heilt ár eitt heilt ár har ið mamman og pápin kundu vera heima hjá barninum eitt heilt agr har íð foreldrini kundu vera um barnið og vísa tí kærleika g umsorgan í hesum týdningarmikla tíðarskeinum hjá barninum og og hjá familjuni sum heild og hetta er ein tann besta íløgan við sum samfelag og tjóð kunnu gera fyri føroysku familjuna og fyri komandi foreldur og komandi ættarlið og og sum sagt so tann fyrsti tætturin í hesum her tað er at vit leingja farloyvi frá áttaogfjøruti vikum til tveyoghálvtrýss men einki er ókeypis so alt kostar og tað er eisini tað ger barsskipanin eisini og og uppskotið tað leggur upp til at agjaldið økist við null komma fimtan prosentum úr null komma einoghálvfjerðs upp tilnull komma seksogfýrs prosent og tað eru tvær orsyrgir til tað fyrstog fremst fyri at fíggja tað at vit leingja farloyvi og fyri tað seinna so er tí atskipanin gevur undirskot sum nú her í undanfarna undanfarnu samgongu so longd mann tað tvær ferðirnar fyrsti fyrsta januar tvey sun sekstan tað longdi man tað við seks vikum og u mann hækkaði gjaldið null komma null níggju prosent og so aftur fyrsta juni tveytúsun g nítjan men tá gjørdi man einki við gjaldið og í tveytúsun g nítjan so gav barsiskipann eisini undirskot og við ársløku tve tsn o nítjan tá vórðu tað ellivu miliónir eftir í grunninum so um mann ikki ger nakrað nú so verður hann skjótt tómur og um framskrivagarnar sum eru við í uppskotinum har tær vísa talvurnar fyri vasskipanirnar eru sannar so sigur hon tað at at í tecs tjúgu so er verður úrslitið eitt undirskot á tíggju komma seksogtúgu miliónir so tað er neyðugt at gera okkurt so hetta er haldi eg hetta e eitt neyðugt stig fyri at um vit vilja halda fastsum skipanina og soleiðis leingja barsisfarloyvið til tveyoghálvtrýss viku

hjá barsisskipani og arbeiðslásskipanini tað varð lagtað saman til eina av somu kærunevnd tað er eisini gott at har tað er møguligt at spara í umsiting og minka um nevndir o ráð at tú gert tað

sum sagt so hevur tað leingi verið eitt ynski um at mann kemur til tær tveyoghálvrýss vikurnar tað er líkasum verið eitt mál næsta síðani barsskipanin bleiv sett á stovm og nú tá ið vit eru komið til tær tveyoghávtrýs vikurnar so er spurningurin hvat er næst og har haldi eg sjálvur at politiska skipanin má framhaldandi tryggja fólki at tey kunnu hava frælsi til at velja og seta tíð av til familjuna og tað er mong ið ynskja sær kanska longri tíð við børnunum tey fyrstu árini enn hvat barnisfarloyvi gevur teinum rýmd til og eitt hugskot er sum meginreglan um at peningurin til ansing skal fylgja barninum um tað er foreldur ið ynskja at verða heima við barninum tey fyrstuárðrin heldur enn á arbeiðsmarknaðinum at tað eisini hara møguleika fyri tí ella at velja eina aðra ansing ið passar ber til til teirra tørv

sjálvur so meti eg tað eru best altso foreldrini eru best til avgerða akkurát hvat tey halda eru best fyri teirra egnu børn øhtí haldi at foreldur skuldu havt frælsið at velja tann møguleikan og eisini gevið kommunum heimil til at bjóða teirra borgarum tann møguleikan mann kundi nógv nevnt nógv annað um hvussu mann kundi gjørt barsskipanina smidliga frameftir og annað men ja tað kundi taka upp eina aðruferð tí mann kann siga tað at dagrin í dag hann er serstakur í í so máta at í hesum uppskotinum so so verður barsfarloyvi longt til eitt heilvt ár og og tað verður vónandi endaliga veruleiki fyrsta januar tetsund og einogtjúgu og eg fegniskt fegnist um atsamgongan raðfestir hetta her málið her og raðfestir føroysku familjuna og tekur fólkaflokkurium fult undir við hesum uppskotinum og tað fer so í vinnunevndina nú og skal eg fáa eina góða avgerð takk fyri

tet gott uppskot men her mangla fleiri ting at so fleiri flokkar eisini av teimum sit samgongu hoppaðu upp á tað sum vit hava arbeit fyri nógv ár nemiliga at gera skipanina meira fleksibla vit hava lagt tríggjar ferðir t y seinastu árini uppskot fram um tað tað er ster ikki við í hesum uppskotinum sjálvt um fólk sum sita í samgonguni í dag vóru o fóru til vælstríp á tað og so eru hetta við børn deyðfødd børn har eru ein har er nakað ógreitt í lógini tíð er heldur ikki við og so er tað tað javnsetta samkyns foreldur soleiðis at tað ikki gd børnini at foreldrini hjá teimum eru gift í ein sama kyni hetta seinasta tekur bein johannesen undir við at mann javnsetir tá snakki eg um fólk sum eru gift sum hava barn men har tað til dømis eru tvær mammur kunnu tær eisini fáa bæði foreldrini fáa bassipengar takk fyri beini johannesen
ja tá hann tosar um at gera at barsiskipann má eitt smit
tiliga so eg komi eisi sinr inn á tað at tað kundi verið næsta stigið mann fór til so er tað hvussu man best ger tað a at tjóðveldi hevð eit uppskot um at mann kundi deila barslin yvir trý ár eg veit ikki um tað er kanska er íso leingi ella hvussu men hvørfalt at mann kann kanska gera meira smidligt og mann kann samus sum mann er í barðslii at mann heldur eisini heldurat til arbeiðsmarknaðin og og som næsta tað við deyðføgtum børnum tað ja eg eg haldi mann hevur eisini hoyrt sum tey haldu astin landstýrsmaðurin verði inni á tí fyrr akkurát við tí so ja tað er ein góður spurningur og relevant at taka upp og til ta síðsta so taki eg ikki undir við tí persónliga og tað tað sum eg meti tað er tað at børn skulu rættl mamma og pápa takk fyri so er tað bjarni hammer
øh okur munn held ikki gloyma tað at
ta undanfarna samgonga hekkaði barsils also barsuleg við tíggju vikuna frá áttaogtretivu ella áttaogfjøruti og tað er gott at eg komi fungið sísa síðstu vikurnar sum øll ætlaðu upp til eitt ár fýra vikurnar men mín spurningur til beini ohannesen er at fólkaflokkurin hevði at vallifti sum tey rópau róptu øgiliga hart um tað var tað at at tú kundi velja staðin fyri atfara varthet at fór niður í hálva tíð og so skuldi barnsilsgunurin betala hina helvtina soleiðis at tú fekk fulla løn sjálvt um tú fór í barsul og formaðurin í flokkinum segði at tað kundi gerast uttan yvirhøvur at hækka inngjaldið í barsils grunninum hvussu gongur við tí vallyftinum arbeiði tykur við tí ella hvat er tað ella ella slept og fara yvir tl eitther takk fyri harra formaðurbeinir jóhannesen
ja
tila seinna so er tað nakað uman arbeiðir við tað mann ger tað kanska meira smiddligar soeis sær at mann kann arbeiða niðursetta tíð meðan mann er í barsfarloyvi tað er nakað mann arbeiðir við og tað fyrra var ja ja ja sjálvandi tað undanfarna samgonga noygdi tíggju vikum o tað haldi eg eisini e komin inná og mann fíggjari tær fyrru ferð og ikki seinnu ferð so jú takkfyri aa formaður ja takk síðani er tað næsti røðarað
hvør orðið henry gold ger so væl ja takk harra formaður
har teir flestu føroyingar eru í fjøllunum allarflestu í hvørfalli havi til okra mentan som viðgjekur ev et sovorðt uppskot sum ja ja sum er eitt av teimum mest hugalagar sum mann kemur at viðgera í heila takið í í okra skipan her hetta her eri a leingja møguleikan hjá foreldrunum at vera heima ella mammuni at verða heima við barni tá ið ið tað er nýðiliga at koma til verðina og tað er fantastisk at hava eina skipan tað havi eg sagt so oftani at hava eina skipan og livi íð einum landi hvar tað ber til hetta her tað man vera okkurt aðrastan og sett hvussu onnur baksa seg ígjøgnum so má mann siga tað at er fantastiskt at at okur eru komnið so langt eg minnist tey tvey túsund og eitt tá ið henda skipanin bleiv sett í gildi tá vórðu tað haldið í fýraogtjúgu vikur virki minniskt

kanska eri eg skal ikki gera nakað nógv burtúr tí tað at okur í javnaðarflokkin taka hundrað prosent undir við hesum uppskotinum eitt hundrað prosent undir við tí sjálvt um avgjaldsøðini hevur gjørt sær t lítið sindur galdandi sum formaður fólkafloksins plagdu hava tann sum lesur álitið tá ið eg legði uppskotið fram tá longdi tað fyrsta við seks vikur so so aftur í tvær vikur øeg tími ikki at brúka tíð upp á at lesa tað upp men tað var ein øgilig svata um hesa avgjaldsøðina sum var null komma null níggju tað var so lítið at tað kundi ikki roknast við vanligum rokni útgerð sum teir skuldu koyrast upp og tað fekk mann til at blíva eg haldi tit hava tvær heila síður hvar h skrivaðihon hvussu ræðuligt hetta var og nú fer tað so tríggjar ferðnar tað upp men okur skuldu ikki gera tað samannummar upbrúk og skriva einki álit eyka álit um tað sum fólkaflokkurin gjørdi tá at fáa hesar her fái okur gleðast um at okur koma har til og at okur í heila takið ber til at hava hetil og ikki fara ov gera sum formaðurin g fólkaflokkinum at fáa nú fer tað frá null komma sjey eitt prosent ti null komma átta seks tað er heldur ikki tann øgiliga stóra rúgvan men tað er tós altí inn á tríggjar ferðnar tað sum okur sum sum skuldu vera tað stóra skandalan í føroyum tá tað minskið sjónvarpið sendi eini tvær eyka sendingar um um um hetta barsilsgjaldið sum hendan resisfulla samgongan hekkaði tað heur eingin eyka sending verði um at ú trýfaldarst ta tann hekkingina men lat tað fara okur tað hjartaliga at taka undir við tí og ongantíð betur at tað ikki verur nakrar eyka sending av tí tí tað er ikki neyðugt hetta ereitt fantastiskt uppskot sum heild og ta er ikki neyðugt at gera nakar eyka sendingar burturúr øætlanin er at kærinevndir íð barsiskipanin og aldsnevndin skal lata saman og tað sigvut eisini fínt tí at tæ kun saktans hetta er ikki sokura nógvur munur á hesum akkurát hesum viðurskiftum so tað trúgvi eg tey tey klára táegið tað fyrsta uppskotið sum eg legði fram í hvørsfalli at broyta tær seks vikurnar tá var útrokningin vísti útrokningin at at at tað bleiv eitt eitt eitt næreiddni av einum nullu tað fyrsta tað næsta árið og aftaná trý ár so var yvirskot aftur og fýra ár so var so var skipanin á sjúgrðuraftur men vísir tað annarleiðis nú og tí hevur mann undirskot og leiðis at gera hetta her og tað er so tað er so í lagi tað er eingin eingin diskusión um

haldi at altso diskussiónin um hvussu mann býtur dag tað haldi hon er við at at at líkasum at at at dovna eg haldi at fólk hava líkasum innstilla seg upp á at hetta hetta her sum okur hava nú í gildi tað er tað verður tað hvørfall eina tíð framyvir tað hevur eisini verið diskussiónir um útgjaldið eg haldi ókey onkur heldur hatta kundi verið eitt sindur herri men so so kostar tað eisini eitt sindur meir tað er trossa altíð nokk so høgt útgjaldið og tað hevur verið nevnt at sylgingini r upp umsitingin av tí fyrrigangur á tvøroyri og tað er øgiliga fínt altso øgiliga tað er tað er øgiliga nevnt at fáa at vita hvat ið hvussu i i tingini hava útartað sær spakuligani øh og tí má mann siga tað at tað tað er stuttligt at tað ber til at gera sovorð sovorni ting sum erta her millum annað uttan fyri havnina har millum annað eisini

øh eg veit ikkihvussu nógv mann skal at siga um um ta tekniska í tí ø

haldi at tað er eri altso okur hevði okur hava havt eitt system hvar ið tey sum eru sjálvstøðu vinnurekandi kundu tekna eina trygging ø og tað hevur verið ein diskussión um tað serliga síðstu samgongu var tað ein diskussión um tað gjaldið var nokk tað tað var nakrar hundrað krónurogfimhundrað krónur haldi e tað var eg haldi ikki at tað er erserliga høgt men men tað er nokk so nokk so gott fyri sjálvstøðuvinnurekandi upp á tann mátan at tey pjóðaði se ikki at vera allar evur í í í eini skipan og fara so burtur úr henni tá ið tey mestsamstýlit ikki hava brúk fyri henni meir tað var enn eg fekk nakrar fyrispurningar tá meðan eg var tingarnisi og tað var eitt sindur av ákoyring um at tað gjaldið var í minna lagi men tað hevur opinbart ikki ikki broytt nakað serligt sum eg skilji á ani iki ætlanin umat broyta tað men sum sagt ein ein ein fín skipan tað smáu teknisku tingini tað kundu okur ællíð diskutera um hvat hvat hvussu nógvar viku skal vera til hendan ella handan men tað haldi eg ikki kul pjøvast at brúka so nógva tíð uppá tí at okur hava líkasum funnið tey flestu tingfólk eru samd um tað vóru nøkur í síðstu samgongu sum ikki vórðu heilt nøgd men tey bliva s ikki vald aftur so tey eru ikki her nú eg veit iki nú veit eg ikki hvat støðan hjá fólki er nú

býti millum pápan og mammuna men tá ið mann tei um hevu liva so leingi sum eg havi livað tíbetur so kann mann gleðast yvir tí í mínum føri tá eg kundi verina so vórðu var eingin barsiskipan mann mátti fara til hús og og royna at baksa seg ígjøgnum við eini eini fiskimanna inntøku soleiðis at at mann kondi livandi burturúr tí men tað sir ikki út tilat hava verið taðn stóra trupulleikin allíkavæl men í dag krevja krevji lívið meir og tað krevist nógv meir av øllum tingini eru meiri kompliseraði hjá fólki sum eru úti á arbeiðsmarknaðinum at tey bara kunna fara avstað og og og so finnur mann dagur e mann kemur so frá javnaðarfloksinus síe mugu okur siga tað at okur halda hetta vera fínt og landsstýrismaðurin skal fáa eitt hundrað prosent undirtøku fyri hesin her sjálvt um hendan hjá fólkaflokkinum nógv um tala avgjaldsøðin hevur gjørt se eitt sindur galdandi her so halda okur at tað er bakatellur í mun til teir ferimunirnir eru avtí kanska ta inn tíð er farin kanska tðein tíð er farin at tað vísti seg at tað verður somigki av avlopi at tað kanska ikki er neyðugt at hvørkienna hækka tað meir ennan kanska mann einaferð kann kann lækka etað itlítiðsindur vist tað skuldi verið sum sagt eitt fínt uppskot og okur taka eitt hundrað prosent undir við tí upp á allan mátar takk fyri ja so er tað nakrar viðmerkingar fyrst er tað hanna jensen gersv
ja takk fyri har formaður ja tað er bara so gott
at hoyra hennirí goldu og tosað um hesi viðurskiftini tí hann hevur faktiskt sjálvur verður við til at virka fyri at vit hava som ikki góða ella oglanga afturgoldina bartiskt tí í sínum virki sum landsstýrismaður so tað er gott at at mann kann byggja víðari og og viðtaka sjálvandi undirvísini her uppskotinum og tað vilja sjálvandi vera nøkur viðurskifti sum burdu verið rætta afturat um mann kundi arbeitt við meira fleksibilitetini men bara tað at tú leingir at tað hvussu nógv íløga tað er í børnini í hesum samfelagnuma tað er undarligt at mann hugsar um tað tey kjak sum hava verið um hetta fyrr at mann ikki sær tað faktist baraste sum eina íløgu og ja ja hví munnu sendingar vera gjørdar í veitgi tað er nokk nógv hóttan kring tað frælsa tann frælsta sjounalistikkin er á stykkin eg veit ikmur tíy tí at eingin sending er gjørd um um hetta hesa hækkingina men lati tað fara tað kostar at hava tílíka skipanir og eg trúgvi at í seinasta enda so vinna øll í samfelagnum við at vit gera hesa broytingin hendurkold
samdur við hann jensen
ø sum eisini gjørdi ein innsats fyri at fáa hesi her tingini at fungerar í sínari tíð tey ogu sótu við tí eisini og eitt sum eg haldi tað øgiliga viktigt tá og sum mann kanska ikki hevur tikið fullar hædd fyri tað veit eg ikki og tað er eftirlønargjaldið sum bleiv lagt omaná soleiðis at at serliga mommurnar ikki misti nakað av sínari eftirløn tað verður ein ein ein ein partur sum verður hekkandi spakuliga so týrt sum eftirlønarog sum tíðin fyrr so hækkar taeð eitt sindur tað vóru ein diskussión tá ið hetta hetta kom í gildi í søvnari tíð tá var eg kanska ein av teimum sum helt at mann kundi fara niður í helvt altso at at brúkt helvtin á tíðini eg ein part av tíðini kunna farið niður í helvt og so verður dupult so leingi við hús men tað veri tað ikki undirtøka fyri tá summi hildu at tað fóru at ganga úti yvir tey sum vóru ringast fyri frammanundan men eg eg eri at í mótsattiáskoðan tí at tey sum hava lítil lán ov lítið at forsvara tey hava kanska ein ein betri kjans at at fari í eina longda tíð at fingið eit sindur longur vismann vismann fór niður eitt sindur niður í í gjaldinum men lat tað fara tað skal ikki gerast vile problem ja so er tað frymunt rasmus

hugsaði líka nú høvdu vit eina øgiliga sjón her í gjár um um sáttmálarløn og ikki henni gold sigur seg taka hundrað prosent undir hesari við sær lógini her og samstundis kundi hann hugsað sær kanska at gjaldið varð syndur hækkað ella bleiv broytt eitt syndur men kundi henni gold ella javnarflokkurin hugsa sær at sáttlarløn bleiv brúkt í hesum førum er til útgjaldið soknálarløn verður brúkt í útgjaldum

vgkki ordiliga gjørt mær nakað serliga meining um øum sáttmálalønin skal vera galdandi fyri at líkamikið hvar hvørja hvørja branskedguí ja ja altso tað tað ja ja tað sum tað hevur lagt øgiliga stór doyðina og tað eisini mæri eg umsea tað var tað at mann hevði skipanina so einklað sum p á nakran máta møguligt í dag eru tað tvey fólk sum sita við tí og okur hevði tá nakrar tankar umhvar annað mann kundi gjørt og alt annað vísti seg at blíva nokk so fitta umsiting millum annað skuldi elektroni hava eini tvey hundrað túsund fyri okkurt s bara tað at flyta áttaogtretivu til fýraogfjøruti eg haldi tað kostaði nakrar hundrað túsund ella okkurt sum líknaði tí so grundin til at mann ikki farin annan leiðis so ikki brúkar altso sáttmálalønir til dømis er tann at tað tað tað ger eitt sindur av meira umsøking tað haldi eg er er tað e eri grundarlagið undir tí eg lavi bara kanska ta tann einklasti mátin at brúkt vis mann visi mann skuldi verið heiltserligur
so er tað christian andreasen takk fyri harra formaður henrik gold segði nú ein
dagin at nýggjársmálið í vestur í sørvági mátti hava verið nakar kraftigtu í fjør tí øll vællyftini hjá fólkaloysnum vóru farin farin farin pp upp í roik men it siga hetta er so vussu ótt tað vællyftinum sum sum hava yvirlivað annarshans t siga a nýggjárspálið varð avlýst men eg má siga a tað at tað eri gleðiligt at hoyra at at at javnaðarflokkurin tekur undir við uppskotinum frá frá frá samgonguni sum annars evæl lyfti hjá fólkaloysinum og eg haldi at tað báðar frá ljóða særi tíðum í føroyskum politikki takkfyri formaður hela í ja takk harra formr
memhe tað vildi tað vera løgið viðs ein ting sum et
sjálvur og ein flokkur hevur hevur marerað so nógv við at mann ikki tók undir við tí allars eg skilti á lanum at tað er eftir at at nýggjárspælið bleiv avlýstur men tað var altso veðrið var ein partur men tilfarið frá landstýrismanninum var so nógv at tay lesu st kiki gera at brenna tað eina ferð tað var grund at laa bey so tað vildi ikki hava tvey bál og tað vars serliga hendan avgjalds avgjaldsøðin sum rúgvaði serdeilig so nógv upp vist man hyggur eftir hesum álitinum sota ikki so løgið men sum sagt uppskotið er fínt tað skal ege varða nakað ivið ja so var tað ingilín
ja eg havi líka viðmerkið hettar her við at valið hjá fólkaflokkunum
var jú eisini tað mann skuldi fara niður í hálva tíð fáa útgoldið restina lønin frá barsisgrunninum uttan at ylgja teg í barsiskum skuldi hækka so alt vallyftið tag var saktans ikki innfría hyggja vit eftir býtunum á samlaðu barsisstøvunum tvey túsund og seytjan fyrá hagstovuni so síggja vit at tveyoghálvfems prosent av barsistøvunum teir ta teka mamman meðan átta prosent táð tekur pápin vit síggja eisini frá donskum kanningum at ati lønin hjá kvinnunum hon lækkar við tjúgu prosent so hvørt sum tær fáa eitt barn meðan lønin hjá pápaum stendur í stað ø og so síggja vit eisini í einari nýggjari kanning sum akkurá er komin frá javnaðarflokkinum m fólkatingi at faktiskt halda tretivu prosent av monnunum sum hava svarað í hasari kanningini at pápar áttu at verið í barsl í ølu før um fjøruti prosent av tíðini hvussu hvat heldur helnigold um at tar er býti millum mammuna og pápan sum eru í barsulsskipanini í dag takk fyri hara formaður hennikoldja takk harra formaður jag
halda er altso tað
tað hjá fólkaflokkinum við hesa hálvu tíðini okur hevði eeiein annan tanka við hálvari tíð tað var at gera men men tað tað blívur ser deiligt kompinserað visti mann fer at at at greinat út upp á at forskelgar ja að ein ein rúgva av lønum okkur snakkar um akkurát nú bisti mann brúka sáttmála til dømis og hitt við at pápan slað meira ja at so mist teir tað kunnua í í í í teimum nógvum vikunum kunna gera býtu mið mammuna at at at fáa meira men kanska pápa er ikki tað mesta ágrýtuni at fara í barsshólug tað munnuk bara viðganga okur hava sett eg íslandi yvir teir verað meir og meir og eg trúgvi tað verður meir og meira her at pápa kanska fara at taka sær eitsindur meira tíð upp á børnuni tá ið tæir finna út av hvussu fantastiskt eg er so trúgvi eg tær men tað er oftani at at at tað ikki hendir fyri at menninar blíva abbar tá fyrsta finnra tær út av at tað var heilt ótrúliga stuttligt et her men men tá e tað ígur so seint at at at fara í barsulta hjá hjá hjá monnum men men tað skal ikki tað skal ikki skilja okkum at at visti tað er soleiðis nar mann kann broyta eina viku hendan vti handa vegin so skal tað ikki vera nakað problem frá okra síðu takk fyrija síðani fær

ar formaður til ein lítlan tla sana viðmerking so burdi henrikold kanska farið arbeitt fyri at abbarner fingu so høvdu vit kanska brúkt eitt sindur jatað er tila umrøðan í dag so er so er hækkan av ella leingja av barsskipanini og eg haldi altíð alt so má mann siga tað at hetta er hetta er eitt gott uppskot fyri familjuna tað at vit kunnu gera tað sum mann hevur ætlað leingi tað er tað at at at mamman og pápin kunnu vera so leingi heima sum møguligt men hetta hetta inniber hetta uppskotið inniber trý ting eitt er eitt er hækkan av av inngjaldinum te mast to noyddur til tí at mann íhevur havt hæll í í barlsskipanini nú í nøkur ár og tað at mann kanska ikki hevði tikið hædd fyri í ja vardi tvey túund og átjan at mann fekk pensjónin pensjónin bleiv bleiv tungin soleisnar at mann ikki tikið hædd fyri tí í inngjaldinum mann helt tað tað tað hevði mann ikki tikið roknistykkin og so er tað sjálvandi tað at hækka tað við fýra vikum og so er tað eitt her við tann sparingin mann ætlar at gera við at royna at foreinkla ella avtaka nøkur nøkurnakrar nevndir kærnevndin her sum sum verður løgd saman síðisirnær tað eru somu persónurnar sum ganga aftur harog so fylgjandi at hetta er eisini hendan lógin er galdandi fyri fyri fyrifforeldrum og so eisini tey sum eru afturleidd barislógin e barnslógin hon er hon er tvíbýtt ansi eg hugdi eitt sindur upp á hetta her í gjár og egentiliga hevur tú barsils farloyvi sum ikki er goldið í dag meðan meðanbarsils peningurin ikki heur fylgt við og tað er tað sum man roynar at rætta upp uppá nú men hetta he verið so ætlanin hjá ætlanin hjá eg haldi t ann kann siga ein samlað løgting hevur ynskt hetta her í í nógv ár og og nú er mann komin á mál kann mann siga men ja við at hækka við at hækka hetta hetta hetta gjaldið fyri hesari avgjaldsøðini sum hennigold kom inn á so so ger mann tað at at skipanin kemur at hvíl í sa sjálvum og ein orsøk til at at tað er umframt er tað at at vit hava havt eitt eina positiva gongd í føroyum at vit hava fingið eina økta fólkatilflyting og sum so merkir tað at vit fáa at t at vit hava fingið fleiri borgara til til samfelagið sum tá ið henda skipanin tað gongur út yvir so má tað betíða tað at tað eru burðardyggum aldri at tað eru fólki sum koma so alt eg alt so haldi eg hetta her er eini eini eini fín skipan fyri alt samfelagið fyri familjuna so hetta her taka vit upp í vinnunevndini og sambandsflokkurin tekur undirvið hesum uppskotinum dag ja síðani er tað viðmerkingar
langoyrd ja takk fyri harra formaður
ø í grannalondunum hava tey har ein størri partur kann deilast ímillum foreldrini tal sa í dag sigur mann til dømis at mann hevði ein tríggjar mánaðir sær va tvungin fpápanum og mammuna kanska tríggjar mánaðir í part meðan seks mánaðir kundu foreldrini deilt í síná millum sum tey høvdu ynskt hvat er hálningurin hjá frimun til hvussu býtið er millum tað sum er millum millum foreldrini bæðifimonsrasmussen
ja
sum útgangspunkt so so haldi eg at tað er skilagott at familjan sjálv gera av hvør tekur barsil tað er líkasum útgangspunkt hjá mær eg veit væl at páparnir hava verið trekir við at taka barsil eg sjálvur eiga fimm børn og eg ai ongantíð eriðí barshil sjálvt um eg hav kom møguleikar til tað so men eg haldi at teir ungu páparnir í dag sum koma teir eru meir dugnaligir til at taka sær av tí og men sjá fylgjarnum kundi mann eg og hennik old fara kanska arbeiða við hasum her við abbinum soja bjart samelsen fær eina vi
ja takk fyri eg skuldi heilsa og siga tær eisini ommur her í løgtinginum
eg kundi hugsað mær at spurt um nú hava vit lagt fram fleiri ferð uppskot um at gera skipanina eitt sindur meira smidliga soleiðis at arbeiðsgevarin nú e er tingmaðurin her hand eri jú sjálvur arbeiðsgevari og vit hava fleiri ferið lagt uppskot fram um at mann skal kunna spjaða hesa vikuna yvir eitt longri tíðarskeið vvistmann fær avtalu við arbeiðsgevaranu aftan á tað fyrsta árið altso man velur at vera eitt sindur til arbeiðis tað kanska aftaná ett hálvt ár og so strekkir mann í hinum endan hvat heldur frimun um tað hevði átti tað at borið til at mann gjørdi tað meira fleksibult soleiðis at arbeiðsgevari og løntakara saman kunnu avtala eina skipan sum strekkir tseg itt sindur longri men har mann so fer fyrr tili arbeiðis takk fyri frimunrasmussen
ja takk fyri tað harra formaður ja tað er púra rætt
htað tað er ommur til eisini men problemið við ommunum er tað tar sum regulitikið altso í barsilmen nei tá tað kemur til fleks og sovorðið so eg haldi sjálvur at mann skal vera eitt lít sindur varin tá ið mann fer inn á tað eg havi ikki hugsað ordiliga a tankan totalt litnan so tað má man arbeiða lít sindur við tasið man fer inn á fleks t mann kann leingja tað longri vili eg tað sum eg dugi at síggja sum sum arbeiðsgevari tað er tað at tá tú skalt seta fólk í burðardyggum aldri so tekur tú eina eg veit ikkiumann kal tora at kalla tað eina risiko upp á tag at at viðkomandi sum verður settur møguliga fyri í barsil visti tú nú fert tað forleingja tað at kanska at visti mann sigur tak eina hálva tíð at viðkomandi kanska eru vekkrur arbeiði í tvey ár partar tað vænti eg er tað er ikki positivt fyri arbeiðsmarknaðin so men hatta haraldi eg ma man líkasum hyggja nærri inn á takk fyri ja er tað
bjørt samuelsen ger so væl takk fyri harra formaður eitt
øheg fari at byrja við kanska at viðmerkja svari hjá undanfarna røðara tað er tað sum blívur so misskiltá ið mann tosar vuð plekxbarcil at so heldur mann mann tosar um at fólkum vera tvey ella trýár burtur frá arbeiðsmarknaðinum tað er ita jú nettupp ikki tað tað handlar um tað handlar um at mann kanska kann velja at vera aftan á fyrsta hálvári hjá barninum kann mann velja fara ein dag til arbeiði sog so eiga at tað á seinni við bæði arbeiðsgevaranum og mamman ella pápin halda tað eitt gott hugskot so tað snýr seg faktiskt í veruleikanum meira um at hava tilknýti til arbeiðsmarknaðin í staðin fyri sum í dag kanska at mann mettupp er eitt heilt ár burtur og slett einki samband hevur í arbeiðsmarknaðin og so fær hundrað prosent ætta arbeiðis sum er nokk so krevjaandi so bara sum vit fáa tað upp á pláss tá vit tosa um fleksbarsil at vit at vit tosa út frá somum primissum tí grundleggjandi har fór um at vat snýra barsils skipan seg um hon snýr seg um at ikki at gera nakrar fýra kantaðar kassar sum øll skulu passa niður hon snýr seg væl um og hetta takið eg sum givi at øll eru samd um allir flokkar so er tað best um ein barsilsskipan ásannar at familjurnar eru ymiskar og hava ymiskan tørv og harvið eisini skulu kunna brúka hesar barnstelskvoturnar ymiskt altso tað vildi undra meg øgiliga nógv um tað ikki upp á eitlan týspunkt fer at bera til at gera semja um tað tað hevur so ikki borið til enn men men eg haldi at tað eru eini seks sjey ár síðan ella átta kanska síðan vit begentu arbeiða fyri tí og og tað fer at eydnast fyrr ella seinni men tað týdningarmesta er sjálvandi at fáa hesa tíðina altso at fáa nokk av vikum løntum vikum soleiðis at foreldrini hava ein reellan møguleika fyri at verða saman við pinkubarninum tí hetta er tann týdningarmesta tíðin yvirhøvur í mun tiltað knýti sum er millum natúrliga ti sum eg barni ella tað at barnið knýtir seg tætta sínum foreldrum og nettupp av teirri orsøk haldi eg soleiðis sum samfelagið skriva saman í dag so er tað eisini týdning at mann umframt at mammurnar hava øgiliga góðar umstøður at barnið so eisini hevur møguleika fyri at vera nógv saman ví pápa sínum tey fyrstu

orsøkin til at vit blíva við at tosa um hetta flekskbarchil tað er tann at visti tú hyggur eftir familjum í føroyum so hava latað okkum takatdømi við ta nógvar sjónvaltsfamilju har er pápin kanska burtur lat okkum siga teir sum sigla við oftsjórsskipum ella eru í langu ferðasigling og onkur slag so má kanska burtur fýra ella fimm vikur og so má heima fýra ella fimm vikur ella seks og tá átti tað ber til hjá tí familjuni at brúkt tíðina heima samam barninum mamman var kanska leys tá til at fara til arbeiðis nakrar dagar viðarbeiðsgevarin helt at tað var eitt gott hugskot og so hevði familjan havt møguleikar fyri at drekt hettar yvir á longri tíðarskeið og tað er tann fleksibiliteturin vit tosa um ella tann smidligheit og eg legði væl merki til í valstrýðinum hesaferð fyri fyrstu ferð vóru tað fleiri aðrir flokkar sum tosaðu um tað sama ella hvussur umboð fyri flokkar tá ið tað er sagt so er tað at koma upp á sum eg nevnd í áðni at nøgdin av vikum eru nóg ríkilig og tað var tað sumlandsstýrismenninir fyri javnaðarflokkin sum sótu í undanfarnu samgongu eisini valdu at raðfesta fremst og tað haldi eg eisini hag verir rímilig politiskt semja um at tað er tað primir altso at mann fær tað tíðarskeið tað árið sum er tað er loyvt at hava í barnsburðarfarloyvi at tað verður lønt

so harra formaður landsstýrismaðrin hann skal sjálvandi fáa fulla undirtøku fyri hesum hann er komin við hetta er øgiliga gott hann kemur við tí nú hækkar samgongan so enn eitt avgjald eg haldi tey langt síðani hava yvirhál á undanfarnu samgongu og tey hava bara sitið eitt ár so tað verður spennandi tá ið mann sær hetta øgiliga stórar rakstrar útreiðsnar hvussu nógvar vaksnar so so so kann tað fara so kann tað fara rulla ordiligt men hetta er so neyðugt og nú nú vil eg gjarna nevna nakað sum eg haldi er nokk so áhugavert í mun til hetta her inngjaldið visti eg ikki fari skeiv landsstýrismaðurin dugir hetta sikkurt eisini uttanat í høvdinum so er tað soleiðis at við vanligum lønarvøkstri so átti eigur mann natúrligt at kunna leingja skipanina við eina viku um árið á leið ella ein vika um árið kostað eini tríggjar milliónir men nettupp tí mann hevur økt mann hevur gjørt barsisskipanina eftirlønargevandi tað bleiv gjørt undir undanfarnu samgongu so er tað nakað sum veksur við einum prosenti árliga og tað er tað sum í løtuni ger skipanina nokk so nógv dýrari og tað vil so eisini durka hvørt ár og so eta av hesum her sum annars kundi verið brúkt til bara leingjaskipan og tí er hann noyddur at hækka men vit hava einaferð ferð at upplivað og tað var tá johandal var landsstýrismaður at mann hækkaði gjaldið við null komma null fimm prosentum tí tað var eitt stórt umskot tá var umskoti næstan als tað var yvir seks milliónir ið hald aðum næstan sjey minnist í ordiligt men tað var har á leið og tá søgdu vit í vinnunevndini vit trúðu ikki hundrað prosent upp á tað tí tað tað virkaðu eit sindur løgið at tað knappligtvar so ræðuligt stórt undirskot so vit søgdu simpultenn ja tú sleppur at hækka tað men bara í tvey ár so gongur tann hækkingin ferð hon úr gildi og so má løgtingið aftur viðgera tað við framvegis eg neyðugt at hækka og tað vísti seg at longu árið eftir var eitt stórt yvirskot so eg nevni hetta bara fyri at siga at opinbært er tað ikki so øgiliga lætt at gera øgiliga neyvar útrokningar fyri nær tað er neyðugt at hækka og nær tað verður undirskot so eg vóni sjálvandi at hesi øli døpuru útlitini fyri fyri stórum undirskoti eg haldi onkran dávur sagt at kassin var við at fara á fa litt og so víðari at at ati at tað ikki stendur so illa til sum tað sær út til men landstýrismaðrin ger sær eina trivaliga hækking í inngjaldinum nú og tað tykist sum at tey flestu taka undir við

tí sum landsstýrismaðurinhevur lagt fram nú av nevnt hvørji ting sum sum vit gott kundu hugsa okkum at at mann broytti skipanina til og tað er tey sum vit hava lagt fram tað er at mann ger skipanina nógv meira smidliga so so familjurnar hava størr rásarúm og sjálvandi aftan á tað fyrsta árið má allar alt tað man brúkar av barnisfarlagi verða gjørt í avtalu við arbeiðsgevara men tað er nettupp at mann skal kunna tríggja ein part av av kvotuni til seinni og brúka tað yvir ett longri tíðarskeið í samráði við arbeiðsgevaram

bæði gera heilt sjálvi av nær tey brúka sín part av barsilskvotuni og í tí liggur at um nú ein mamma og ein pápi nú nevndi eg sjómannin sum dømi um tær hava hug at brúka sí barsils samstundis skuldu tey ikki sleppa tað vil gjarna minna á upprunaliga vóru tær tvær vikurnar sum pápin átti tá ið barskipan kom tá var hann tvungin til at brúka tær innan fyri tar fyrstu fjúrtan vikuna hjá mammun i han eg st ikki lovað at brúka teir sjálvtsøgut uttanfyri tað loystu vit upp longu í tvey túsund og átta og csablom so hann fekk hesar vikuna t brúka nar hann vildi taka øll ikki undir við at mann ger tað sigur jamen vis pápin hevur huga at brúka sína viku saman mammuna ella mamman sína viku saman voð pápan so skuldu tey sleppa tað tí vist tey leggja sítt lív soleiðis til rættis hví ikki altso tað kann je eisini vera øgiliga gott fyri familjuna tað kann mann ikki í verandi skipan og so skalt tað eisini bera til at taka farloyvi frá skipanini soleis at visti tú ert í útbúgvingarørindum uttanlands ella tú kanska ert í serligum arbeiðsørindrum so skalt tú ikki missa tín rætt uppspardarætt tað gerst t í dag fert tú úr skipanini tí tú kanska burtur uttanlands eitt ár tá tú so kemur inn aftur so ikennur skipanin at telja v nýggjum tavlsiga tú visti tú tá ert við barn og føði kanska tríggjar mánaðar aftaná so fært teitt øgiliga lítið útgjald sjálvt um tú kanska hevði betalt fimtan ára inn í skipanina áðrenn tú fór avstað tað haldi eg heldur ikki rætt og tað er eisini eitt av teimum tingumum vit hava arbeitt við at fáa broytt so ver tað hesi prematurubørnini fortíðliga fødl børn undir undanfarnu samgongu fingu tey átta vikur eyka tí tey liggja ofta nógv á sjúkrahúsið tað er gott at at landstýrsmaðurin heldur fast í tí men har halda vit at mann átti at sagt øll tíðina á sjúkrahúsið skal heilt av sær sjálvum vera eyka tíð tað er nøkur heilt heilt fá børn vit tosa um eg giti eisini umtøker fyri tí so halda vit at samkynd foreldur eiga at fáa javnsettan rætt til barnsborðarfarlogu við barsilspeningi og tá tosa vit um børn sum hava tvey samkynd foreldur tað var eisini við okkara uppskoti í vár og tað er umráðandi haldi at vit taka undir við og tað veit eg tað taka øll ikki undir við eg spurdi beini johannesen jani ohann tekur ikki undir við tí altso fólkaflokkurin men nú snakka vit tosa um sjálv børnini sum hava tey foreldur sum eru samkynttjóðveldi heldur at tað má koma eisini og tað eru aðrir flokkar javnaðarflokkurin framsókn hava eisini verið fram við at tað ynskja tey og eg vóni eisini at fólk ið í í samgonguni klára at síggja at her snakka vit um barnið við snakka um barnið og ikki sum so um foreldrini og so er tað hetta við deyðføddum børnum sum eg nevndi eina viðmerking í áðni foreldur koyrtsbarnið deyðføtt ella doyra í barsils tíni at tey hava sama rætt sum onnur foreldur til fullan barsilspening tað verður praktiserað í dag gangið út frá lanstýrismaðuin fer at siga men eg havi hoyrt fleiri ferðir gjøgnum árini at tað er ikki nóg greitt í lógini so tað haldi eg eisini tað átti at tikið við men samanumtikið takki landsstýrismanninin fyri at hann er komin við hesum uppskotinum eg haldi hetta er eitt stórt framstig fyri barsisskipanina tjóðveldið fer at taka fult undir við tí og vit fara í vinnunevndini sjálvandi eisini at viðgerða um mann átti at gjørt nakrar broytingar og vónandi kundi mann gjørt okkurt í felag men samanumtikið hetta skal fáa eina sera góða viðgerð í vinnunevndini takk fyri
ditisun strøm sum fær eina viðmerking ger so væl takk fyri eg haldi at bjørt sam
huenlsen kom inn á øgiliga nógvir relevantevnir sum treingja til broytingar í barsisskipanini vit vita jú øll eftir hondini atjavnari samfeløg tey eru ríkari samfeløg og atat tað gagnar bæði tilknýti í familjuni millum foreldur og børn og eisini faktiskt á botnniljuni tá ið foreldrini eru meira jøvn um barslin og tað eins og tjóðveldið legði uppskot fram í vár um at gera eina smidligari barsisskipan so gjørdi javnaðarflokkurin tað sama har sum han ynskir at at draga barsmessin longur út sum mann kann velja akkurát hvussu mann brúkar hendan barsulin kundi hugsað mær at spurt bjørt altso nú rbjørt samuelsen nú er tað soleiðis at vit øll betala inn í barisgrunnin øll sum eru á arbeiðsmarknaðinum men tað eru ikki øll sum fáa gjald út millum annað samkynd foreldur og tað vil bara tiksast teimum til bjørt samuelsen at tað er nakað sum eg taki fult undir við ogbjørt samelsen
ja takk fyri
fialtso eg haldi tað er ein sjálvfylgji at vitliðveðan veruleika og soleiðis hevur veruleikan verið leingi tað var eisini soleiðis áðrenn hjúnabanslogunm kom at tað eru nøkur foreldur sum eru samkynd har børnini vaksa upp og tað kann ikki vera annað enn rætt at tey verða javnsett í mun til møguleika fyri at vera saman við barninum sum pinkbarn men so er tað eisini eitt sum eg ikki nevnt i tað var hetta her við tey á privata arbeiðsmarknaðinum har er tað faktiskt soleiðis ati allar arbeiðsgevarar ein ein privatir arbeiðsgevarar betalir inn fyri sín starvsfólk men vist hann ikki sjálvur hevur teknað hesær tryggingina sum bara kosta fimm hundrað krónur so fær hann ikki sjálvt um um hann hevurbetalt inn fyri starvsfólkini og starvsfólkni hava betalt inn og tað er øliga nógv sum blíva kløkk av tí og tí hettu vit eisini tá á landsstýrismanninum um at at koyra eina upplýsingarkampanju fyri sjálvstu vinnurekandi og so áttu vit kanska t at at kjakast eittlítið sindur um at tá ið mann blívar við at hækka fyri áinntøkuna hevði tað so eisini verið rætt at hugt eftir hsær tryggingini um hon átti at verið príssett eftir hvussu stór beginntøkan er altso hevði tað ikki verið eitt sindur rættvíst at at mann onkursvegna hevði eitt eitt eina javna tí efturhondini er tað blivin nokk so dýrt og øgiliga nógv av teimum sum betala í bassiskipanin ta hevu fólk sum aldrin fáa úr henni takk fyri takk fyri so erta
toyt bjarni karasund petersen sum hevur han evyi við mær sengd ger so væl takka farera formaður eg haldi at
øbjørt samelsen hevur fatið í tí rætta endanum eg haldi hon hugsar nokk so langtskykta tí ati eg haldi at øll burdu havt ásannað eftir hondini at familjumynstri broytist ella kanska ikki broytist mann eg kanska byrjað at viðurkenna aðrir formar av familju samansettingum arbeiðslívið broytist vit arbeiða ikki altíð frá átta til fýra vit arbeiða ikki altíð á arbeiðsplássinum og og og ov býti av arbeiðs av arbeiðsuppgávunum heima við hús tað mynstrið broytist eisini so eg skuldi fult upp undir tá ið bjørt samelsen legði uppskotið fram ífyrru ár um at mann skuldi hava eina meira fleksipla loysn tað haldi eg virkliga er neyðugt og tað haldi eisini eg havi hugsað langsigna harafturat so nevndi bjørt samelsen hetta her við at mann má inkludera tey samkyndu í í barsilsskipanina og tað taki eg eisini fult undir við tað haldi eg at vit vit eiga at unna teimum tí at tey rinda inn akkurát sum vit øll onnur og tey eiga at eisini at hava rætt til at
takk fyri ger so væl bjørt samelsen takk fyri ja familjur hava altíð veri
ymiskar og tær fara altíð at vera ymiskar og tað er tað sum kanska ofta eru almennar skipanira eitt sindur stirvnar tí tær koyra fólk niður í nakrar kassar har øll verða behandlaði sum um familjan er akkurát sum um tað er ei sovorðni ei fýra familjur ella men ella ein rokniarsfamilja men men eitt sum eg kanska havi hug at leggja denta í mun til tá ið eg síggi familjur broytast eg trúgvi ikki tað blívu so onógva fleiri samkendarfamiljur men eg trúgvi eitsini broytist øgiliga nógv tað er tað sum pjat kárasom petersen vísir á hetta her við at til dømis ungir pápar í dag at teir vilja gjarna vera saman við sínum børnum tað er eitt heilt annað familjumynstur enn tað var tá ið eg var barn hvar tað framvegis var øgiliga siðbundin við altso eg haldi ikki pápi mín hevði hildið at tað var so áhugavert kanska men í dag ella seinni tá bleiv abbi so trúgvi g at hann hugsaði óh hevði eg bara at kunnað havt barnsborðarfarloyvi tá ið míni børn vóru smá og tað er øgiliga nógv frammi í tíðini í dag tað síggja vit jú vit síggja menn ganga við barnavogni allastaðni og tað er gott og soleiðis skal tað vera og tí skulu skipanirnir eisini tillagast tað takk fyritakk fyri so erta
tút sa siristemberg sum hevur eina viðmerking ger so væl formaður ja bart soluv fyri øll sama
sjálvandi vera eg á máli eg haldi eitt tað tað størsta frambrotið allíkavæl tey síðstu árini tað hevur verið hett er við at eftirløn er koman omaná te verið nokk so stóru munur millum kan man siga lívslønini hjá kvinnum og monnum og har hevur barsel havt nokk so stóra stóra ávirkan á tað so tað haldi eg er ótrúliga gott at okur fingi tikið tað við og so er tað hetta her við at fara at prøva at hyggja eftir um at ki kann gera skipanina meira smidliga altso báðir tað at í nøkrum førum kann mann ynskja at dríggja hatta út men tað kann eisini vera at mann vil savna tað kanska soleiðis man er saman bæði foreldrini men tað er meira het her við at geva valmøguleikan meira til familjurnar tað haldi er er rætt at fara eftir tí at familjur eru ymiskar og hava ymiskar tørvur og tað kann vera ein øgiliga stórur fyrimunur eisini visti mann kann dríggja t út og barnið kann áa ein styttri í dag av stovni til dømis ta fyrstu tíðina staðin fyri e ein langan arbeiðsdakfua longstu arbeiðsviku og alt tað so heru nógvur fyrimunur í tí men eftirlønargjaldi haldi eg virkuliga var var eitt gott hál takk fyritakk fyri ger so væl

pengar men tað var umráðandi og viktigt og sera gott at undanfarna samgonga fekk tað innført við eftirlønini vit høvdu víst hata í áravís tí ati kvinnurnar verða afturúrsildar í mun til eftirløn partvíst tí tær eru lægri brøk á arbeiðsmarknaðinum og tí at tær tjena minni enn menninir og tá tær so taka meginpartin ostórsa alt barnsilsfarloyvi taðer nakrar fáar vikur sum fara til pápaner so tá iðte er ongar eftirlønir fingu so bleiv eitt holag har ella munurin enn størri og tað hevði stóra ávirkan annars haldi eg at akkurát hetta við at gera skipanina meira smidliga í veruleikanum burdi tað verið góður borgarligur politikkur eisini tí tað sum vit leggja dent á í okkara uppskoti sjálvt um fleiri misskilja tag tí tey halda at tað bitíðir at menn so skal vera ty ella rýburtur frá arbeiðsmarknaðinum og tað er akkurát tað tað ikki merkir men tað vil leggja upp til egu í veruleikanum at tað er ein stórur fyrimunur fyri arbeiðsgevaran tí viðhvørt er tað lyklastarvsfólk nógvar fyritøkur í føroyum eru smáar og lat okkum siga at att gott fólk fær í barsils sum arbeiðsgjarnaðurin vil hava til arbeiðis ein dag um vikuna um tað ber til hví skulu tey so ikki kunna tað og so leggja ta av afturat í hin evndaktakk fyri so er tað biljustin
mitersen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri formaður eg eri samdur við nógvum av
tú sum bjørt samuelsen sigur serliga um hetta her við at kunna disponera meiri frítt yvir barsilstíðini tað haldi eg er skilagott og tað kostaði jú ikki meir fyri nakran og tað kann gott vera at tað er ein fyrimunur bæði fyri foreldrini og eisini fyri arbeiðsgevaran hin vegin so havi hug at spyrja bjørt samuelsen er barsilsskipanin ein skipan sum snýr seg um rættindini hjá vaksnum á arbeiðsmarknaðinum ella snýri seg um rættinini hjá børnum tí viðhvørt tosar hon um rættindini hjá teimum vaksnu men so serliga tá iðum fer at tosa um umsamkyn so tosar hon um at børnini hava rætt til tvey foreldur sum skulu hava barsil tí tað er eitt prinsipp eg haldi at barsusskipanin eigur at fylgja børnum og vera ein vælferðarskipan og ikki ein tryggingarskipan á arbeiðsmarknaðinum tí tað erso nógv onnur sum detta nir ímillum millum annað ung lesandi sum fáa bæði fyrsta annað triðjatakk fyri ger so væl bjør
takk fyri at
hú nevndi í meginpartin av har vóru nógvi ting í tí uppskotum vit løgdu fram í vár og har var eisini ein heimild og tað var eg skal eg viðganga eitt sindur av loypa um at garðin lækstur tí tað er eitt sindur ringt at gera tað øgiliga gott men fyri te at lesa altso oligarætt mans kal helsta eina góða umsiting til at gera tað arbeiði fyri seg men har var ein áseting sum gav landsstýrismanninum heimild til at gera serskipan fyri lesandi altso at finna ein máta at gera tað tí tay gjalda hetta er jú ein skipan ein tryggingarskipan tú fært vist tú ert ískipan vist tú betalur inn av tíni løn akkurát sum arbeiðsloyvsskipan afturat arbeiðsmarknaðarskipan og tí blív problem við lesandi at tey gjaldaðu ikki inn tey lesandi sum gjalda inn a hava arbeitt við síðuna at tey fáa við úr skipan tey lesandi fáa so ein eyka kekk frá stuðulsstovnunum tað er tað er so eina onnur søga men eg eri samd við billjustinusa eghaldi at mnn skuldi fara inn og hugt eftir kundi mann gjørt hvussu kundi mann gjørt tað men hetta er grundlegjdi er hetta ein ein tryggingarskipan sum gevur endurgjaldi fyri mista løn men sjálvandi er hetta eisini ein skipan har mann má taka støði í barninum tí tað orsakað at arnbarnsins tørv í at skipanin yvirhøvur er komintakk fyri takk fyri

ja vit viðgera eitt uppskot løgtingslóg til broyting løgtingslóg um barsilsskipanina tað fyri heldur seg fyrst og fremst til at leingja barnsilspeningin og ati at samanleggja kærnevndina við kærnevndina hjá als og at hækka inngjaldið og ikki tet knna siga so haldi eg at foreldraskapur sum hugtak hevur broytt seg ófatiliga nógv tey seinastu kanska áratíggjuni øh fyrr haldi eg mann visti tað var ein einki sum stóð eftir við við trimum børnum so var tað kanska ikki sæð sum ein familja upp á sama máta sum um tað var ein ein maður og ein kona við trimum børnum sum sum vóru forsyrgjarar í einum húsarhaldi eg haldi mann byrjar at hava meir og meira fleiri og fleiri mynstur avfamiljum kanska ikki tað er so so so nógv broytt men í øllum førum tað at mann er farin at viðurkenna aðrir familjuformar í størri mun og eg haldi at í orðaskiftinum hevur mann tendens til at tosa um tað eitt sindur svart hvítt sum um at eins egna familjumynstur burdi verið galdandi ella er galdandi fyri øll onnur soleiðis er tað ikki familjusamansetingin hon hon er broytt og samstundis so síggja vit eisini eina øgiliga radikala broyting í mun til arbeiðslív hvør er úti og forsyrgir familjuna tað er broytt nær mann er úti og forsyrgir er broytt hvar mann er úti og forsyrgir er broytt og alt hetta skuldi verið hugsað inn tá ið mann ger eina barsilsskipan vit vita til dømis at ein typisk familja í føroyum har hevur tú kanska ein mann sum er úti og siglir noyðist ikki at vera maður men tað er ofta so tað vita vit eisini er ein niðurgangandi trendur tað verða færri og færri sjófólk sovorðni ting má mann eisini rokna inn tað at tú hevur sjálvstøðug vinnurekandi sum kanska ikki arbeiða frá átta um morgunin til fýra um dagin men tvørturímóti kanska tólv tímar um dagin ella arbeiða bara um kvøldið ella hvat tað skal vera tað hevur eisini týdning arbeiðslívið tað er broytt og harafturat so er arbeiðs býti heima við hús eisini broytt taðkemurtil deils av at kvinnurnar kanska hava kravt at maðurin ger meira heima við hús og tað at maðurin sjálvur hevur ásannað at hann eigur og burdi ov tímir at gera meira heima við hús øh tað hevur aftaná líka ávirkan á ingilín ditiksenstrøm var inni á tí hon hevði nøkur tøl tað ger tað hevur eina ávirkan á framtíðarinntøkuni hjá kvinnum og monnum alt eftir hvussu barnsburðartíðin útvarta seg ella ella mynda seg

fyr heldur seg til at leingja barsils peningin í barsilslógina har eru tað tvey hugtøkum a arbeiða við taer barsils farloyvi og barsils peningur og soleiðis at tað samsvara við barsils farloyvi sum undanfarna samgonga mann hækkar inngjaldið og so samanleggur mann kærnevndina hjá barsilsskipanina við kærnevndina hjá als og barsilslógin hon var broytt fyrsta januar í tvey túsnog fimtan og tá varð rætturin til barsilspening longdur við seks vikum úr áttaogtretivu upp í fýraogfjøruti vikum h tað fíggjaði mann tá við at hækka barsilsgjaldið við null komma níggju prosent stigum altso frá null komma seks tvey til null komma sjey eitt prosent og sofyrsta januar í átjan fyrsta marsi í átjan og fyrsta juni í nítjan tá varð ávikavist rættrin til barsilspening longdi við tveimum vikum eftirlønargjaldið tað varð lagt oman á barsilspeningin og rætturin til barsilspening var aftur longdi við tveimum vikum tá valdi mann so ikki at hækka inngjaldið tí at mann metti at tað var rúm innan fyri innan fyri karmarnar at lata vera og tað hevur so víst seg ikki at halda øh vit sóu tí att undirskot í vey túsund og nítjan í barsiskumninan á seks milliónir og framrokningarnar vísa eina hækking av av ella ella undirskotið hækkar hvørt ár øh tað tað merkir so at við verandi inngjald og útgjøld so oermá man kemur av nettu undirskot komandi árini við teimum forsetunum sum eru í dag og tað er heilt einfalt tann orsøkin at inngjaldið erur lágt í mun til útreiðsluvøksturin í og har má inngjald og útgjald sjálvandi fylgjast at og tað hevur mann so roynt at loyst við at hækka inngjaldið úr sjey komma eitt prosent nei null komma sjeyogeitt prosent upp á null komma átta seks prosent og tað taka vit í framsóknsjálvandi undirvið og so velur mann t hækka barsispeningin soleiðis at hann er á sjurðuførdur við barsilsfarloyvinum tað taka vit í framsókn eisini undir við eg haldi generelt er tað ein yvirskipað tvørtur um øll floksmørk er er málið at leingja barnsilsfarloyðu og barsilspeningin til í minsta lagi eitt ár so tað er ikki so snetugt at tað er ikki so nógvar konservratiir í akkurát tí sum stendur í hesum her uppskotinum men tekur mann barsilsskipanina sum heild so haldi har nógvar ábøtur sum kunnu gerast bjørt samuelsen var inni á nógvum av tí og eg haldi hon hevur fatur í rætta endanum í mun til at hugsa langsiktaða í mun til at mann má hava eina meira fleksibla skipan og tað at teg eru sum sagt av tí at vit hava ávíst ymisk familjuminstir ymisk arbeiðsmynstur og so framvegis tað krevur av skipanirnar at hon kann vera fleksibil soleiðis at hon ikki er til ampa ella ávirkar tær avgerðir mann hevði viljað tikið um tað ikki var fyri ta skipanin var sum hon var tað skal helst vera so fleksibul sum gjørligt og gjarna eisini vera so so gundstutt sum mann sum mann kann loyva sær ø tí at barsils farloyvi tann tíðin er ein nokk so serlig tíð fyri fyri flest øll og tað er viktigt at mann hevur tað gott ta tíðarskeið

sum hevur verið uppi at venda teir seinastu vikurnar undirritaði setti eini grein tveyoghálvtrýss fyrispurning til landsstýrismannin í umhvørvisvinnumálum um hetta her við at at inkludera samkin foreldur í barsisskipanina í sama umfari spurdi undiritaðu eisini landstýriskvinuna í almannamálum um um um altleiðing og foreldramyndugleika øh men eg haldi ati tað hevur øgiliga stóran týdning at vit eisini rúma samkynd foreldur í barsilsskipanina eg veit væl at mann kann gott hava síni sjónarmið um hvørt tað er ein rættur livi háttur at at at føra eins ein samkyndan lívsstíl ella hava eina samkynda eg skilji tað øgiliga illa men eg eg verði rættinim til at hava ta meiningina men tá tað kemur til barnsins grunnin tá eru hetta her menniskjur sum betala inn akkurát líka sum vit hava til onnur tey betala inngjaldið tey betala av a áinntøkuni hjá sær tey eiga at hava rætt til at fáa útgjald eins og ølla onnur og so tosar mann um at hava rætt til at kenna sítt upphav og tveit mann fer út eftir øllum møguligum undarligum tann gentum sum eg fyri sovialdi slekkiki e viðkomandi í mun til barsilsskipanina altso hvør skal siga at vissi ein einlig mamma sør seg um barnsilsstuðul tí at pápin ikki eru til staðar skal hon verða nokta tí at pápin ikki eru har tí at mann skal kenna bæði foreldrini altso hvat hvat er líkað sum logikkurin har má vera ein ávísur logikkur í eg síggi hann ikki so tað haldi eg hevur ræðlia stóran týdning at vit framhaldandi kempafyri og eg veit atpartar fyri sovit øll andstøðan tekur undir við tí og eisini partur av samgonguni skilja laðnum øh

sum eg standi vi sum ikki er konservatielt millum fólk tí at konservatielt her inni í tingsalinum haldi eg og millum ávísar bólkar tað er tað at manni í dag hevur nokk so nógva oyramyrking og tað er sjálvandi mest oyrðamerking til mammuna og mann ynskir at økja ta oyramerkingina fyri at fáa líkasum økja oyramerkingina hjá monnunum fyri at tilskunda teir ella taka meira barsil og tað tað kann eg gott skilja men eg haldi sjálvur at mann burdi tikið so nógva oyramerking burtur sum mann yvirhøvur kundi og tað eri við tígrundgeving at eg haldi at familjurnar sjálvar eiga at kunna skipa síni viðurskiftir heima við hús sum teimum lystir vissu pápin hevur hug at taka á meginpartin av barslinum so gera tey tað og vissu mamman hevur hug at taka meginpartin so ger mann tað og vissi mann eur hug at taka líka nógv so ger mann tað eg haldi ikki at tað er viðkomandi at pátutta onnur at gera einsi um mann sjálvur hevði gjørt vissi eg til dømis hevði valt at tikið alt bartilsfarloyvi um eg skuldi farið í barsin so hevði ikki automatiskt kravt at onnur skuldu gjørt tað tí tað er simpultens o lekkurt og tað er tú mást prøvað tá og tú fer t anga tað tá tar vera abbi fólk eru o frí til at gera tað sum tey hava hug til og tey hava sínar orsøkir til at gera tað sum tey hava hug til tí haldi g at mann burdi behandlað tann spurningin um orðamerking meira tí at tað er fólk sliga undirtøka fyri at hava at taka burtur r oyrðamerkingina og tað haldi g um vit eiga at viðgera alvorligt takkfyri har formaður takk fyri so er tað ingilín d
tjúkosends stroymsmoyranauri viðmerking ger so væl takk fyri ja tað er soleiðis í dag
at ja nei fyri fyrst so vil eg bara gjarna siga at hetta herfínt uppskot at leingja barsilstíðina men mann freistast til at snakka um barsilsskipanina sum ein heild tað er eisini tað sum eg fari at gera beint nú men tað er so eis í dag at útgjaldið úr barsilsgrunninum og faktiskt eisini úr aldsgrunnum tað verður roknað út frá inntøkni síðstu tólv mánaðiar so tað gevur eina løtu mynd av hvat fyri inntøku tú hevur havt síðstu tólv mánaðar og tað kann blíva ein trupulleiki fyri v sum akkurát er liðugt útbúgvi men faktiskt eisini fyri fólk sum kanska hava verið langtíðar sjúk sum so ikki hava rætt til barsilsútgjald ella gjgjald úr aldsgrunninum kundi tað verið eitt hugskot at mann ásetti á minsta mark úr aldsgrunninum og úr barbarsilsgrunninum soleis at mann kann loysa hendan trupulleikan tí at tað sigur einki um um fólk hava verið á arbeiðsmarknaðinu naðinum áðrenni seir tólv mánarnaðir og faktiskt hava gjørt sítt ískoyt til at betala inn í skipanirnar og fara at gera tað seinni í lívnum eisini takk fyri harra formaður takk fyri ger so væl
petersen takk fyri formaður og takk til ingilín dyrhendursyns trøð
grøm fyrifyri spurningin tað e nemnliga eifta her við og hatta berður kefti a seg við at stú tólv mánaðirn ir árin men tað er yvirskipaða problemið við bartaskipanum mann heldur at øll hava summi fortretir vit halda at øll hava arbeitt teir síðstu ten mánaðin vit halda at øll øll veitha tað haldi eg absoluttmannan kann arbeiða við tí tað má tað má vera eitt ávíst minstamark fyri atso tað kann ikki bera tað at tað er bara av tí at tú til feldivís hevur kanska verið sjúkur tað seseinasta tólv mánaði so færst einki og havt afturat haldi eisini fyri at økim fleksibilitetin so átti mann kanska tað er kanska ikki rúm fyri tí so sum grunninta hesiniðkaður nú men at hækka markið hesar er eg haldi tað er hundra og fimmogtjúgum túsund at hækka tað væl meira tí at vit síggja tað markið liggur rættiliga ájavnt við hvat eini kvinna til dømis hevði fungið upp taltavit umá hækkaði í markið sum kann tað vera fleiri menn hevði hevdu fungið innsetament til lat tikið í varsilin tí at tað er ikki at siga ikki tikkum at siga so so hugsa teir kanska nokk so ofta um um tað takk fyri formaður
anna jensen ger so væl takk fyri harra formaður ja bað fyri at taka í at
tað seinasta og tað er kanska ikki bara teir sum hugsa um hatta við inntøkuni men faktiskt tað samlaða húsahaldið o hvussu tað hongur saman ein áhugaverdur spurningur men tað sum eg hugsaði um tað var júst hetta við at hækka gjøldini í hvussu stóran mun er tað ein ótrúliga stórur vansi og stór byrða fyri vinnulívið í mun til hvat skal mann siga tað íkast sum vinnulívið annars kann hava onkur vil siga eigur at hava í okkara skipan og hvussu vit hvussu vit hava sett okkara okkara samfelag saman eg hugsi um at tað er øgiliga kjakið sum stórst av at at vit í undanfarna samgongu hækkaðu gjaldið eitt sindur og so tap mann faktiskt sjálvandi eisini hækkar tað nú tí at skipanin skal síggja øðrvísi út á bæði viðvíkjandi hvussu langt barsils skal verða og viðvíkjandi at tað verður eftirlønargevandi frá fyri kortum er tað eitt stórt problem ella hvussu sær bjarni kárasom petersen hettar takk fyri hara formaður takk fyribjarni
koyrir sum petersen ger so væl bíða formaður og og takk til honum jensen
fyri spurningin altso sjálvandi vii mann visi mann varðveitir ein ávísan proprosentsats í inngjaldinum samstundis sum tú leingir barsilspeningin leingir upphæddin av barsilspeninginum hækkar hámarkið altso tað meira útreiðslur og somu inntøkur tað tað tað heldur ikki longni ha so vissi mann vil gera eina betri ella meira gundstiga barsilsskipan so má onkur fíggja gildi og hvør annar enn tann sum rindar inn tað fyri meg er nokk so nokk so logiskta vissu mann ger eina betri ella meira fawerabla skipan so má mann rinda meira inn og tað haldi eg at mann politiskt hevur fullan upplakning upp undir og millum fólkið haldi eg eisini at tað virkar til at fólk taka undir við tí øh men tað er hendan her avbjóðingin við at halda tilknýtið hjá teimum sum fara í barsil sum oftast kvinnur í dag at halda teirra tilknýti til arbeiðsplássið soleiðis at at tey ikki standa sviðu so so longri frammi altso orsakað av at tey valdu at taka barslin og og og hin makin kanska ikki gjørdi takkfyrihra formaðurtakk fyri so er tað bjørt
samussen sum hevur eina viðmerking kirsvøl takk fyri
eg var samd við næstan øllum sum bjarni kárason petersen segði men so var tað hetta við pápakvotunum altso framsókn tosar um at familjan skava frælsi at velja og biginna ljóðað sum eit ekko av fólkaflokkinum í tí høpuni tí at eg hevði i eg trúði faktiskt at framsókn bygdu á persónlig frælsi og tí hevði eg skilt við so hesin her ungi dugnaligi politikarin segði at sjálvandi skal pápin hava eina nógv størri kvodu men so kunnu mamman og pápin velja sínámillum at geva hvørjum øðrum av sínari kvotu tað hevði eg skilt tí tað er ein sannroynd at tað er ótrúliga trupult hjá ein pápa komm og siga eg skal hava av tínari kvotu eg haldi tað er ordiliga trupult og tað er trupult í mun til arbeiðsgevarintð er trupult í mun til mamman og tað er trupult í mun til øll møgulig og tá ið tta kemur til ein dag at mann kanska ska stríðast um børnini sum tíverri hendir í summum førum í einum hjúnaskilnaði so er tað øgiliga gott fyri pápan at kunna dokumentera hann faktiskt verið um barnið frá tí hann var tað var nýføtt so so tað eg hevði beturi skilt soleiðistakk fyri ger sovæl bjarni kárason
petersen tak fyrihara formaður og takk til berna
samelsen fyri viðmerkingina ella ella spurningin æsjálvandi at tosa um persónlig frælsi innan fyri eina sosiala skipan er kanska ikki so ræðuliga frælsis kent at byrja við men nei eg eg meini tað tá eg sigu tað at at at vit skulu ikki hava hendan her formin av sosialari kontrol eg eg haldi tað at tað era eitt sindur til sje men hugburðsbroyting er onkursvegna tað sum førir førir allar hesa diskussiónina fram eg haldi menn taka líkasum í egnan barm sjálvandi orsakað av at mann hevur tikið eitt orðaskifti men hetta her við at mann hevur sum málsetning at menn skulu hava meira kvotur og kvinnur skulu hava neijkvinnur skulu hava sama ella minni ella javnt tað er fyri meg ein politiskur málsetningur sum sum ikki er hendsiksmessuur altso tí at eg eg eg viðurkenni at fólk hava ymiskar forsetir og taka avgerðir út frá tí altso eg eg havi ikki tørv á at at skula kuronkursvegna trýsta onkran hendan vegin ella handan vegin og tí haldi eg at tað skuldi verið frítt takfvyri ha formaður takk fyri so er tað edva jacobs
gjørt so væl takk fyri at fáa mær tá mann tosar um kvotur mann kanska eisini hevur tosað
sum kvotur í sambandi við væl tá haldi eg altíð at tá ið tá ið tað blívur helt um helt tvungið so er so haldi eg javnstøðan er rokini akkurát á tí økinum millum annað tað verður sagt her at samkin foreldur verður snakkað sor rælða nógv um at at mann hevur ongan møguleika og tey fáa einki fara a líka spyrja bjarna kárason petur er tað soleiðis at samkin foreldur einki barnsils fáa tað húskið sum fær eitt barn fellur allur barsils burtur í tí ella fá fáa tey onga barsil eg havi ikki verið í titaljuna sett meg í tað men vuksi bara at vita um um mann einki barnsil fær tá ella er tað soleiðis at mann fær í barsil bara aft mann kann ikki deila tað millum síneg spyrji bara ein fyrispurningtakk fyriger
petersen takka for hámar eg skal royna at
svara upp á fyrispurningin hjá edevar jakobsen altso vissu tú vilst tú hevur a samkyn foreldur ellat okum siga tvær samkyndar kvinnur sum hava eitt barn og tann eina hevur borið barnið so kann hon sum hevur borið barnið søkja í barsilsgrunninum sum einstaks foreldur og hevur rættindi sambært tíð í tann mun so er makin seskinkloderaðr upp á nakran máta makin kann aftaná tvey eitt hálvt ár søkja um at ættleiða tí at treytirnar hjá familjufyrisitingini fyri fyri ættleiðing er at mann hevur verið sambúgvandi í tvey eitt hálvt ár men viðkomandi maki hevur ikki rættindi til barnsilsútgjaldð yvirhøvur hon er ikki við í líkningini tá tað kemur til til barsilsútgjaldið tí at tann tann kvinnan sum hevur borið barnið hon hevur søgt sum støk ella ella einligur forsyrgjaroydda so tað var svarið uppá fyrispurningin hjá edva jakobsen takfyri ha formaðrtakk fyri so er tað
biljustinissen sum hevir eina viðmerking ger so væl takk fyri bjarni kárason petersen tosaði
um at hann helt at foreldrini skuldu púra frítt kunna disponerað yvir barsilsrættindunum og vist tað var soleiðisnar atpápin hevði hug til at taka alt barnsilsfarloyvi som skuldi hann sleppa tað altso vit mugu vit mugu aftur til bazic og tað var at barsilsskipanin byrjaði við við tí ásannan at ein mamma tá ið hon er átta eitt barn so hevur hon brúk fyri at kunna vera saman við barninum fyri at geva brøst fyri at barnið kann fáa at eta tað kann ein pápi ikki geva og eg haldi at visu vit visu vit líkasum sleppa tí grundsjónarmiðunu at tað tað tað fyriliggur nakað øgiliga biologiskt treytað aftan fyri barcalsskipanina so kann mann fara so ræðiliga langt út í teimum úti eftir teimum tangentunum sum bjarni kárason petursen var inniá so so kann mann til dømis siga tað jamen skulu vitjatakk
ger so væl bjarni kárasund petursin takkaða fá mær
eg veit ikki um eg taki ordiliga undir við sjónarmiðini hjá biljustinussen eg haldi mann hevði nokk so skjótt funnið út av at tað hevði verið tørvur á at kvinnan var til staðar í øllumførnum í byrjarnarstatiunum men men tað merkir ikki at mann ikki kann hava fría barsisskipan fyri tað altso um tað so kanska er eitt minimunn anttal av vikum sum hann tekur hvør sínum lag og fordeilið restina sum hann lystir so kann tað vera tað tað pljøvist ikki t vera heilt frítt øh men aftur eg viðurkenni at fólk hava øgiliga ymiskan dagligdag øgiliga ymisk lívsviðurskiftir sum gera tey taka tær avgerðirnar tey taka og vit kunnu gott sita her uppi og spæla klók um hvat fólk burdu gjørt tað haldi eg er skeivt eg haldi at tey eru nóg fornuftig til at taka avgerðina sjálvu og vistu t hyggur eftir teimum spurnakanningunum mann hevur gjørt og um mann skal hava tað javnt milla um kvinnan skal meiral og páskava meir ein ein markantur meiriluti av fólki í føroyum vilja hava atoyramerkingarnar verða tiknar burtur takk fyri har formaður takk fyri so erta
dað biljustinussen sum hevur orðið ger so væl takk fyri harra formaður
kanska líka eina lítla viðmerking um at formansskapurin kann umhugsa hví miðflokkurin er endaður sum tann síðsti flokkurin í framsøgurøðunum

nokk veit eg at framsóknviðhvørt er framman fyri okkum í veljarakanningunum og men tað er ikki tær sum galda tá ið ið vit sita her tað er úrslitið av valinum øtað er barsilsskipanin sum er til viðgerðar í dag og fantastiskt at vit eru komin har til at vit nú kunnu siga atbarsilsfarloyvi verður eitt heilt ár ikki bara rætturin til barnsilsfarloyvi men eisini rætturin til barsils pening haldi hevur verið eitt mál hjá teimum flestu politisku flokkunum í langa tíð og tað at vit mugu hækka inngjaldið í barsilsskipanina hjá einum vanligum løntakara tað kemur at kosta einum vanligum løntakara sum ja liksu siga ein lærari ella ein sjúkrarøktarfrøðingur sum tjenar umleið sjeyogtjúgu túsund krónur sum grunnløn seksogtjúgu túsun g sjeyogtjúgu túsund tað kemur at kosta eitt rugbreyð á mjólkarpakka um mánaðin atgjalda meiri inn í barsisskipanina og fyri eina arbeiðar løn uppá trý fýraogtjúgu túsund kemur tað at kosta eitt rugbreyð um mánaðin meir og tað eru so eisini pengar meni fyri at seta tað í perspektiv so er tað tað sum hesi null komma fimtan prosentini koma at kosta meiri hinvegin so hava vit eisini í samgonguni samtykt at alsgjaldið skal lækka við null komma tvey fimm prosentum so leggur tú hasi bæði tingini saman so er tað í hvørfall ein vinningur fyri sjálva tí skattaðu krónuna hjá á vanliga løn heg haldi at barsilsskipanin kann saktans tillagast enn meiri enn hon er og millum annað tað sum verður nógv frammi í dag eg haldi at hon kann gott gerast meiri liðilig soleiðis at foreldur kunnu disponera enn fríari yvir barsilsskipani nær ið tey velja at taka sítt hvussu er tann seinna partuin av barsilsfarleiðini tann fyrri parturin er nokk so biologiskt tengdur við tað at tað er tað er neyðugt hjá inær mammu at vera saman við sínum nýfødda ta fyrstu tíðina og tí dugi ikki at síggja nakra møguleika og nakra orsøk til at broyta tað men tá ið vit so koma eitt sindur longur út so haldi eg at tað kunnu gott vera orsøkin til at mann sigur atannað ella bæði foreldrini velja at siga vit vilja gjarna taka ein part av okkara barsli kanska innan fyri tey næstu tvey árini til dømis altso hví

kostar tað ikki meiri fyri arbeiðsgevaran riggar tað betri fyri familjuna so hví skuldu vit ikki gjørt tað o tað haldi at landsstýrismaðurin gott kann hava í huga tá ið hann nú fer at arbeiða víðari við at tiðlaga eg haldi eisini at barsilsskipanin burdi verið umløgd til eina vælferðarskipan sum tekur útgangsstøði í barninum heldur enn eina arbeiðsmarknaðarskipan sum tekur útgangsstøði í hvussu nógv foreldrini hava kent g hvussu nógv tey hava arbeitt tí at tað er soleiðis í dag at tað eru ikki so fáar familjur sum eiga bæði sítt fyrsta og næsta barn áðrenn tey koma út á arbeiðsmarknaðin tey eiga børnini í í lestrartíðini og fáa øgiliga lítið og kanska næstan einki úr barsilsskipanini meðan tey við sínum góðu útbúgvingum restina av lívinum kom at gjalda fult inn í barsilsskipanina ein miðalfamilja kemur at gjalda ígjøgnum sítt arbeiðslív millum tvey og trý hundrað túsund krónur inn í barsilsskipanina men tey áttu síni børn tá ið tey lósu og fingu næstan einki úr tí at hetta er ein skipan sum er ein arbeiðsmarknaðarskipan og ikki ein skipan fyri børnini og tí haldi at tað hevði verið gott viski mann kundi tillaga skipanina soleiðis at øll børn sum vóru fødd høvdu rætt til at fáa úr barsilsskipanini viða teirra foreldur haldi eisini at landsstýrismaðurin gott kann hava í huga tá ið hann fer at arbeiða víðari við at tillaga skipanina hso hevur tað verið ein nokk so nokk so nógv diskussión um altso onnur sløg av familjum bjarni kárasson var inni á hesum her at at familjumynstri broytist sog tað er tað tað blíva onnur sløg av familjum í føroyum altso eg tori at pástanda tað at framvegis í dag so eru áttaoghálvfems prosent av øllum børnum borin í heim upp á tann púra tratitionella mátan at ver a mamma og ein pápi sum fáa eitt barn meðan tað kanska eru tvey prosent sum fella uttanfyri við við burðarmammum og við

íseiing og so víðari men eg haldi at tá ið vit lóggeva so lóggeva vit generelt fyri tað sum er tað stóra mynstrið og tað vanliga mynstrið og í flestu førum mugu tey sum fella eitt lítið sindur uttan fyri tað generella og normala og tað snýr seg um øll lýsins viðurskifti tey mugu tillaga seg so ella so og tað hevur verið nógv frammi nú um til dømis tvær samskyndar mammur sum ikki fáa barsilsloyvi til hina mammuna altso hana sum ikki eigur barnið meðan tann mamman sum átti barnið hon hevi jú fullan rætt til barnsils farloyvi og tað vil siga at tað er hesar her fýra vikurnar sum hin mamman kundi fingið sum alt snýr seg um ella kanska eitt sindur meir enn men tað eru eisini onnur sum eru í tí støguni alt tað er ikki bara samkynda mammur sum er í tí støgu altso er tað ein ung genta sum eigur eitt barn og hon og pápin eru farin hvør til sítt og so kemur ein nýggjur maður inn hann hevur ongan rætt til at fáa ta farloyvi tí hann eigur einki í barninum og hann skal ígjøgnum alla adoptións alt adoptiónsystemið áðrenn hann kann fáa foreldramyndugleikar til hetta barnið altso hann er undir júst somum korum sum sum tvær sum tann eina mamman hjá hinari samkyndu mammunið altso tað eru nógv sovorðni dømi og so so kann mann fara víðari og siga altso fyrimunur og vansari til dømis tvær samskyndar mammur tær kunnu nakað sum ein mamma og pápi ongantíð kunna tær kunnu báðar fáa fult barnsils farloyvi við tað at tær báðar kunnu eiga hvør sítt barn og tær kunnu enntá eiga tað samstundis tað er tað er ein kunnu vit siga í gásaregim forrættur sum ein maður og ein kona aldrin kunnu uppnáða ohvussu kunnu vit rætta upp upp á tað til dømis altso tað at mann ger eina familju sum er øðrvísi enn áttaoghálvfems prosent av familjunum og soog so krevur mann somu rættindi sum hini áttaoghálvfems prosentini men mann hugsar ikki um at tað kanska eru eru aðrir fyrimunir sum hini ikki hava og telur teir ikki uppí so tá ið tá ið vit leggja alt roknistykki saman so haldi eg t tað sær slett ikki so galið út fyri allar partar tað eru eisini aðrir formaður fyri familjun í føroyum altso í summum førum fellir annað av foreldrunum frá og í øðrum førum kunnu bæði foreldrini fella frá og ein omma og ein abbi kunnu kanska átaka sær uppgávuna at vera foreldur tey hava onga ræt til barsilsskipan ty hava onga rætt til tey somu korini sum foreldur annars hava í skipanini men tey taka sær av barninum altso vit tosa um eina generella skipan sum snýr seg um at regulera tað sum áttaoghálvfems prosent av tilfeldunum øsnúgva seg um og tí haldi at vit skulu konsentrera okkum um tað og ikki konsentrera hvussu nógv um hitt eg haldi harra formaður at tað er fantastiskt at vit hava eina skipan í dag hvar foreldur kunnu fáa fríarbeiðsmarknaðuin við í nógvum førum fullari løn og kunna vera um sítt barn og at tað er fíggjað samhaldsfast gjøgnum arbeiðsmarknaðin gjøgnum okkara arbeiðsinntøkur og tað er tí at vit hava eitt sera gott vælferðarsamfelag sum tekur hædd fyri at tað er gott og fyri it samfelag at seta børn í verðina og at hava fólkavøkstur og at hava hava vøkstur frá tí røttu síðuni av kunnu i siga frá at fáa fleiri fleiri børn og tðtað er ein partur av tí framgongduni sum vit hava upplivað í okkara samfelag hesi seinnu árini tað er tað at nógv børn verða sett í verðina og tað gevur tegn um at vit vit hava eina eina ljósa framtíð í føroyum tí eitt samfelag hvar ið fólk eru glað fyri at seta børn í verðina og eiga nógv børn og í føroyar eiga í miðal meiri o børn enn nakað annað á land í europa tað er eitt samfelag í framgongd o ett samfeløg menning og eitt eitt eitt samfelag við ógvuliga bjørtum framtíðarútlitum og føroyar er trúgvi eg verins besta barnaland verðinsbesta land hvar ið børn kunnu ferðast frítt uttan ótta og vanda og tað haldi g vit hava øgiliga nógv at fegnast um takk fyri ha formaður takk fyri so er tað
bjarni kárason petersen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyrihara formaður eg allan vegin
fyri at biljustinussen er ósamdur umum tað við samgyndum og inkludera tey í barsiskipanini men altso etta her við at nú byrjar biljustinussen við at siga áttaoghálvfems prosent hava eina so kallaða traditionella familjusamanseting og kanska tvey prosentir avleiðarin er tað nakar argument altso vit hava lóggivið fyri at tryggja nøkrum heilt fáum fólkum rættindi til at luttaka til kommunuval til dømis skal mann ikki gera tað tí tað er ein barða so lítil minniluti at hann hevur ikki hvur týdning takk hara formaður takk fyri ger so væl b

jú vit gera ser skipanir fyri fólk sum hava serligar avbjóðingar men vit gera generellar skipanir fyri tann stóra massan og so er tað í í øllum politikki og tá ið bjadur kórvásovur tosar um at inkludera samkyndið vartsskipanina so eru eru tey inkluderað í barnskipanini akkurát upp á sama máta sum øll onnur og við somu treytum sum øll onnur og tað merkir at so leingi sum mann ikki er biologiskt foreldur hjá einum barni so hevur mann ikki rættin til barnskipanina og tað er tann treytin er galdandi fyri øll og tí tí haldi eg ikki at vit skulu fara at hvíta okkum at gera nakra serliga skipan akkurát rætta til tað tí at so skulu vit jú eisini gera tað fyri onnur tilfeldi sum eisini líkjast burtur frá og lógarverkið kann blíva ein stór fløkja burtur úr tí takk fyri
mýn didriksen strøm sum hevur eina viðmerking ger so væl akk fyri líka viðmerking til tað akkurát tað síðsta sum biljustin
hes han segði faktiskt er tað ikki soleiðis at øll hav var líkarætt tá i tað ikki eru biologisk foreldur eg við siga eg og maðurin hjá mær høvdu farið niður og fingiðeitt barn við ísoying so hevði maðurin hjá mær havt hundrað prosent foreldramyndugleika og kundi farið í barsil tað ger seg ikki galdandi við samkønd foreldur á men tað sum eg faktiskt skuldi siga tað var tað at tá ið tað kemur til útgjaldið úr barsilsgrunninum so eru eg og biljustinussen faktiskt nokk so samd tá tað kemur til hetta her at útgjaldið tað verður sett eftir hvat hevur arbeittír síðstu tólv mánaðirnar og tað kann mann so broyta við atseta eitt minsta mark í barsilsskipanina og kanska eisini alskipanina tí at tað gevi jú ikki eina rættvísa mynd av hvat mann fer at gjalda inn í barsilsskipanina ígjøgnum lívið tá ið mann er nýútbúgvin og akkurát tá hevur brúk fyri ja altso hesum her útgjaldinum úr barsilsgrunni takk fyri harra formaðu takk fyri ger sovæl
ja takk fyrria formaður ha tað fyr
byr ra sum ingilin dirisen srømber inni á at tað kunnu vit gott diskutera eina aðru ferð tað er ikki tíð til at viðgera tað í ein minutti men tað seinna dámar øgiliga væl og eg haldi at tað er nokk so logiskt at hugsa so at øll sum eiga børn eiga at verða fevnd av einum rætti rætti í barsisskipanini øuttan mun til um tey eru komin inn á arbeiðsmarknaðinum arbeiðsmarknaðin ella tey eru á veg inn á arbeiðsmarknaðin og tí haldi at tann skipanin so ella so eigur at víðkast tí atsiga tað at jamentað er bara tey sum gjalda sum hava rætt til útgjald tað er tað er tað jú slett ikki tí so ræðia nógv sum gjalda inn sum ikki hava rætt til útgjald millum annað tí ta ikki fáa børn hetta er ein samhaldsfastskipan og í veruleikanum er hon meiri enn bara ein arbeiðsmarknaðartryggingarskipan og tí áttu vit at gjørt hasa broytingina eisini takk fyri takk fyri so er tað
tervør polstóttir sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja ter eingi loyna at vit
hon halda tað gott uppskot men vit síggja sjálvandi at tað verður gjørd nakað betar eða biljusins eftir at tosa um at hetta er ein generell skipan vit gera generellar lóðir men í leiktinginum hava vit eisini tann møguleikan at vit vita um órætt sum er frá sum sum eitt borgari er útfyri so kunnu vit broyta tað í akkurát hesum førinum við samkyndum foreldrum so vit hava hoyrt um eitt samkynd part fær kvinnur sum eru giftar liva saman hava fingið sær eitt barn saman men tey hava ikki sama ræætt til bartilin sum ein kvinnu og ein maður sum eru gift sum fáa sær ísáðing so tað eru nakrir nøkur órættur í hesum skipanini sum vit hava møguleika broytist í leiktinginum og vit noyða ikki bara fyri haldurung til at vit gera generellar lóðir tí vit eru skeivar í lógini so broyta vit teir tá ið vit gjørdu í nógvum øðrum lógum eisini millum annað broytingin sum bjarni vísti á fyrr í dag takk fyri

ja altso hasar báðar kvinnur hava so eisini møguleika fyri báðar at kunna fáa barn og báðar at kunna fáa eitt heilt ár í barnsins farloyvi tað er eingin onnur familja sum hevur tann møguleika uttan bara tær báðar tveir pápar hava til dømis ikki tað hvørgin av teimum kann eiga barn skulu vit so gera eina serskipan til teir báðar eisini ella til ta familjuna sum vit hoyrdu um í danmark hvar ið tað vóru tveir pápar og ein mamma sum øll trý búðu saman og áttu eitt barn skuldi tú eisini gera eina singul lærulógávu til tey trý og hvussu skulu vit regulera barnskipanina til tey trý og hvussu skulu vit gera við tann muslimska hugburðin um at tú kanst hava tvær konur ella tríggjar konur og ein maður tað ger mann til dømis har har er ein kona sum hevur tveir menn tað er longu innført í hesum regiðnum meðan mann í hinum regiðnum ikki enn hevur latið upp fyri tí skulu vit lata upp fyri tí eisini hvussu langt fer okkara hugsan um tað persónliga individuella frælsið hvar steðga vit takk fyri tær for mær takk fyri so er tað helgi

eg far fyrst at takka framsøgufólkunum eg haldi at hetta verðir uppskotið sjálvt er fingið grúvliga positiva uumrøðu og tikið væl ímótir av øllum partum sjálvt um mann kann siga kjakið rundanum har tað vísti at fólk hava ymiskar meiningar og tað vita vit frammanundan og tað eru ymiskar meiningar um onnur ting sum ikki er partur av hesum sjálvum uppskotinum sum tað skal venda aftur til men fyrst av øllum so fari eg at siga at eg fegnist um at vit við hesum uppskotunum kunnu røkka tí málinum sum vit settu okkum í samgonguni fyri einum ári síðani tá samgonguskjalið varð skrivað um eina bassiskipan har vit hava tveyoghálvtrýss vikur farloyvi við bæði lønarendurgjaldi og uppsparing til eftirløn við hesum fær mamman at barninum rætt til fjúrtan vikur eftir barnsburð pápin í fýra vikur og foreldrini kunnu frítt býta fýra vikur síðnámillum hesar vikurnar fýra vikurnar sum nú koma afturat fella í tann partin sum sum tey kunnu frítt býta sínámillum barsisskipanin er í løtuni í teiri støðu at honm hongur ikki saman fíggjarliga undanfarna samgonga gjørdi nakrar broytingar sum skuldu gera skipanina betri fyri móttakararnar men inngjøldini hækkaðu ikki nóg nógv til at rinda kostnaðin sum tað nú hevur við sær tí fyri barsilsgrunnrin at ava hall á umleið tíggju milliónir krónir í ár tað bleiv at ávara um heftar tá skipanin bleiv broytt men távarandi næsturi helt fastur við at hetta varð fíggjað alt sum tað var men tað vísti tíverri ikki at vera rætt við ætlaðu broytingini við longdar barsistíð og ætlanini um at fáa fíggjarliga halli burtur verður neyðugt at hækka inngjaldið úr teimum verandi null komma sjey einum prosentunum upp í null komma átta seks prosent her skal tað sigast at hóast inngjaldið hækkar so fara lønarmøgutakarnum ikkja at merkja hetta tí gjaldið til als lækkar samstundis við null komma tveimum fimm prosentum endamálið við barsiskipanini er at gera tað fíggjarliga møguligt hjá børnum og foreldrum at vera saman tá fyrstu tíðina av lívinum hjá børnunum skipanin er bygd soleiðis upp at partarnir á arbeiðsmarknaðinum rinda inn ein ávísan prosentparta av øllum útgomlum lønum og hesin peningur skal so fíggja barsis gjaldið tað skal verða samsvar millum inngjald og útgjald soleiðis at skipanin hvílir í sær sjálvum skipanir fór at virka í tvey túsund og eitt og fyrstu tíðina var í barsils farloyvi umleið hálvt ár men síðani er tað stigvíst longt skiftandi landsstýrið hava meira ella minni kappast um at gera skipanina so leygarliga fyri foreldrini sum til ber alt gott um tað men skal skipanin verða sjálvfíggjað soma samsvarir millum inngjald og útgjald og tað er tað tíverri ikki í løtuni um vit hyggja eftir broytingunum sum eru gjørdar seinastu árini so bleiv barnsførrarfarloyvið longt við seks vikum ið ja uppskotini send tað tvey túsund og sekstan tað varð nokk samtykt í lati sendi tvey túsund og fimtan tað var e samtykt við fimtan men kom í gildi fyrsta januar tvey túsund og sekstan tað fór tá úr áttaogtretivu vikum upp í fýraogfjøruti vikur rætturin hjá pápum at lata mammuni tær rætturin hjá pápim at lata mammuni trær vikur varð tó eisini strikaður og inngjaldið hækkaði úr null komma seks tveimum upp í verandi null komma sjey eitt prosent av lønini fyrsta januar tveytúsun og átjan var tíðarskeið aftur longt við tveimum vikum úr fýraogfjøruti upp í seksogfjøruti viku og tá bleiv eftirløn eisini lagt afturat barsisgjaldinum hóast hetta so hækkaði inngjaldið ikki tað at eftirløn verður verður lagd afturat bgjaldinum merkir at so hvørt sum størri partur av lønini ferð til eftirløn og tað hækkar við umleið einum prosenti um árið so skal barsilsskipanir rinda meira út fyrsta juni vey túsun og nítjan varð tíðarskeið aftur longt í tveimum vikum úr seksogfjøruti upp í áttaogfjøruti vikur tað vil siga at nú hevði mann log til at vera í barsil í tveyoghálvtrýss vikur men fekk fekk pengar í áttaogfjøruti vikura heldur ikki tá hækkaði ogí viðmerkingum til tað uppskotið stóð at hóast rætturin til barsilspening varð longdur við tveimum vikum so víst tú framrokningar tá at barsilsskipanin fór at hava avlop í tvey túsund og nítjan í tvey túsund og tjúgu og í tvey túsund og einogtjúgu roknað var við at eitt komma eit ein komma sjey fimm milliónir krónir fór at leppa av í í nítjan ein millión tjúgu og fimm hundrað túsund krónur í tvey túsund og einogtjúgu eitsin stóð í viðmerkingum at ognin hjá barsilsgrunninum var so miki stór at hon fór at klára eitt møguligt hall í eina tíð um tað skuldi víst seg at fíggjarliga gongdin ikki bleiv so góð sum roknað var við nú vísa tølini at grunnurin hevði hall í tvey túsund og nítjan og frgar siga at í ár verður hallið tað fer at liggja umleið tíggju milliónir krónur og verður einki gjørt so verður afturstórt hæll í tvey túsnd og einogtjúgu og ognin hjá grunninum verður burtur longu nú um orkuskiftið tí er neyðugt at gera broytingar í skipanini soleiðis at inngjøld td samsvara nøkurlunda í tvey túsund og seksogtjúgu tá pengarnir ella tá pensjónsgjaldið er komið upp á hasi tólv prosentini sum er málið ogtað er tað sum vit miðja eftir nú ein onnur broyting í hesiner uppskotum er taðat vit leggja tvær kærunevndir saman tað er so sn at vit hava eina kærunevnd fyri babarsisskipanina og eina kærunevnt fyri arbeiðsloysiskipanina og vit leggja tær saman til eina kærunevnd og so atlað at gera nakrar viðmerkingar sum til ymiskt sum sagt her í dag øbjørt samuelsen tosaði nógv um tað vit skuldu hava eina fleksibla skipan har sum viti har sum vit líkasum kunnu kunnu har sum fólk kunnu taka v barsilsfráveruna í smáum til tað er at siga at nú nevndi hendrik old eisini tað at at hann nú var sjálvur umsitið hetta økið at tað er øgiliga trupult ikki so nógvnt sum sum sum tað varðr gjørt til men men vinnumálaráðið hevur so verið í samband við fakfelagsráðið og vinnuhúsið um at saman at kanna fyrimunirnar vansar sosnær at vit fáa partan av arbeiðsmarknaðin við tí tað er øgilia umráðandi at vit greiða greina hesar spurningarnar áðrenn vit gera nakað við við við nakað lógaruppskot um tað øhso nevndi bjørt samulds er eisin hett her vð um um deyðfødd børn og og tað er sjávandi soleiðinar at í í lógini stendur at treyt fyri at fáa barsiskjald til at foreldrini eru saman við barninum og og tað sigur sjálvt at tá talar um deyðføit børn so so er tað ikki galdandi men mann hevur praktiserað tað llíkavæl tað verur praktiserað í dag sjálvt m ikki stendur í lógini og og tá ið vit fara at broyta lógina aftur í samband við við onnur ting so so varður tað sjálvandi tikin við eisini og so hett her við við við so bleiv við gvfleiri nentur efthr við samkyndum har er tað soleiðsnar at taðtað ikki hendan lógin skal broytast fyri fyri at broyta tey tingini avbjóðingin har er tað at bara annað foreldrunum hevur foreldra rætt og um vit kalla tað mamma og pápi ella vit kalla tað foreldur í hesari lógini vsvist annar av av teimum ikki hevur foreldra rættin so broytir tað ikki upp á støðuna tað vil sig t tað er tað er sletki hendan lógin skal broytast fyri fyri at hvussu ikki bara hendan lógin vistu mann skal fáa tað broytt tí tað eru foreldra myndugleiki sum sum eavgera teg har øhmen sjálnd hetta er sjávandi altíð ein ein fylgilóg til fíggjarlógina og tí er hetta tí eru aðrar onnur ting ikki tikin við enn tað sum bara skal til fyri at fáa hetta hanga saman hennika old tað hevði eitt sindur stuttligt av hesum her við avgjaldsøði tá orðið bleiv nógv brúkt og og sigur tað nú nú hækkar tað øgiliga nógv avgjøld við hesum her er soleiðnar at vistu man skal taka alt tað við so ar tað so er ikki bara bara hætta sum hækkar til dømis alsgjaldið lækkar ogvrokna upp á tað øheilsutrygd tð tað hækkar null koma eitt prosent og hetta hækkar null komma eitt fimm prosent og algjaldið lækkar tve null komma tvey fimm prosent tavulsig a tað sum als lækkar svara ney akkurát til tað sum hettar og heilsutrygdargjaldið hækkar

øhonkur nevnt hetta her um um loftið tað er loft sum sigur taðat mann kann ikki fáa meira en fimmogtjúgu túsund krónur út og eg skilji væl har eru tvey sjónarmið eg skilji faktiskt bæði annarer tað atat er tað onkurt sum for tena meira enn fimmogtjúgu túsund krónur so skal viðkomandi niður í løn og og tað kanst so vera geras títt til at ikki øll taka barsisloyvi tí tey fara niður í løn hinvegin skilji eisini he sjónarmiði sigur tað ja men er tað ein sum for tena nógv ein forkena lítið hví skal hví skal taðn som tena nógv eisini fortena meira at tá tað ikki er til arbeiðis altso tá i tað fara í barsil altso tað er mann skilir bæði sjónarmiðini og hatta har má mann bara finna tav hvat hvat vil mann tí at tú kanst forsvara bæði tingini hví skal ein sum ein hálønt mamma sum fær í barnsil fortena meira enn ein láglønt mamma sum eisini vær í barnsil men sjálvandi endamálið við ví barsskipanini er væl saktans tað at fáa at at viðupp mótir tí sum mann missir so so hatta h har eru tvey sjónarmið sum apsulutt kunnu kunnu bæði brúkast

spurdi um hetta her um um um barsskipan e fyri fyri barnið ella foreldrini eg haldi a vist man hyggur eftir viðmerkingum tá hon kom so er alt sum bendur at at hon er ættað til báðar partar

so er tað verður nevnt hetta er at tíðirnar broytast og familjan missir broytast og og og arbeiðsmarknaðirnbroytist og vit skulu sjálvandi tillaga alla tíðina ogtað er klárt og bilistiðin hjá nevndu hetta her at nú koma nú fáa nógv foreldur børn áðrenn tey nakran koma út á arbeiðsmarknaðin tí at útbúgvingarnar blíva so langar og tað er sjálvandi nakað vit ællaðum athyggja eftir hvussu broyta í samfelagið ogmsom alt lagast eftir tíð nú er tíðin hjá mær farin so so eg takki fyri
so er tað viðmerking kristina hafoss ger so væl ja takk fyri hetta er ein
glgi staður at vit nú viðgera hetta uppskotið har vitat koma upp á hesar tveyoghálvtrýss vikurnar alla mína tíð í politikki av tosa um at eru nú komaðu so u mál tað er ótrúliga gott og tað er tí at samgonga eftir samgongu eftir samgongu eftir samgongur arbeitti fram ímóti hesir málinum so tað er gott at hoyra og at síggja tað sum eg hugsaði at spyrja at landstýrsmannin var um millum annað lesandi tey verða so ikki beinleiðis nevndí samband við hetta lógaruppskotið men er tað nakað landsstýrismaðrin ætslar at hyggja nærri upp á at hyggja at at tey eisini kunnu verða tryggjaði betur enn í í dag og so hugsaði líka viðmerkja hetta við at nøkur gjøld hækka og als so lækkar samsvarandi tað er væl soleiðis at tað er stýrið í als sum ásetir tað gjaldið so tað vóni er at tað er tað tilmæli frá stýrinum í als og landsstýrismaðurin til ein hvørða tíð fer at fylgja og á tað er ikki ein politisk beinleiðis avgerð hvat inngjaldið skal vera úr alstakk fyri ger so væl helgja
abramsen harra formaður eg skalt byrja við tí síðsta
so er tað so er tað sjávandi at løgtingi skal samtykkja broytingar men men men tað er klárt at t gjørt í samráð við stýrið og tað sum eg heldur vil siga tað er tað at hevði stýrið ikki mælt til at at lakka hetta inngjaldið so erðr okkurt útgjald nei so erð okkurt annað inngjald nokk ikki vaksið so nógv sum tað er títí at tað bleiv lagt eftir tíð nøkulunda hetta hr við lesandi nú er hetta einum arbeiðsmarknaðarskipan og tað er sjávandi avbjóðingin hær at at nógv eiga børn í dag áðrenn tey komnu út á arbeiðsmarknaðin landsstýrismaðurin við við mentamálunum hevur sagt at hann vil hyggja eftir tí altso um um tað er nakað sum mann skal gera samband við stutningsskipan og sovorði so eg veit ikki ordliga hvar við lenda har men men helst verður tað soleiðisnar at at at at eg og og landsýrismaðurin í mentamálin mugu tosa saman fyri at fi at finna tav hvussu g gera taðhar tí at har er sjálvandi ein ein yvirgongd sum kann blíva eitt sindur óheppin og sum mann avgjørt umá finna loysn á takk fyritakk fyri so er
prytta kristina hofoss sum hevur orðið ger so væl takk fyri
ja leingi tað eð væl skal vera í dag viðgera vit so nakrar broytingar í barsasskipanini eg hugsaði barat taka orðið tí at eg hugsi ati hetta fekk meg atiat koma huglaði eitt sindur yvir tey seinastu mongu árini av verípolitikki og og vísir ofta hvussu langa tíð tað tekur áðrenn mann kemur fult á mál við tingum í landspolitikki vistu úg fara aftur til summarið tvey túsund og eitt tá minnist seg tá flutti heim saman við familjuni manninum fýra vikur áðrenn dóttirin tann elsa ta elsa barnið hjá okkum varð føtt og vildi gjarna at hon skuldi verða fødd í føroyum tá vónaðu vit so eisini a hetta var summar í tvey túsund og eitt at tað var ein frælsant føroyum so tí sum tit minnast skuldi jú verða fólkakvøða um tíverri varð varð avlýst men hon verður vónandi heilt skjótt h men tá var barsisskipan munandi øðrvísi hon var so heilt nýggj tá tí barsiskipanin kom je gildi í tvey túsund og eitt fyri nítjan árum síðani men tá var tað eisini soleiðis at flutti tú heim og hevði verið lesandi ella vartlesandi so so fekst tú ikki nakað gjald úr barsskipanini og vit eru faktiskt í somu støðum í dag sjálvt um vit nú hava fluttaðum langt at tað holið framhaldandi er í skipanina eg hugsu vit eiga at at hyggja nærri at tí men tvey túsund og eitt tá var tað fýraogtjúgu vikur barshilstíð fekk pengar og so tvær vikur til pápan tað var siga tú fekskt umleið hálvt ár barsilsgjald eg minnist at bíðilistarnir til dagstovnar hvørsfall her í tórshavn vóru øgiliga langir so foreldur fingu sletkki at børnini ansaði fyrr enn ofta tey vóru eitt ár ella longur so tað var eit øgiliga stórt gloppi millum barsisskipanina tá og nær te kundi fáa dagbarnahansaðan nær kondi koma aftur á arbeiðsmarknaðinin eisini hevði viðuskiftini eru blivin nógv betri í dag men tá ð vóru har í tvey túsund og eitt tá minnist tey eisini at allir flokkar søgdut vit skuldu koma upp á tveyoghálvtrýss vikur frá hesund og fýraogtjúgu upp á tveyoghálvtrýss taðvil siga frá ein hálvum til og tað gleðiliga er so hent at vit hava sæð nærum ikki allar men øgiliga nógvar samgongu síðani tvey túsund og eitt hava lagts eftir at roynt at hækka tíðarskeiðið í tann mundi verður rúm fyri tí og eg eri fegin um eisini at vit tey seinastu fýra árini í undanfarnu samgongu frá tvey túsund og fimtan til tvey túsund og nítjan tá eydnaðist tað at hækka tíðarskeið heilar tíggju vikur tveir og ein hálvan mánaðin mær kunnugt er tað eitt tað størsta lopið sum er gjørt og eftirløn varð eisini løgd afturat gjaldinum tí áðren var tað so at tú fekst ikki eftirlønargjald av barsisgjaldinum og nú taka vit so í dag við hesum lógaruppskotunum tey seinastu fetini fýra vikur afturat koma upp á tveyoghálvtrýss vikur og tað er eg haldi fantastiskt at vit eru komin her til hetta er vit vita á grannalondum hjá okkum hava eisini øgiliga góðar barsisskipanir men norðurlond sum heild og eisini føroyar vit hava nakrar av teimum bestu skipaninum í heiminum men sjálvandi einki kemur av ongum og júst hetta uppskotið sum fleiri av røðarar har vara inni á inniber so eisini at fyri at hava pening til at rinda út so má mann eisini hava inntøkur til at fíggja tað og her verður so lagt upp til at økja inngjaldið samhaldsfasta við umleið einogtretivu milliónum krónum svarandi til null komma eitt fimm prosent av lønini og tað skuldi so gjørt tað atbarsilsgrunnurin er sterkur til framhaldandi at kunna røkja sína uppgávu og og tað taka vit tjóðveldið sjálvandi fult undir við sum okkara framsøgufólk eisini hevur fráboðan landsstýrismaðurin hevur so fleiri ferði nevnt hetta her við ja men av tí at alsgjaldið lækkar so er hetta ikki einum hækkingarinngjaldi og tað sama eisini við øðrudaøldum sum ætlar at hækka eg haldi ikki t mann skal tengja tey tingini beinleiðis saman sjáltum eg skilji hann ger tað so er tað soleiðis at alsgjaldið til einuhvørja tíð eigur at verða ásett eftir hvat er er rætt fyri ta skipanina og og eftir tilmæli frá stýrinum og og tað heur landstýrismaðurin eisini fylgt so so eg haldi ikki tað rætt beinleiðis at tengja tað saman sjálvt um tað er sjálvandi skiljandi at landssýrismaðurn vil vísa á tað at samanlagt akkurát her og nú í dag vísir hetta her at tað gangur nøkulunda upp við at nøkur gjøld hækka og aldsgjaldið sum lækkar men aldsgjaldið kann jú hækka aftur um so er at tað kemur at tilmæli frá stýrinum og so gangi út frá landsstýrismaðurin kemur við tí annars haldi at tað er blivu sagt nógv gott hesim málum og okkara framsøgufólk vístu millum annað á at at vit ynskja at at at at landsstýrið arbeiði víðari við at fáa meiri smidligheit inn í skipanina vit ynskja eisini at tey sum fáa prematurbørn fødd ad øll tíðin á sjúkrahúsinum telur við í barsistíðarskeiðnum eisini at mann tekur hædd fyri at javnseta foreldur sum hava deyðfødd børn við tey sum ikki hava teyeg fáa børn eisini tað ati eitt annað sum faktiskt ikki hevur verið inni á tað er millum annð heta er møguleikan fyri at kunna seta skipanina á man kan siga pause eg veit um onkran sum teð hava arbeitt í føroyum nøkur ár og so hava tey valt at fara uttanlands eitt ár og so er teð komin aftur og so knappliga tí at tey tað ári ikki hava rinda inn til skipanina so fáa tey ikki sbarzilsútgjald sjálvt um tey hava altso rinda inn í fleiri ár árenn og tað heviverið ræðliga gott v sum hann veit a ann skal vea uttanlanda eitt ár mann kundi fráboðað skipanini at nú verða vit burturstøddu eitt ár verður komað aftur at mann tá kann vera partur av tí tí mann hevur rinda inn í nógv ár men tá fær mann knappliga einki burtur úr tí altso einki útgjald tá mann flytur aftur tað kann henda til dømis mann fyrr í í lestrarørindum ella annað burtur eitt ár so men tað kann tosa tíðin er farin mentað
og sum vit tosa nærri við landsstýrismannin eisini men eitt gott uppskot og sum vit taka fult undir við vit kundu ynsa okkum nakrar fleiri ábøtur men avgjørt eitt stórt stig rætta veg takk fyri takk fyri og so mongin vóru í orðini tann næsta røða verður jaspur langoyrd ger so væl ja takk fyri frú forkvinna
eg ætlaði ikki at taka orð í hesum málinum men tá eg komi suður í morgun so bleiv eg eitt sindur eg veit ikki hvat mann siga illur ella irriteraður til ørkymlaður tá eg tendraði útvarpið so var yvirskriftin nakað soleiðis at arbeiðsfremjandi vildi vera við at tann politiska skipanin vildi trýsta fólk úr tí tað byggir sum vit høvdu í gjár um arbeiðsfremjandi tiltøk yvir í eina fyritíðarpensjóni og eg haldi upp á ongan máta at tað sømir seg einum sovorðnum áhugafelagi sum skal umboða fleiri hundrað ymiskar borgarar í framfelagnum begynir at úttala seg og villleiða føroyingar við slíkum tvætli eg meini veruliga at tað eri tað er langt úti og eg haldi at mann má vera øgiliga varin við hvat mann brúkar sína tíð og orð uppá nú vil eg forkvinnan
ta ig gjarna minna á at tað er barsisskipanin sum er til viðgerðar og at mann skal vanda sær um orðini serliga tá i mann tosar um fólk sum ikki eru til staðar og ikki kunnu verja seg so eg fari at heita á tingmannin um at leggja sær tað at keyma takk fyri harumframt hoyrdu vit so siur stenberg fleiri ferðnar í gjár nevna hetta at kanska var tað ein eystursáttmáli sum sum skuldi lóggeva fyri ella geva øllum líka líka rættindi og fyri eisini at vísa á at tað er øgiliga vanskligt at gera tað í í nógvum førum tá mann tosar um almennar skipanir at hvat er tað mann hevur hvat fyri sáttmála skal man hanga uppá hvat gal mann ger on ikki tí í hesum eg meini sjálvur at barsskipanin skuldi verið hægri enn hon er eg haldi fimmogtjúgu túsund sum í dag er sett sum maks er er ov lágt gjald og eg veit tað fyri nøkrum árum síðani vardi tað fimmogtretivu og tá valdi mann so at koyrar tað niður men sjálvandi síggja vit at tað er ikki altíð altíð møguligt at at geva tað sum mann kundi hugsað sær grunnin í dag er næstan tómur vit hava tíbetur fingið hækkað gjaldið soleiðis at tað kemur inn soleiðis at tað tað er forsvarligt og samstundis hava v fingið longt hetta her sum kristinahafass var inni á upp á tveyoghálvtrýss vikur sum sum eg haldi er øgiliga positivt øgiliga jaligt men eg haldi at hetta er bara enn eitt dømi um at tað ber ikki altíð til tá ið mann skal geva almennar veitingar at mann skal kunna fylgja einum ávísum sáttmála í í ein ávísan mun er tað serligar umstøður sum gera tað at tú fært eina almenna veiting í serligum serligum støðum og eg haldi eisini at at hettav bara hetta morin fyri a taka tað fram tí hattað var nokk so feskt í mun til tað sum vit viðgjørdu í gjár so tí harra formaður var tað soleiðis at eg ynski at taka hetta fram í mun til tað so eg vildi bara viðmerkja hetta eg haldi tað er eitt eitt gott átak eg haldi vit øll her inni kunnu fegnast um at vit hava fingið tveyoghálvtrýss vikur eg meini eisini at tað skuldi verið ein størri fríheit hjá familjum a vart valt ímillum hvussu stóran part ein ein pápi skal hava í mun til mammu og øvugt og at mann kanska fór so langt til at siga tað men at barsilsskipanin er fyri at foreldur skulu verða t vera hava møguleikar at vera heima soleiðis at ú barslin heldur bara hoyrdi til barnið tað vil siga at ta barnið eitt barn fekk tveyoghálvtrýss vikur og so máttu mamman og pápin so gera av hvussu tey deildu tað í síná millum hinvegin so kann tað vera ein fyrimunur at mann tvingar báðar partar at vera ein part heima so hatta var bara ein viðmerking il da takk fyri ja takk fyri tann næsti at røða verður magnus rasmussenger so væltakk fyri frú forkvina
ja tað verði nógv gott sagt og hevur kanska nakrar viðmerkingar til okkurt sum eg komi fram vist vit taka samanum so seinasta samgonguskeið tá bleiv hetta longt við tíggju vikuna tað r tað er ikki smávegis vit vóru við allan vegin í andstøðuni tí at hetta er jú ein felagsak men eitgin var øgiliga nógv frammi tá sum mann ikki hoyrdi nógv um í dag eg havi so ikki hoyrt nógv um tað egveit ikki um onkur er nevnt tað tað bleiv øgiliga nógv fokusera upp á at marka vikur til pápan men av teimum tíggju vikunum endaðu tað so við at tað vóru tvær vikur su varð g markaðar til pápan tað bleiv lagt upp til eina viku afturat men tað tað kom ikki gjøgnum otí tí er tað faktist nokik so áhugavert hvussu tað ber til at akkurát sum tadibattin er er blivin vekk ella næstan farin í einki vit sum sótu andstøðu tá vit vit vit mæltu til at tað ikki var markað til pápan vit hildu at tað var familjan sjálv men tðtað líkasum tað su eghavi lagt merki til at at akkurát sum tanndibattin er púra farin í bakgrundini og eg veit ikki oriliga hví hitt var tað at hennrik old hann nevndi um hetta her við null komma null níggju prosent stig økti undanfarna samgongu hetta her og nú fara vit upp á heilt upp á null komma eitt fimm púra rætt men eg veit ikki um tað er komið nóg klárt fram at faktiskt vartað soleiðisnr at jú landsstýrismaðurin var inni á tí at at tað eru faktiskt trý viðurskiftir sum gera tað at vit økja hetta her inngjaldið tað er økt vikutalið tað sigur seg sjálvt so tað tungna eftirlønargjaldið men so tað síðsta tað er tað at altso hetta hekk jú slett iki saman og tað er tað sum eg havi hug ati at líkasum at koma framvið tað er tað at vit søgdu tá ið tað bleiv hækkað seinast at hetta hongur ikki saman hetta fer at geva undirskot men tað bleiv bara afturvíst og afturvíst og nú er tað altso tíggju milliónir krónir faktiskt undirfígging eg veit ikki akkurát hvør orsøkin hevur verið men at mann metir tíggju milliónir skeivt tað haldi eg eitt sindur undrarnarsamt men vit taka tað so nú soleiðis ar tað hongur saman og øll taka undir við hesum her og tað er at fegnast um tað verður nevnt um hetta her við at gera hana meira fleksibla tað haldi eg ljóðar ordiliga skilagott men eg haldi tað at mann skal taka tað faktisk í stigum nú er tað hetta og so fara vit at hyggja uppá fleksibilitetin og fleksibiliteturin eg veit ikki umtað er so øgiliga einfalt vit ynskja at tað skal hava fleksiblitetir men eg trúgvi tað er øgiliga viktigt at mann hevur hevur eitt el annað samskifti ella samband við arbeiðsgevarasíðuna altso hvussu hvussu fer hetta at hanga saman tí hesi fólkini sum fara í barsil visti vit gera tað fleksibult meira fleksibult sum eg trúgvi vit øll ynskja t tað má ikki vera soleiðisnar at tað kanska ikki far rigga so væl á arbeiðsplássinum og at tað kann vera tað at at tað fer atvirka negativt yvir fyri tey sum fara í barsil altso vistur mann hugsar í ítóskonsekvens so tí trúgvi eg at at landstýrismaðurin eigur at hyggjauppá hetta her og saman við eg veit ikk umtað er arbeiðsgevarðarfelagnum ella ella teimum sum vara av arbeiðsgevaranum hyggja upp á hetta her tí eg trúgvi at arbeiðsgevararnir vilja eisinivirka til hetta her at fáa heta at fungera men tað kunnu vera nakrir vinklar sum vit her í løgtinginum ikki ordiliga duga at síggja endamálið er at barnið og familjan skal hava tað so gott sum møguligt útgjaldið hevurverið nevnt hettahr við fimmogtjúgu túsund eg haldi tað er sterkt nú at vit øll standa saman um at vit eru komið upp á hetta her hesar tveyoghálvtrýss vikurnar við eftirlønargjaldi sum kom og at mann so framarætti hyggur eftir fleksibilitetinum og útgjaldinum tað haldi eg so samanumtikið haldi eg hetta er eitt fínt uppskot og tað er gleðiligt at mann hoyrir at øll taka undir við tí og at mann so hevur tillagingar framyvir tað sigur seg sjálvt og tað fari eg at heita landsstýrismannin um at taka við sær tað sum hevur verðið nevnt her í dag takk fyri ja takk fyri tað vóru
tvær viðmerkingar tann fyrsta frá edvar jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna ta
sum eg hugsaði um sum makstur rasmussen kom inn á tað var hetta her við at vit mann ger tað fleksibilt upp á tann mættan at mann kanska leingi bartlið yvir ein tveir tvey til kanska trý ár mann trygt kanska helvtina og so goymt mann helvtina so er tað týdningarmikið at mann ger tað í tøttum samstarvi tí at tað má ikki blíva so at tað sum mann er her inni frá helvt vera ordiliga gott at tað kann blíva avbjóðandi fyri fólki sum vil inn á arbeiðsmarknaðin tí at tað er bara at givið at tað fær mann ikki ordiliga stórt nógv av arbeiðsmarknaðum er ein sum privatur arbeiðsmarknaður so at vit stavast kunnu gjørt so myrkt liðiligt at at vinna eisini følsið at kunna innorðna seg undir tað og so so haldi tað er fantastiskt at tað kundi vera syndflexiblaður enn tað er í dag at mann goymir nak nakrar vikur og í kanska til ár tvey hvar er kanska ofta uppsandað barnasjúkur av ymiskum slag at at tað haldi hevði verið spennandi at fara at kikka meir uppá aftaná nú er eitt her at gleðast um tað sum verður broyttur takk fyri manstrasens væl

sum eg eri at at mann tekur faktiskt teir partarnar við sum sum komma vera ávirkaðar av wvismann num fer at lóggeva tað meira fleksibult og eg rokni ikki við at tað er bara eg sum eri eg og og edvar jacobsen sum halda tað tað rokni við at øll í tinginum halda at hetta má vera í tøttin samskifti vinnuna men at fingið tað lýst hvørjari avbjóðingar hetta kann hava fyri vinnuna og kanska fyri tey sum hava fleksibult taka av hesum her vissu vit gera tað meira fleksibult hvørjar avbjóðingar tað kann hava altso eg má tá longri burtur frá í arbeiðsmarknaðinum og tilknýti til arbeiðsmarknaðin og og so víðari alallar tær avbjóðingar at mann lýsir tað væl og virðiliga tað tað haldi eg hevði verið gagnið fyri hetta málið og so taka vit tað harfrá og vónandi fáa eina fleksiblari ella meira leútgávu av hesum her enn enn t eg nú men men hetta er virkuliga gott og eg haldi eg fari at at sitera hendrik old einafer afturat hetta er besta skipanin altso í eg veit ikk í norðralondunum ela europa sum hann blað at siga takk fyrifyri kristinah
ps ger so væl ja parta av skipanini nemliga
tat dømi um eina skipan sum allir flokkar hava staðið samanum faktiskt fá byrjan meir ela minni og at menna leypandi altso hesir nítjan áruni ha vit allir flokkar sagt vit skulu koma up á tveyoghálvtrýss vikur og nú eru vit har er fegin um at vití undanfarna valskeiði fingu lagt tíggju vikur afturat e haltiki ki at tosa so nógv um tað men tað hyggi g aftur so hugsi eg bara u tveir ein hálvan mánaði og eiftirlønargjald á og at vit nú taka teir fýra vikurnar einast standandi hetta við smidligheit sum vit í tjóðveldi hava víst á at vit ynskja at fáa innført tað kennir mann eisini frá onkrari grannalondunm okkara og tað liggur bara í tí at mann hevur møguleikan um so er at ein til dømis ein ein mamma saman við sínum arbeiðsgevara sigur eg havi hug at fara út og arbeiða hálva tíð tann næsti næsta ári tá ið tá ið barnið fer á dasin og so kann eg vera hálva tíð heima ume so hevurmann møguleika at fáa barsilsgjaldið hálva tíð longri heldur enn at skula taka alt eftir einum ári altso tað burdi bara verið i fyrimuniur á vin vinstøða fyri allan partintakk fyri magnusrasmussen ger sovæltakkyri

tað er tað rætt at tíggju vikur og núi fýra vikur tað er ordans ordans tak og tað gleðast vit um og hatta við tað at mann hevur møguleikan tað er sjálvandi stórur munur á at hava møguleikan og so at eg lógiviði við at tað skal vera so tað er akkurát hatta har sum til dømis eg haldi at landsstýrismaðurin kann hyggja uppá so takk fyri við viðmerkingina kristina hálfossi takk fyri og tá næsta røða verður

forkvinna ja ø hetta uppskotið tað snýr seg so um sum tey flestu hesum halt orðið í dag er komin inn á at mann leingi rættin upptil barsilsútgjald í upp til eitt ár amann samanleggur nakrar klæðumyndugleikar at mann hækkar inngjaldið í barsilsgrunnurin tað sigur seg sjálvt at tá ið mann hækkar útgjaldið so má mann eisini hækka inngjaldi so tað haldi eg er fínt í akkurát hesum uppskotum e kundi hugsað mær at sagt nøkur yvirskipaði ting umbarsils skipanina nú tá ið tað er hana sum vit viðgera í dag vittað er soleiðis í dag at útgjaldið úr barsisskipanini tað verður roknað út frá teimum síðstu tólvu mánaðunum sum mann hevur verið á arbeiðsmarknaðinum eina miðal mann roknar miðal inntøkuna yvir hesar tólv mánaðirnar og so fær mann ta tgjaldið sum svara til tað sum mann hevur kjenað í miðal hesar tólv mánaðirnar hog fólk rinda so inn í barsgrunnin eisini av lønini sum tey uppkenna gjøgnum á sítt lív øtá ið mann ger tað so eru tað nakrir trupulleikar tí at tað ger sum kristina hafos var eisini inni á tí flytur tú burtur og arbeiðir aðrastaðni í eitt ár í eitt hálvt ár í nakrar mánaðir so fer tað at endurspegla seg í í barsinum men eisini nøkur onnur ting visti tú ert lesandi akkuráert liðugt lesandi og skalt í barshil beint aftaná sum faktiskt er øgiliga vanligt so hevur tú faktiskt ikki rætt til útgjald úr barsilsgrunninum visti tú ikki hevur arbeitt í føroyum síðna av tað vil siga vist tú til dømis hevur arbeitt síðnar av í danmark og kemur til føroyar so hevur tú ikki rætt til útgjald úr tí føroyska barsilsgrunninum hevur tú verið sjúk hevur tú verið langtíðar sjúk ella havt eitt styttri sjúka forløp so hevur tú heldur ikki sama rætt úr barsilsgrunninum vist tú hevur verið innanfyri teir tólv tólv mánaðirnar tá kanst tú so venda teir vist tú ikki hevur rætt til útgjaldið úr barsilsgrunninum so kanst tú venda tær til almannaverkið og biðja um at fáa forsørn men har eru tvær treytir sum skulu lúkast vyrist tú skalt fáa forsørn tað eina er at tú skalt ikki eiga nakrar serliga ogn og hitt er at at tú skalt ikki hava naka serliga inntøku tað vil siga at felagin hjá tær skal ikki hava nakra inntøku og tú skalt sjálv ikki hava nakrað inntøku øog tað er kanska fyri sovítt nakrar fínar treytir men tað betíðir so fyri kanska hesi lesandi sum eru mitt í lívinum sum skulu til at útvega sær ein bústað sum jú er øgiliga trupult í føroyum uttan at mann hevur at mann hevur nakra uppsparing tað fáa ikki rætthesa forsorgina hein annar trupulleiki við hesum her tað er tað visse tá i tað kemur til fólkini sum lúka treytina fyri forsórk so er tað í øgiliga stóran mun fólk sum kanska ikki hoyra heima í skipanini og tí kemur tað ein sovorðun skeikling í hagtølini hjá almannaverkinum umframt eisini at at tey fólkini sum koma inn í skipanina mann dugir ikki at skilja ímillum hava tey brúk á hjálp og vegleiðing til arbeiðsfremjandi tiltøk ella eru hetta nøkur fólk sum bara koma inn í skipanina at venda tí at teytí at tey hava átaeittbarn og tað haldi at mann kundi loyst við at sett eitt minsta mark ella sett eitt minsta gjald úr barnisgrunnunum og fær sovítt faktiskt eisini úr alsskipanini tí at tað tað ger seg eisini galdandi í alsskipanini tað skal mann se sjálvandi gera í samráð við hesar grunnarnar øh nú havi ikki i nógva tíð men eg kundi hugsað mær at komi inn á nøkur onnur ting eisini tá mann tosar um hettar her við at vit kulu hava smiddligari barsskipan tað er púra einiður javnaðarflokkurin r eisini lagt eitt uppskot fram um akkurát hetta so skal tað sjálvandi gerast í samstarv við arbeiðsgevarar er okni eisini við at fyri nógvar arbeiðsgevar er tað positivt at fáa starvsfólk summan ú í stóran mun er glaður fyri at hava aftur til arbeiðis í avmarkaða tíð og tað faktiskt eisini kann vera til fyrimuns fyri foreldrini sum kanska hava upplivað eina størri gleði við at sleppa út eitt sindur samstundis sum tey ikki missa tilknýti ella til heimi til tað at vera í barsil so er tað nøkur onnur ting sum eisini tala fyri tí at tá ið tú ert sjálvstøðugt vinnurekandi ella tú hevur eina lítlu tú hevur eina lítla fyritøku so er tað øgiliga trupult sum konufólk konufólk taka tveyoghálvfems prosent av bartinum í føroyum at gera júst hetta í føroyum í dag tí at mann nemiliga tekur stóran part av barsinum og skalt vera vekk frá arbeiðsmarknaðinum so langa tíð sum mann kemur til at standa og velja ímillum um tú vilt í barsil og røkja tað ella um tú vilti røkja tína fyritøku sum faktiskt stendur og fellur við tær so har eru nakrir trupulleikar sum eg haldi at mann mann mann burdi farið og hugt uppá tí viðvíkjandi øh so vili eg eisini gjarna koma inn á hetta við fordeilingini ímillummillum foreldrini men tað havi eg so ikki tíð til í hesum umfarinum takk fyri takk fyri upp á sekundi
ar kristina háfoss tann fyrra ger so væl ja tað var gott at komið varð innað á hetta
við at er eru enn nøkur viðurskiftir í sparskipani sum vit kunnu tillaga tað er ikki alt sum kostar altso okkurt ger tað bara meira smidligt og lættari og millum annað hetta her vil eg kalla órættvísi í skipanini at vit hava fólk sum kunna hava arbeitt nógv ár í føroyum hava rint inn til skipanina men eru tey so eitt ár uttanlanda til dømis í arbeiðsørindum ella lestrarørindum og koma aftur til føroyar og tá skulu hava eitt barn sum fáa tey einki fið skipanini tá eigur tað ver ein møguleiki fyri at kunna fráboða skipanina at nú fara vera vit burturstølda eina tíð seta tað á kas mann siga á pausi til mann kemur aftur e annars ynskti røðarin líka at hugleiða nakað um heftar fordeilin gímillum foreldrini so tað kann hann eisini brúka høvið til at siga nakað um takk fyri ingilín didisenstrøm
vimerkingina ja vilsti eg komi inn á
eitt sindur eftir at vera við fordeilingini ímillum foreldrini so er tað júst í dag at kvinnur tær tena helvtina so nógv sum mannfólk í tí fólka samfelagnum í dag vilst vit rokna út í krónuoyrum tað eru nógvar grundir til tað men men tað er øgiliga áhugavert faktiskt at leggja merki til at tann sirka tann miðalintøkan sum kvinnur ið øgiliga ofta enda á hon er sirkað útgjaldi úr barnskipanini ella tað mesta útgjaldi úr barnskipanini og tað er øgiliga áhugavert tá ið vit jú snakkast nógv um og tað er blivið ført fram øgiliga ofta her í dag at mann skal gera tað frítt mann skal fólk skulu sjálvi velja tað er fyri so vit eisini einu í at tað hevði verið tað optimala men í nógvum førum er tað jú ikki so frítt sum vit halda tað eru tað eru nakrir karmar sum vit hava skapað rundan um bartinskipanina sum kanska sum faktiskt gera tað meira upplagt at kvinnan tekur bartin enn at maðurin ger tað takk fyri
er áhugaverd røða hjá eggilín er diðrik
czen strøm og eg haldi at nógvav tíð sum hen førdu fram bæði um hesar her fyritøkurnar á á privata marknaðinum fólk sum lesa fólk sum hava verið sjúku uttan at tað skal vera so øgiliga alvorligt men sum so ella so hevur raktar arbeiðslív at tað vísir øgiliga væl at skipanirnar sum vit hava at teir tosa ikki saman tí er akkurát sum at vit hava eitt fólk sum gera sum er øgiliga virkið sum gera øgiliga nógv og sum er øgiliga sterkt og og sterkir einstaklingar men skipanin haltar aftaná taðvlsi at vit hava nógvar góðar skipanir men men hvussu vit tryggja at tær tosa saman og at mann finnur ta bestu loysnina fyri hvønn einstakling sum ikki passar akkurát inni inn í til dømis í hesum førinum barsilsskipaninaha sum nevndi forsorgarlógina og og annað ja tað tað mátti mátti kunna borið til at seyma tað saman sást at nøkur grundprinsipp vóru galdandi fyri hvønn einstakling sum er búsitandi í føroyum ella sum stutt síðani er fluttur til føroya takk fyri indilin ditersen strøm ger so vælja
takk fyri frú forkvinna ja
tg er jú nemliga áhugavart hetta her við at hvussu skipanirnir skrúvaðar saman tí tað fylgir jú ikki við kanska útvúklingini í hvussu vit eru familjur hvussu vit innrætta okkum sum familjur og eisini hvussu vit eru á arbeiðsmarknaðinum sum bjarni kárasum petersen eisuni kom nógv inn á í síni røðu øh vit hava jú havt eitt øgiliga stórt problem í føroyum við fólkafráflyting h tann trupulleikan hava vit ikki líka stórar grad í dag og tað er kanska eisini tað sum ger seg galdandi við hesum her við at nú leggja merki til at tað eru so nógvar familjur sum akkrarlitnar at lesa ella sum akkurát veri aðrastaðni sum flyta heim í størri mun og tað eiga vit at verða klár til at klár til at lofta og har síggja vit eina øgiliga eitt øgiliga ítøkiligt problem akkur í barsilsskipanini at fólk sum flyta til føroyar og eiga eitt barn áðrenn hesir tólv mánaðirnir eru farnir visti mann ikki hevur verið á arbeiðsmarknaðinum teir tólv mánaðirnar so hava tey faktiskt ikki sama rætt til útgjald úr barsilsgrunninum og tað er heilsa hkurtnakað sum vit mugu hyggja at og gera nakað við takk fyri tann næsta røða verður
fyri esteme berg ger so væl takk fyri
eg haldi eitt tað tí besta sum er hent tey seinnu árini tað er tað at barnatalið hevur verið so hekkandi aftur og hetta er eitt sera positivt uppskot at viðgera tað mann vil leingja darnsburðarfarloyvi øll hava altíð verið samd um at skula leggja vikur afturat og tað heur altíð verið einmælt mær vitandi tað sum kjakið ofta hevur staðið staðiðst av taðer heldur um at eigur at marka nakrar vikur til pápanr ella ikki tí tá man kanska verið ósamdur og eg eri nokk so samd við magnus rasmussen sum sigur at tann debattin er vekk og so er spurningurin hví man tað vera má tað ikki vera tí tað er slett eingi møguleiki at deskutera tað við hesa stjørnuna tað var aftrossalt opið seinast tað rokni eg við okur gjørdu so meðan okur sótu eisini batar í barsilsskipanini og tað komu tíggju vikur afturat ella tveir mánaðar og tað vóru øll glaðfyri eg haldi sjálvandi at tað var ótrúliga gott men men kanska í tí longra perspektivunum at nakað av tí besta var tað t tað bleiv løgt eftirløn omaná okur vita at tað r stórur munur ímillumkvinnur og menn í í lívsinntøkuni og har hevur barsul nakað at siga og tað er broytingar sum mann hevur gjørt her inni teiy seinnu árini í mun til pensjónsbroytingar tær gera eisini tað at tín pensjón fer at vera eitt úrslit av tíni lívsløn og tá i hon er leðrið hjá kvinnum so verður hon eisini altso verða kvinnurnar eisini við einar læðri pensjón í ellisárum og tí er tað at leggja eftirløn umaná í hvørfall eitt fet rætta vegin okur hava so eisini havt uppskot frammi um at hava meira fleksibla barsusskipantað haldi eg rætt at mann til dømis kann leggja tð yvir longri tíð eg haldi tað er øgiliga rætt at hyggja eftir hvussu mann til dømis hevur gjørt í norra har mann sigur tað at ein kona sum gevur brost hon kann fáa ein styttri arbeiðsdag so leingi barnið hevur undir eitt ár at hon kann til dømis fáa frí ein tíma um dagin til at hon kann geva barninum leingi tað haldi egr eitt øgliga gott heilsufremjandi átak vist mann kann siga tað so gott fyri báðar partar tað er hvørfall ein máti at gera tað uppá tað kundi eisiniverið heilt nógvir aðrar tað eru nógvar familjur sum ynskja kanska at arbeiða kanska seks tímar um dagin heldur enn átta teiman beginnar aftur tað kundi eisini verið ein máti soleis at barnið ikki fyr so langan dag á stovni og okur vita á okra arbeiðsviku er tann longsta so okara børn hava eisini longst dag úti visti mann arbeiðar í fulla tíð fyrsta tíðin í barnalívinum er sera týdningarmikil til kanska tann allarmest grundleggjandi tíðin nakrantíð fyri hvussu lívsleiðin og menningin hjá barninum verður tí tað er tilnýtið hjá forelmillum barn og foreldur sum veru avgerandi fyri hvussu lívsleiðin ofta hatta seg ein góð og trygg lívsbyrjan í grundarlagi undir einum góðum og mennandi vaksna manna lívi tað haldi eg eri staðfest allastaðni her er eisini nakað gott í um børn sum eru føll for tíðliga at mann leggur vikur afturat tað haldi eg rætt tað allarbesta hevði verið at gjørt tað at barnsburðarfarloyvi ikki begynti at telja fyrr enn tann dagnman varð útskrivaður visti mann fer stilla sær at tað er ein sum eigur kanska tólv vikur áðrenn tí so brúkar tað ein øgiliga stóran part av sínum barnsbrðarfarloyvi longu meðan tey eru innlíkt her leggur mann so nakrar vikur afturaat halda upp til átta tað kundi verið tað er sum hvørfall ein stórur bati men visti mann hevði at at barsulin byrjar við útskriving so var tað ordiliga rættvíst kan mann siga fyri øll tí at børnini bløða sum reglulig útskrivaði um tað tíðarskeiðið tá ið tey er í fjøruti vikur tá tey átti at verið føld so tað hevi verið hvussur tann besta skipanin men hetta er hvørfalt ein bati og so haldi eg at tað eigur eisini at verða javnsett tað at foreldrasama kynini hava eisini rætt til barsul at tað verða javnsett í lógini og tað er eisini tað sum onkur samgonguumboð hava sagt alment eg haldi johondal var ein sum segði tað ið eg las eisini løgmann sum segði at børnini átti ikki at verða revsaði men at mann átt at hyggja eftir tí har er so einki mást s einki hoyrt aftur frá nøkrum í eitt annað sum eg haldi mann skal hyggja eftir tað er eftir ert tr vessi børn eru deyðfødd tíverri hendur tað onkuntíð sjáldan øgiliga sjáldan men tá ið tað er so er tað øgiliga sjálvandi øgiliga álvarsamt og smáar føddir seta spor og visti tað bara er so einfalt sum tað at tað stendur í lógini atrætt til barnsborðarfarloyvi er knýttur at at mann er saman á barninum so átti tað ikki at tikið nógvar minuttir broytt akkurát tað tí at eg kenni tær gvussur frá praksis frá mínum gamla arbeiði at tey flestu finguð barsul visti tað var skrivað ein føðifráboðan so hevði tú rætt til barsul ein góð broyting sum er framd tey síðstu árini tað er tað at tað tíðarskeiðið altso lógin segði tað at tú var eitt barn frá viguáttaogtjúgu tað er broytt til vigu tveyogtjúgu og tað er up var nettupp eftir ynski frá felagnum eisini pintubarnadeyða soleiðis at tey finguð nøkur rættindir til barsuls tað haldi eg mann eigur at taka við tað er tíbetur so fá at tað hevur einki at siga í tí fíggjarliga men tað ótrúliga nógv at siga fyri ta ta prosessuna sum tey foreldrini tá familjan eisini skal ígjøgnum aftaná takk fyri
takk fyri sum mongu vóru orðini ogja her eru fleiri viðmerkingar tað fyrsta er frá magnus rasmussen ger so væl takk fyri harra formaður ja hatta var nokk so áhugaverd
viðmerking til at tað er við at marka tað til pápan at siri steenberg hevði givið upp tí hon visti at tað fór ikki at koma ígjøgnum í hesi samgonguni tí í undanfarna samgongu har økti mann talu við tíggju vikum men hann fekk bara markað tvær til pápan so tað hevur heldur ikki gingið væl tá takk fyri takk fyri siri steenberg ger so væl
takk fyri har formaður nei okur tóku
tann kampin okur vunnu hann ikki men okur fingu tvær vikur afturat og eg má siga tað at vissu páparnir skulu fáa nøkur rættindur so fáa teir tær ikki fyrr enn teir verða kvinnurnar sum hava vunnið teimum tað tað er einki so sikkurt sum tað takk fyri
takk fyri uni rasmussen ger so væl takk fyri eg hugsaði tá ið sigur stevn berlin sær
børg nevnir grundgevingina hví mann ikki diskuterar fordeilingini millum mammuna og pápan um hon so hugsar sær eisini at gevast við at koma fram við øðrum tingum sum hon veit at samgongan ikki er við uppá ella ella hvussu hon sær uppá teytingini tað fyri sigur eg stembaði ger so væl
frægar formaður nei nei
tokur fara at arbeiða við hond og fót fyri øllum tí sum okur vita er rætt og serliga tá ið tað kemur til javnrættindir fara okur ikki at gevast men eg vil siga tað at kampigrin er blivin nógv tyngri tey seinastu árini enn enn hann var hann er truplari tí at okur hava ikki tann upphækning sum okur áttu at havt fyrr ennettupp teimum málunum sum vóru so sjálvsøgd tí at sjálvandi skuldu verða javnrættindir á øllum økjum í føroyum so tað fara okur sjálvandi ikki at gevast við og fór at vera kanska nógv meira virkin enn okur hava verið so gleði tykkum baratakk fyri edva jaob
polsen ger so væl takk fyri frú forkvinna
kanska viðhvørt lættari at vinna kampurnar tá mann sjálvur situr við róðri tað er so se tað men mann kann altíð royna at minna á men ter kanska tyngra at koma ígjøgnum tað var hett er við fleksibla barsiskipan haldi eg er áhugavert athyggja upp á hvussu ógvusliga fleksibulið skal vera tað er so kann mann so seta hol á men tað er ofta ein avbjóðing aftaná et árið tey fyrstu tíðina kanska tað næsta árið tá mann bbyrjar í barnagarði og vágsstovu og so er tað upphæddir sum kanska við longdini møguligtst man kann koma hyggja uppá tí at tað vísir seg at eg havi hvussu hoyrt tað frá fleiri mammum sum sum hava ein øgiliga annaleys upphædd enn tey koma inn á tá tey koma á barsil tað broytist eisini við tíðini hvat fyri størv bæði mammur og pápar sita í so so tað hevur staðið øiliga leingi stað so tað tað møglist vera eisini einm av av tingunumanum há a hygja upp á eftirtíðinitakk fyri siri stenberg
ger so væl takk fyri harra formaður ja eg tívi jákup
hann er inni á tí sum øgiliga ofta hevur verið víst á at kanska er maxupphæddin sum hann kann fáa hevur verið ofta verið víst á sum ein grundgeving fyri hví at tað eru kvinnur sum taka tann størsta partin og tað er nokk eisini nakað um tað hjalvdýnt rætta fara hyggja eftir at gera skipanina meira fleksibla altso bara teg við at kanska kunna staðin fyri at fara beinanvegin mann fer út aftur við arbeiði at fara út fulla tíð at kunna arbeiðið niðurseta tíð kanska teir fyrstu mánaðirnar bara tað hevði verið eitt øgiliga stórt stig fyri trúnaðum í familjunum tí mann veit eisini at tað fyrstu tíðina tá ið mann fer til arbeiðis aftur og børnini fær út á stovn tað er øgiliga ofta sjúk og hesir eru leingir dagarnar eru ikki góðu fyri tey tað má mann bara vera ærligur og siga at tað er ikki gott fyri nakran øll ganga á foreldur ganga á ringarsamvitsku og tað er ein trupul tíð takk fyri takk fyri og kristina háfors ger so væl
eg havi júst hetta við at gera skipanina meir
teir smidliga tykist sum um at tað er øgiliga breið semja um at vit eiga at hyggja eftir hesum her tí hevur tað verið at ynski at landstýrismaðurin tók umboð fyri allar flokkar inn og hugd at jamum hvørja skuldu teir næstu broytingarnar og veru skipanini soleis vil t fáa at gjørt tað tí akkurát bartskipanin er nakað vit hava staðið saman um at koma upp á tveyoghálvtrýss vikur tað havi et rokkið nú nú er at fáa gjørt hana meir smidliga og rætta nakra av teimum viðurskiftnum sum ikki eru so góð í dag og so var hettað hetta her við pápinum pápinum tað er júst sum siguristenberg vísir á teir fara ikki at fáa javnrættindi á hesum økjunum fyri umm kvinnurnar hava vunnið teimum tað og tað snýr seg ikki um at taka nakað frá mannunum tað snýr seg um at so hvørt vit hækka talið av vikum at mann eisini setir nakað av til páparnar so teir eisini fáa rættindi tí er tað eg haldi diskustiónin fer ofta avum sporðinum sum um at tað skal taka nakað frá manninum tað snýr seg um at teir fáa oyramerkt nakrar vikur afturattakk fyri siri stenberg ger so væl
takk fyri og tað er púra reytt sum hvassu
sn vísir á tað snýr seg ikki um at taka men hetta her snýr seg um at geva og kanska at geva barninum an vendi tí tann vegin er tað allarbesta og at geva familjuni ein ein øgiliga góða byrjan eg haldi rætt at fara at hyggja eftir at fáa gjørskipanina fleksibla sjálvandi skal mann hava flokkarnir við í tað men mann mán eisini hava altso arbeiðsmarknaðinkann man siga við í tí kjakinum tí hvussu ger mann tað tað má sjálvandi vera í einum samstarvi við partarnir eg haldi tað er rætt og mítt sjónarmeði hevur altíð verið heta her at mann skal eisini gera tað sum mann yvirhøvur kann fyri at stuðla undir tað at mamman kann geva brossið leingi sum sum gjørligt oog tá tað kemur til tað er hetta við at fáa fleksibla skipan eisini ein loysn takk fyritakk fyri so
vórðu vit liðug við at viðgera løgtingsmál nummar fimmogtretivu tjúgu tjúgu sum er uppskot til løgtingslovum broyting í løgtingslovum varkiskipan og hetta málið verður beint í vinnunevndina næsta mála skrá er fyrsta viðgera tingmálið nummar seksogtretivu tjúgu tjúgu uppskot í løgslovn broyting í løgtingssltovum búnarigrund og tað snýr seg um fíggjarliga heimild til at gera antikvariska serskipan í koltri at henda skipan verður longd til tjúgu fimmogtjúgu og eg skal biðja um framsøgufólk og framsøgufólkini verða fyrifólkaflokkin beinir johannesen fyri javnaðarflokkin verður tað bjarni hammer fyri framsókn verður tað bjarni kára som petersen og fyri tjóðveldi istformaðurin frskunna verða avloyst til ta tí so verður tað bjørt samuelsen nei tað kemur á tað kemur á sær sjálvum teiman fyri úr sessunum og tann fyrsti at fáa orðið verður javnaðarflokkurin bjarni hammer í hesum føri ger so væl
ja ja takk fyri frú forkvinna at gott nokk javnaðarflokkurin størsti veljarakanningunum men fólkaflokkurin er enn størri á tingi hetta her málið snýr seg um at leingja eina fíggjarliga heimild til at gera antikfariska serskipan í koltri fram til tvey túsund og fimmogtjúgu antikfarisk tað var akkat sum eittsovorði fínt orð sum ka mfyri suðure kalla man tað fyri viltfremmandorð men tað eru tað er tað mann fær ting sum eru brúkt og eru gomul innanfyri farnførnoldina sum mann roynir at byggja upp aftur og fáa framaftur hetti her málið er sprotti t sprotti úr einum løgtingsmáli frá tvey túsund og trettan har sum mann avgjørdi saman við búnaðargrunninum og tað blivu gjørdi nakrar umskipanir har sum hesi her málini lógu undir fiskimálaráðnum blívs flutt yvir til mentamálaráðið sum so tikið sær av tí síðan mann avgjørdi tá at seta fimm milliónir av til at at byggja uppaftur kann man siga ein part av nøkrum nøkrumnøkrum ja leivdum kan mann kalla tað grundin í úr koltri og tann skipanin var so var so galdandi frá trettan til fimtan bleiv so longd aftur frá fjúrtan til tjúgu men enn eg má ikki komin heilt illa komin á mál og tí leingi man altso aftur til tvey túsund og fimmogtjúgu sum eghavi funnið meg fram til so er tað so er taðt sindur av peningi brúkt tað eru eg tvær milliónir um nakað eftir og tað staðið sum mann hugsar um at byggja upp aftur tað er visti mann hugsar um koltur so eru tað tveir bóndagarður tað er hann heilt gamli sum er liðaður upp sum er faktist gjørdur í øgiliga góðan stand og øgiligani faktiskt er høguligur og penur at koma til og so er tað har sum tey timbur húsini sum eru har sumjas ja bóndum í í í íbónduni kirkjubrøvur hildin til pæterson men so eitur tað í gerði tí er faktiskt beint aftanfyri nakað av teimum leivdunum eru vin skula gavast fram nakar v teimum leivdunum sær mann og tað er faktiskt tey húsini ella tey tær grundirnar sum mann skal brúka henna peningin til til at byggja upp aftur og eg veit at tað er gjørdi nøkur ting ting grivið ting fram og mann er begyntur upp á at seta ein kjall upp aftur og tað er faktiskttað er nakað sum er ótrúliga gott tað tíðliga spennandi tí mann sigur at latið eiga søguna doyggja og tá ið tey komu tað er folli so nógv niður sum tað nú er akkurát hasin parturin so er tað øgiliga gott at mann fær at mann fær at mann ger nakað fyri at varðveita tað sumlandstýrisman ímentamálarin í hesum førnum vil gjarna gera og tí er tað sjálvandi at vóna at mann tekur og at mann tekur og kanska ætlar ati kanska skunda undir á skundirta itt sinur undir upp á tað vist tað bar til men tað er eitt gott mál og tað her er hetta er sjálvandi nakað sum kemur tað fyri fíggjarnevndina men htað er ikkinakað nei í vinnunevndina men okur fara uttan iva at eisini taka undir við tí takvy hara formaður frúfrúforkvinnatakk fyriein viðmerking
frá honnum jensen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja tað er púra
púra sagt at tað er áhugavert at vit hava eina so kastu mann siga vakra sjáldsama oyggj við við eini so kansku man iga øgiliga ambitiøsari verkætlan klára og taki undir við tí sum bjarni hammer sigur um at mann skal mann burdi roynt at skunda undir eisini eina støðutakan til hvussu nógva hasin her fer mann at gera og nær fer mann at gera tað og og tí eg havi skilt á lagnum at hetta er jú bæði hendan oyggin og tað landbúnaðarliga aspekti í tí at hon kann vera tjóðargarður men so er tað eisini tað tann arkitektoniska søgan hetta her við hvussu tú sært tay ymisku stigini í eini bygd ogog tað aftað so akkurát liggur á einari oyggj ger tað meira forkunnugt og kann í okkara ferðavinnum men eisini bara í okkara mentanarfatan her heima vera eitt øgiliga gott og stórt og o vakurt aktiv takk fyri frú forkvina takk fyri bjarni hammer ger so væltakfyri frú forkvinna
tað er tað er eingin ivi um tað og tig at
met koltur er eisini heilt serligt at tað eru faktiskt trý støð í eina so lítlari bygd sum hava so stóran týdning fyri søguna í føroyum og tað er vildi eisini taka undir við tað er nemliga nakað sum tað hevur gott tað er tað altí man vil altíð hava tingini ganga skjótari og nú vóni eg kanska at mann kemur á mál í innan tvey túsund og fimmogtjúgu tað hevði verið øgiliga stuttligt gleðiligt faktiskt so at mann tað hevði eisini gjørt tað enn meira áhugavert at fara yvir til kolturs og og og og hugt eftir teimum teimum tingunum ella teimum húsunum og leivdunum sum slapa byggja seg uppaftur og grundin til núhavði nevnt mentamálaráðið eisini er at so hetta her er undir grundin til at er undir vinnumálaráðnum nú tað erat tað era partur av búnaðargrunnunum sum stendur fyrr i sum hevur latið henan her stuðulint lat byggja tað uppaftur takk fyri frú forkvinna takk fyri og tann næsti a røða verður
erð úr beinur johannesen ger so væl ja takkfyri
fyri jú hetta er sum undanfarna røðara verði inniá tað er hetta hann var um at leingja eina heimild eina fíggjarliga heimild tað er til at gera eina anticvaraska serskipan í koltri hon varð sett í verk tá í tvey túsund og fjúrtan og tá var tað vórð a settir mm fimm miliónir av og hon skuldi eftir inntil tvey túsund og tjúgu og tað sum tað líkasum innibar tað var tað at tað ferðslið sum var har úti tað var ikki longur at mann skuldi byggja tjóðgarðar og tað innbar eisini millum annað tað at umvæla bygningar og annan og tað blivu so settir fimm miliónir av og og har er tað tvær komma ein milión eftir umleið so tað er orsøkin til at mann fer at leingja hetta her hesa heimildina og nú fer eg hetta málið í vinnunevndini og kundi tað eisini verið áhugavert at finguð at vita hvat hvat er status í málinum og hvussu langt er mann komin og og eisini kanska hoyrt um um tað eru aðrar ætlanir um tjóðgarðar og annað so ja takk fyri frú forkvina ja stutt og greitt hanna jens
send ein viðmerking ger so væl takk fyri frú forkvinna ja tað er sjávandi øgiliga
ein áhugavert at fáa itt status yvir alt landið hvar burdi mann havt tjóðgarar og og og ov tílíkt men nú havi eg sjávandi eina øgiliga ítøkiliga ætlan her og hon er rímiliga ambitiøs sum eg havi skilt tað og eg spekkleri upp á um um tingfólk sum heild vita nóg nógv um júst hesa verkætlanina sjálvandi tann sum umsitur mentamál og søvn fær góða kunning umhana vist hann vil men vistu vit hugsa um vinnunevndina og og og fíggjarnevndina og mentanarnevndina hevi ikki verið fantastiskt at farið út og sm fingið fingið fyrsta honds vitan við at bæði síggja og og faktiskt tey sum eru partur av verkætlanini greiða frá tað hevði eg faktiskt skotið upp fyri virkandi tingfólkum nú soleiðinar at mann kann fáa tey undir hugina og verða við til at bera hetta á mál takk fyri frú forkvina takk fyri

sog tað er verðu sum eg nevndi at tað øgiliga áhugvart a fingið at vita nærri um hesa verkætlanina sjálvandi tað sum mann veit tað er tað sum han hevi ver list fram til og annað men mann kennir illan til hvat status er akkurát í hesum her at fariú til koltur jú tað er sjálvandi verið øgiliga spennandi alt hettaher men sum sagt s e hetta her málið í vinnunevndina og har vænti eg eisini at allir partar verða innkallaðir teir sum hava við hetta økið at gera og soleiðis sær at vit eisini fáa størri kunning um akkur heta her takk fyri frú forkuntakk fyri tann næsti at røða

kvinna hetta uppskotið er ikki so stórt í vavi sum lógaruppskot men tað er ein leinging av teirri antikvarisku serskipanini sum varð fíggjað partvíst av teimum ptí peningin sum stóð til gomlu royndarstøðuni í hoyvík og hetta málið hevur sjávandi eina langa o drúgva søgu tað sum nú eisini verður skotið upp at leingja og kanska er tað betri at landstýrsmaðurin greiðir eitt sindur frá teirri søguni tíl eg hugsa at tingfólk hava spurt eftir tí athvat er sum er sum í næsta stigi nú tí vit vita nokk so væl hvussu gongdin hevur verið beini johannese var inni á tí frá heilt aftur frá áttatiárunum ætlaninr um at gera serstaka skipanin í koltri at at so at seg at taka taka seyðin av koma friða oynna og vita hvat hendi tað var hentað var eitt uppskot frá haldi eg serliga føroya føroya fornminnisfelag og so hevur hava øgiliga nógv fólk við mentanarliga lilistarligum landbúnaðarvørum áhuga arbeitt við at mann gjørdi eina koltursvisjón eisini tað vóru eisini danskir arkitektar og føroyskir sum vóru við í tí og tjóðshavnið hevur so havt eina uppgávu og tað nú er tað halda í tvey ár síðani var eg ka halvt annað men tað mest ítøkiliga sum sjálvandi v vissi tingfólk eru áhuga í tí tað er tað og eisini játtað við peningi úr merkgrunnunum at at býlingurin heima í húsið bleiv settur í í stand ella so at siga upprunastand og tað er eina eina standandi bygdingsverk sum har frammi farið og at tann fyrrverandi festarin nú eisini er á festunum ella er í ætlanini og regur tað sum ei festi men er partur av teirri antikvarisku serskipanini og tað er ein ørgrynna av umhvørvisligum náttúrunáttúruverndarliðum og náttúruroyndarliðum ætlanum sm liggja í koltorsfisiónini og koltersætlanini og byggingin norður eg gerði um eg ikki fari skeivur har er framvegis nakað eftir at gera meni eg vóni bar at landstýrsmaðurin kanngreina et sidur meira út tá ið vit nú leingja hatta tíðarskeiðið og tvær komma eimm milliónir eftir at hvat roknar mann við at hava nátt øtá eg vild havi hugsaðmær at spurt hvussu eitt sum var eer øgiliga nógv umrøtt eg var nógv øliga nóv inni í málinum tá ið tá ið koltrýssjónir tá koma koma á skrá tað er hetta við at varðveita ta serligu veltingina sum er í koltri nú minnist ikki helt hvussu tann hvussu tað slagav av av bøi velt tú eitur við við sum sum er eins og ein eins og røkur niðaneftir ø men um tað eisini er partur av tí sum nú verður gjørt ella um teir serligu bygn bygningarnar norður í gerði og um nakað meira skal gerast við við teir sera væl frágignu bygningarnir í býlinginum í í bíliggnumheimihúsi øhso eg vóni at landstýrsmaður kanngreiða ett sidur frá tí tí eg e eg eri sera fegin um at tað tykist um at løgtingið er púra samt um ata her tað var t ávíst stríð undir sínum tíð men her hava nógv fólk tað vil eg bara undirstrika ótrúliga nógv fólk sum av sínum einum tingum altso við sjálvbodnum við sjálvbodnum virksemi sum sum so ofta er í føroyum tá ið nakað stórt verður gjørt sum sum flytur í mørk so hava tey lagt stóra orku í tað og eg havi stórt álit á at at tjóðshavnið eisini hevur eina ítøkiliga ætlan fyri hvussu akkrát hesir her seinasti parturin av hesum pengunum sum tá vóru játtaðir skuldu nýtast til atja til at útinna ta koltursætlanð ta koltursvisión sum sum hvussu var tað heitið sum vit brúktu fyri nøkrum árum síðanija takk fyri og tann næsti
at røða verður landsstýrismaðurin helgi abramsen ger so væl ja harra formaður nú segði høgni hoydal at hetta
má alta ikki stórt í vavi og tað er púra rætt og hvussu í mín partur men tað er ikki hvønn dag at tveir landsstýrismenn taka orðið í sama máli so tað má ver eit sindur stórt allíkavæl tað hongur saman við tí at mín part er so øgiliga lítil av hasum her tað er einasta grund til at eg eigi hetta málið tað er tí at heta er pengar í búnaðargrunninum og hann umsiti eg øhmeðan tann spennandi parturin av tí tað er tað sum landsstýrismaðurin í í mentamálum umsitur og hann er so tekur orðið aftaná so so hann kemur nokk at greiða frá hvat sjálvandi ætlanin sum faktisk er tann spennandi parturin av hesum uppskotinum men tað stuttaat langa tað er tað sum fleiri longu hava nevnt at at mann setti hesar pengarnar av pengar úr búnaðargrunninum sum faktiskt lógu deyðir tað var tí at mann hevði hesa royndarstøðina upp í hoyvík og og so lógu lá ein ferðslukontu har og so samtykti mann í síni tí at hetta hettir pengar sum skuldu brúkast til til at gera nakrar ætlanir út í koltri og tak ikki halta við men men men menog og tað skuldi gerast í árinn veytúsnd og fjúrtan til tvy túsund og tjúgu og nú tá etjúgu nærkast endanum nú er hevur mannikki havt tíð at brúkt allar pengarnar og okkurt eftir at gera og aðrar ætlanir eru eisini verðu koltur og so er tað t mann skjýtur upp ví hesum her uppskotinum at simplan at leingja ella at broyta eitt árstal frá tveytúog tjúgu til at eita tvey túsund og fimmogtjúgu soleiði at mann kann brúka hesar her tvær komma eina millión sum er eftir til tað tað er tað sum hetta uppskotið snýr seg um meira liggur ikki í hesum uppskotinum men men sjálv ætlanin í koltri er sjávandi ein heilt onnur søga og tað tað fór eg kanska meira at vita frá frá jenisarana landsýrismanni sum sum nokk eisini ætlar at greiða eitt sindur meira frá tí partinum tað er tann mentanarligi partin og til tað sum hoyra snýr seg um takk fyrija takk fyri og tann næsti a røða
er landsstýrismaðurin í mentamálum jenni saurana ger so væl takk fyri
meirmána var eg á einum fundi um hetta málið fekk tað fyrilagt hvussu langt tað var komið og eg kann heilsa siga tað at teg komi heilt leint øgiliga spennandi ætlan grundin til at eg var boðsendur og eisini havi havt tað fyri á landssýrisfundi tað var tí at tað er komið so mikið langt at mann er farin at leita eftir pengum til prosjektið ætlanin er at tað skal fíggjast við við pengum úr grunnum sum ja eftir hvat eg fekk at vita vóru øgiliga sinnaðir í at at brúka pengar til hetta her tað hevur stóran áhuga uttanlands og millum annað var tað ein grunnur sum eftir øllum at døma hugaður at at fíggja alt sum tað var og tað snýr seg ikki um um lítlar upphæddir tað snýr seg um trýss milliónir altso tann ætlanin sum nú fyriliggur og sum er ótrúliga spennandi altso tað var er trettan eg haldi t onkur hevur nevnt tað at landstýrismaðurin í mentamálin tá gjørdi av at gera hesa antiokvariska serskipan fyri koltur áðrenn tað hevði mann varð hevði mann arbeitt við við millum annað at at

heima í húsi ja at endraðsa býlinginum á heima í húsi men hetta var so framhald og har tók mann koltur úr vanligu landbúnaðarskipanini og gjørdi av at gera hesir aniklárisku serskipanina og mann setti eini fyristøðuman í fjúrtan sum skuldi búgva har sum hevur røkt tað og fór í gongd við at leggja hesa ætlanina eg kundi kanska lisið e upp úr ætlanini hvat ið hon hendan ambisiøsa og heilt ótrúliga flotta ætlanir haldi eg gongur út uppá hon fevnir altso um varðveiting og nýbygging av býlingunum í koltri um at endurskapa upprunaligu nattúruna í koltri ætlanin gjørdi samstari við sna arkitektar og kristoffer harlang sum er professari á kundstakademinum kundstakademies arkitektskoli og hevur drúgvar royndir við í hesi ætlanin hevur mann býtt koltur upp í tvey so norðarparturin verður strikaður av so at náttúran har altso í norðraparti fær frið fer seyði og upprunavøksturin kann koma fyri seg í sunnari parti verður sbýlingurin norðurví gerði endurskaptur við sethúsund bátasmiðji framsýning og verkstøðum mentanarlandslagið verður lýst uttangarðs við seyði og neytum og innagarðs við teigalendinum sum høgni hoydal tosaði um teigalendum velt við korni av føroyskum uppruna uppi á eiðunum fyri bátahylur og modellskipini hjá niclase koltri verða á flotað og so verður ein vitjanardepil bygdur at taka ímóti vitjandi og skúlanæmingum sum kunnu í yvir nátta eisini nýggi bygningarnar í koltri verða ein teir nýggi ta er ein nýtulking av gomlu bygningum altso mann nýtulkar teir gomlu men teir verða bygdir við støði í føroyskum byggisiði og tilfarið verður í mestan mun timbur grót og endamálið við verkætlanini er at bjóða føroyingum og útlendingum eina eina standandi uppliving ið lýsir samspæli millum náttúru og menniskju og koltri í meira enn túsund ár við sjónim er at koltur verður eitt av heimsins fremstu útriðssøvnum við tænastum á altjóða støði og ætlanin er at øll føroysk skúlabørn skulu fáa í boði at koma á setrsskúla í koltri og har á setrisskúlanum kunnu uppliva gamla føroyska bóndasamfelagið og byrjanina til fiskivinnusamfelagið sum tók seg upp í tjúgunda øld læra um djór og plantur og fáa ein fatan av hvussu fólk hava livað og hvussu samfelagið hevur ment seg upp sjónim tíðirnar siður og handaverk fáa eisini handverk fáa eisini sín týðandi lut íkoltsætlanini her ber til at velta og læra um bátasmíð og onnur handverk teir varðveittu bygningarnar eins væl nýggju bygningarnar vera eitt gott høvi hjá næmingum á teknisku skúlunum at kunna seg um og royna seg innan gamlan føroyska byggistiði atkomuviðurskiftin um koltri er ein avbjóðing men tjóðsavnið er í samráðing við strandstrandferasip landsins um at fáa fast ferjusamband út í koltir summar mánaðirnir mett verður at at atløgubryggjanin við smærri tillagingum kann brúkast hjá nýggju ferjuni sum strandferðslan hevur ognað sær í ár hon er ikki komin a nei hon er á veg tað er tóshavnar kommuna sum var av atløguni í koltri og tjóðsavnið samskifti við kommununa um málið tyrlupallurin í oynni verður fluttur on orður í gerði og gjørdur av nýggjum øhokur fingu hesa framløguna og eg fari at ambofala løgtinginum ja tað er ein møguleiki sum hanna jensen nevndi at fara út hagar men tann framløgan sum tjóðsavnið hevði fyri mær og so fekk herla fammher stjóran at koma út í í tinganes at greiða landsstýrinum frá tí eisini í minni mun men hon er ómetaliga áhugaverd tí eg fari at fála løgtingsmonnum at seta tíð av til tað kanska í sambandi við viðgerðina í í í nevndini ella í heila tikið at fáa eina framløgu av fantastisku ætlanini mann væntar at eini tíggju túsund fólk fara at vitja kortskoltur árliga og tað vil siga tað verður ein ein ein miðdepil so ja hatta var tað sum eg haldi ein fantastisk ætlan ein ótrúliga væl gjøgnumførda ætlan og sum sagt grundin til at at eg heila tikið havi fingið hann presenteraðat tað var fyri at kunna geva grønt ljós til at mann kann kundi fara út og skaffa fígging og sum sagt stórur áhuga er uttanlands fyri tí og kanska verður tað so mikið flott at tað er ein grunnur sum tekur og og stuðlar allari ætlanir
kálfyrst ger so væl ja harra formaðu
nú segði at usjálvt lógarupskusvar iki stórt í vagi men men ætlanin er stór og tað haldi hon eú verið frá byrjan av við sum byrja við kolferpitiónini og koltrætlanini og tað sum har til hoyrir og eg spurdi um at hesir pengarnir sum nú verða játtaðir hetta so tvær komma ein millión eftir av teimum pengunum í búnaðargrunninum øh men hvussu langt komai við tí og hvussu hvussu er tíðarætlanin tá ið jensarana upplýsir at at tað verður ttað er heima tilat fara at fáa fígging uttanlands ella frá grunninum serliga sum eg skilji tað men hvør er tíðarætlanin fyri fyri hesaer sum eg haldi eisini er ein eina standandi ætlan sum loksins er komin heilt frá byrjana tá honver ghaldi hon byrjaði níggjuoghálvfems tann tann tann kolspissiónin altso hvusu langt tað r komið við at umsøkja og hvat hendir nú við teimum tveimum koma einum verður tey partar v tey størra ella ella hvat hendir ítøkiliga tey komandi lat mag iga tey komandi tey árunijensarana
nakað samband við við tjóðsavni
um hetta síðani stjórin var í álandsstýrisfundi og greiddi frá eg haldi tað var í juni og tá varð varð hann klárur at fara til danmarkar at samráðast við ein ávísan grund og vit ikki minnist rætt so sóu tey so ambitiøst upp á tað at tey væntaðu at innan fyri trý fýra ár so var tað liðugt at siga at tey spurningu um mann fáa pengarnar til at gera tað fyri tað er so mikið væl til rættalagt at tað er greitt at fór í gongd við tað tað er bara spurningur um fá ár so er tað liðugt ja og so er tað kristina hávóð
ja hetta er ein ótrúliga spennandi ætlan deiliga
e at mann onkuntíð torar at hugsa eitt sindur stórt og ikki bara at gera lítið í jørð ten hetta er jú ein verkætlanin sum byrjar fyri nógvum árum síðani og vit hava ofta tosa her á løgtingi um ogog tað hevur gjørt mann hevur gjørt smá framstig men tað ljóðar einavstandandi um mann nú kann gera tað ordiligt henda upphæddin sum var nú settur av eg skáhava minni upphædd men ynskja landsstýrismanninum og eisini tjóðshavninum alt tað besta við at koma á mál við eisini at fáa ta fullu fíggingina og vistu g hoyrdi landsstýrismannin rætt sum var talan um eini trýss milliónir til at gera ta fullu verkætlanina lidna og sum tað ljóðaði innihaldinum so bæði fyri skúlabørn fyri eisini fyri vaksin í føroyum og ikki minst fyri ferðavinnuna so verður hetta eitt ja fantastiskt jensarana
ja ja men hatta var hatta var imponerað
gandi at vera uppi í í eitra breksgerði hvussu brektúni a næmein upp fyri keypssamsøkuna at fáa ta framløguna og eg viliv ambofala at at at løgtingsfólk bóðu vit mugu sleppa túr niðan har fáa tað framlagt tað var imponerandi at síggja ja hetta her við skúlabørnum og og við eisini við við handverkarum sum kundu fara út tær læra gamlan byggistið føroyskan byggistið og at mann kann yvirnátta har eisini skúlabørn kunnu í yvir nátta har vitjanar hetta her vitjanarstaðið ha ella hvat eg kallaði tað tað var tað var hugakandi og og sum sagt tað tað er tað eru ikki nógv ár sum tey at tey hava gjørt eitt so grundleggjandi arbeiði at eg skilti at tað er tað tað er klárt at fara í gongd tá ið pengarnir eru har nnes nsen
ja takk fyri øh eg haldi hetta er at
eitt fantastiskt prosjekt eg hugsi bara nú tá ið landsmaðurin tosar um at skúlar og skúlanæmingar eisini skulu vera við til a vitja hetta staðið sum sjálvandi er skilagott at mann so hugsar um hvussu mann lologistikkurin skal vera tí vit eru eitt oyggjaland og at allir føroyingar øll føroyskt skúlabørnr fáa møguleika og hvussu mann skipar tað at mann tosar við skúlaleiðarar ella lærarafelagið um visti fólkaskúlan mann hugsar um at fáa skipað tað soleiðis hvør árgangur skal vitja tí tað kundu allir næmingar kundu væl ikki vitja hetta staðið tað tð er okkurtí tat vera ein árgangur vit snakkað um takk fyri s
um tað var nakar ávísur árgangur sum var
varð valdur út eg vænti ikki at mann kom so langt við tí hetta er meiri meiri visjónirnar hjá teimum sum arbeiða við tí og tað verður lagt soleiðis til rættis at tað ber til at tey koma og kunna vera har og yvirnátta eisini so ja hetta er hetta er ein av teimum sólskinu søgunum sum eg haldi mann kann síggja og og og tað er sjálvandi alt rós tey eiga alt rós tey arbeiði sum tey sum arbeiða í í við hesi ætlanini heila famer og hansara starvsfólk tað tað má eg siga tað tað var tað var flott upplivað og tað verður flott ja so er tað hanna jensen

ja tað er ikki tí at eg v vilja vil leingja eitt orðaskifti ein fríggjadag men eg haldi faktiskt tað at hendan ætlaninhevur uppiborið at fáa ymisk orð á vegnum eisini frá fleiri flokkum tí eg eg má siga at eg havi verið úti har einaferð og og sæð tað sum er gjørt og sæð alt tað sum væntar í og sum sum landstýrismaðurin nú sigur vit hava nokk so góð tíðindi um at grundnar vilja vera við til at fíggja tí tað var faktiskt eitt sum eg sat við tá eg las uppskotið til í dag at tvær komma ein millión røkkur sjálvandi ikki nakað serligt í mun til alt sum er eftir at gera har úti sjálvt um tað gevur góða meining at gera alt tað og eg mintist eisini at upphæddin lá har uppi við og nú segði landsstýrismaðurin at tað er umleið trýss milliónir sum mann væntar at tað kostar at gera hetta liðugt og tað m tað sum eg haldi er so áhugavert sum hann eisini faktisk komin á tað er hetta her við tí gamla soeeisinar sum vit livdu fyrr og og tað byggisniðið sum vit høvdu tá og og tað inniklimaði tann bústaðurin tann bústaðarkenslan sum sum mann kann líkasum fáa fram aftur ljósið í handverkinum selisnar sum fólk læra handverk so sjálvandi blívur tað tá eitt útbúgvingarmál í íinanfyri handverksútbúgvingar men tað blívur eisini p á onkran máta eitt eitt orkuumhvørvismál hettar at tú byggir við tí tilfarinum sum tú plagdi at nýta tilfar sum liggur tagt at náttúruni sum er í í harmoni við náttúruna at markið millum húsið og og lendi næstan eg káma burtur at tað er øgiliga nógv uppi í tíðini tað er gamalt men tað er eisini nú tá vit tosa nógv um um ja bæði grøna orku og náttúruvinarligt tilfar og tílíkt og har hava vit so nakað í okkara mentan sum er vert at taka fram og at at leggja inn í ein modernaðan arkitektoniskan málbúna og undirvísingarhátt so tað er ordiliga áhugavert og og so hetta sjálvandi at føroya fólk sjálvandi vilja vit fegin hava ferðafólk hesa her mentanarferðavinnuna at nógv fólk vilja koma og síggja okkara gomlu bygdir og okkara gamla síggja okkara útoyggjar men vit vilja eisini tað at tað unga ættarliðið skal fáa nakað góðs við sær og sumt av tí fær mann ikki bara við at hoyra unta í skúlastovuni men mann fær tað við at fara út og síggja hoyra ja lurta lukta og nema við alt hetta forskelja og ganga í ymiskum lendi og síggja faktiskt føroyar og oyggjarnar frá einum øðrum vinklu tí tað er ofta tað sum hendir tá tú kemur út til teir smáu oyggjarnar fyrstu ferð at tá fært tú knapplig eitt annað perspektiv bara upp á okkara fáu oyggjar so øll tann vinningurin sum kemur burturúr at mann fer at leggja tað til dømis inn fólkaskúlan at fara út og vitja har við ymiskum endamáli tað gevur ordiliga nógv menso mugu vit bara minnast til at vissu tey skulu ferðast so mugu vit eisini eisini hækka játtanina til skúlarnar soleis at at lígir setursskúlar og ferðir at tað er peningur til tað vit vita tað hevur verið eitt ávíst kjak um um um børnini sleppa nóg nógv kring landið á setursskúlar hava hava tey pening til tað ella ikki tað haldi eg faktiskt er nokk so áhugavert tí tað eru nógvur lærdómur í at nakrir lærarar sum innanfyri ymiskar lærugreinir fara út á stílík støð og tá verður koltur altso heilt framúr í mun til at oyggjarnar annars allar eru áhugaverdar at vitja men so at eg vildi sláa eitt slag fyri hesum her og og eg eg meini tað tá ið eg sigi at at faktiskt haldi at tingfólk burdu farið út tí vit tosa altso um eitt trýss milliónir prosjekt og vit vit tosa um pengar sum eru brúktir og nógv arbeiði og hjartablóð er farið í efthr bari á føroysku føroyskum serfrøðingum og útlendskum og har er nakað gjørt sum er fantastiska flott og at koma inní og at síggja tað við sínum egnu eygum og og við gleði faktiskt lyfta hesa verkætlanina eitt stig longu fram á leiðini tí hetta er aftur eitt av teimum dømunum um politikk sum sum ikki burdi verið partarpolitikkur politikkur sum eitt samt løgting burdi tikið ábyrgdina av og sum og sum mann burdi arbeitt við í ordiliga langtíðarhøpi og ikki bara frá eini samgongu til aðra hetta er eitt av teimum málunum sum eg trúgvi at vissu fólk seta seg in í tað so er tað ein fragd at vera við til at at stuðla landsstýrisfólkinum og faktisk tjóðsavnunum og teimum sum eru hava ábyrgd av tí og at leggja nakað niður í børnini tað uppvaksandi ættarliði og fakfólkini handverkarnar arkitektarnar nógv onnur tí innihaldið har eisini munnmentirnar ha hvaier sagnir avintýr tí at tað er eisini nakað sum sum tá eisini virkliga kemur seg rætt takk fyri harra formaður
eina viðmerking jar hormar at eg skal vera føra samdur við honum í ens
sin í at vit áttu at at øll tingfólk áttu at kunna farið til kolturs ella út í koltur rættari sagt og og fingið eina framløgu av kanska ætlaninum har og eg yvisti í at bjarn daterson hevði staðilst sæð efti ráð tarar mong av teimum fólkunum á tjóðsavnium aðrastaði sum hava verið við tí hetta er hetta er eitt øgiliga stór arbeiði um hevði gjørt frá frá fólki og ætlanin um um at um at hava bátasavn og og framsýnangar bátin hjá niglensku hálki og suvíðari eru eisini einastandandi so hetta er jú tjóðarbygging og søgu og og og savnssavnsvissiónin sum sum her verður ítøkiliga gjørd øog eg eri samdur við honnumog jensen hat eiga eiga øll atíð ak kuna taka undir við men vit mugu eisini viðganga og tað taka vit eisini ábyrgd av tjóðveldishálvidar trýss fyri osum leingi at tað hevur verið ófatiliga trupult hjá okkum og hjá øðrum at seta peningar av til samsvirksemið sum heild á fíggjarlógini hetta er mest framt eisini tí mann hevur funnið funnið uttanhitsfígging í búnaðargrunninum og nú kanska utlendskar grunnar so vit eiga helst at taka hanna jensen
takk fyri hara formaðu
ja eg haldi at at tá mann sær hasa upphæddina tvær komma ein so so veit mann nokk at visti mann fer at arbeiða við hesum her í føroyum líkamikið um at fara ein heilan grunn uttan frá at arbeiða við tí so skal eisini ein ávís politiskur vilju sum vísir seg í í nøkrum krónum oyrum til tað ivist eg sletki í og tað er eisini nakað við hvussu fer mann at reka hendan her tjóðagarðin og og hesa ætlanina hvør fer at starvast har tað er væl saktans ikki tann raksturin er eg kanska ikki við í í tí sum grunnurin kemur við men tað er hann kanska partvíst so atog hvat fyri avtalur mann hevur har so tað er eisini nakað við at vit tá víðka okkara virksemi á savnsøkinum sum kostar men sum faktiskt er ein íløga í fólkasálina við øllum teimum tættunum sum har eru og so so tað skal mann helst hava breiða politiska undirtøku fyri og tað vóni eg sjálvandi at mann fær takk fyri harra formaður ja takk fyri nú er tað
bjørt samensen sum fær orðið gerfólk takk fyri har
hrra formaður ø ja hetta málið sum tað ikki tók nógvar minuttir at lesa sum kemur í vinnunevndina er jú eitt øgiliga spennandi mál sum eg haldi at framsøgufólk og onnur hava víst øgiliga væl á og tá ið eg las uppskotið í gjár so hugsaði g eitt sindur um atitað manglaði frágreiðingar í uppskotinum um hvussu spennandi hetta faktiskt er tí fari at takka landsstýrismann í mentamálinum at hanntekur sær tíð til at vera við í dag og hevur verið uppi her og fortalt um hvat hetta egentiliga snýr seg um meðan tann meiri tann tekniski partin kanska sum liggur hjá landsstýrismonnunum í vinnumálnum men vit eru so heppin í vinnunevndini at hetta kemur í okkara nevnd og vinnunevndin hevur faktiskt verið og vitjað í koltri tað er nøkur ár síðani tað var einaferð undir seinastivælseti vit vóru har úti og einar longri ferð sum vit vóru vóru ymsastaðni og so vórðu vit nakrar tímar koltri og vórðu væl móttikin av bóndahjúnum har úti og bjørn pætersen vísti okkum so runt í í býlinginum heima í húsi sum longu tá varð settur í stand og har man so var byrjaðu upp á hesa stóra verkætlanina sum sum nú aftur verður aktuell við at at mann eg nærkaster sum skilst komið nógv nærri teimum ætlanum sum mann hevur havt í nøkur ár eg haldi tað ljóðaði ómetaliga spennandi tað sum landsstýrismaðurin í mentamálinum tók fram og eg hugsi eg hugsaði í áðni at vinnunevndina átti at fáa sa framløguna sum landsstýrismaðurin tosaði um men sjálvandi er tað líka viðkomandi bæði fyri fíggjarnevnd og mentanarnevnd og kanska mann átti at gjørt tað up á einllan máta so alt tingið kundi verið við so tað færi meg eisini at hugsa um hetta við tá ið vit tosa um tjóðgarðar nú verður koltur ein stór ætlan sum vónandi fer at eydnast væl tey komandi árini at mann fer at brúka nógva tí orku og pengar upp á tað men vit hava eisini onnur økir í landinum sum mann gjøgnum árini hevur tosað um at verið væl egnaðir sum tjóðgarðar og eg kundi hugsað mær at heitta á hetta landsstýrið eins um eg havi gjørt haldi øll undanfarni landsstýri meðan eg sjálva siti í løgtingi um at mann ger eina ætlan fyri nakrar tjóðgarar í føroyum at mann tí tað tekur ofta langa tíð at fáa eina slíka ætlan veruliga upp at standa og tá hugsi eg meira kanska um ta náttúrufrøðiliga sum eisini er ein partur av ætlanini í koltri tað er jú eisini ein ætlan am mann skal kunna síggja hvussu partur av koltri sær út tá i tað er friða fyri seyð og og allir gróðir sleppur at vaksa uttan at verða niðurbitin sum sum teru í teimum økjunum har tað er nógv seyði men eg ætlaði eg gana ikki at leingja um hetta kjakið ætlaði bara at siga at hetta fer at fáa eina øgiliga góða viðgerð í vinnunevndini og ati at vit fara sjálvandi at kalla allar viðkomandi partar inn og og leggja okkum eftir at fáa lýst í álitinum eitt sindur meira enn enn av av hvussu spennandi hendan her ætlanin er takk fyri harra formaður ja so er tað jenesaranalndssýr
ger so væl
hesari millióninar úr búnaðargrunnunum eru ætlaðir til tað fyrrireikingararbeiðið sum skal til áðrenn mann fer at søkja pengar úr øðrum størri størri grunna ja eg veit ikki um búnaðargrunnurin har sum man tekur festukontuðina so eru nógvr pengar har men lat tað fara men viðvíkjandi tí dagliga rakstrinum so so er ætlanin í atso so er ætlanin á tí økinum í hesi stóru ætlanini at tað skal vera ókeypis at koma upp á land í koltri ókeypis men at atgongumerkini skulu rindast fyri at brúka savnstænasturnar í oynni og sum sagt roknað verður við at eini tíggju túsund fólk tað er meta tey ringt at siga fara at vitja koltur árliga og tað fer at geva eina inntøku meta tey upp á einir tvær milliónir tað er logt sætt haldi eg men tað ger so at nú skal eg ikki ikki oyðileggja í døllum men at okur koma at verða noydd til her í tinginum at játta pening til at til at reka reka hetta gangi út frá men ókey alt velst um hvussu nógv fólk fara at vitja hvussu nógv tey fara at brúka søvnini men altso dagrin eru øll skulu kunna sleppa upp og ganga runt har upp oynna og ganga runt har og njóta oynna ókeypis men tað skal kosta at fara inn og brúka søvnin sum er eitt sum eg haldi er er verði spennandi tað verður at síggja hvusstan norðarparturin kemur at at síggja út tá ið hann verður strikaður av so at náttúran fær frið fyri seyði og pupprunavøksturin kann koma fyri seg tað verður spennandi at at síggja men hetta er ein ómetaliga góð ætlan og eg fari líka at nevna eina aðra ætlan sum er á veg og sum eg haldi er ikki minni spennandi ella hon er spennandi á kanska á einum heilt øðrum øki og tað er tað er ætlanin sum summ bóndahjúnini í í kirkjubø hava fyri at royna at fáa eitt sindur skilág viðurskiftini har tí har koma jú eitt eitt hav av av fólki ja korona hevur forstýrað alt men áðrenn korona kom eitt hav á fólki til kirkjubøar hvønn dag í summar hálvuni og lítið og einki er skipað har so tað er ikki gott nokk men tey hava ambisiøsar ætlanir sum eg eisini havi fingið innlit í og havi sitið og prátað við tey í kirkjubø um og sum eg vóni at okur kunna hjálpa til við tí sum sagt og nú fari eg ein øki hjá helga abramsen har er ein stórur grunnur sum okur burdu kunna brúkt eitt sindur eg hugsi um festigrunnur tað ber ikki til at hann skal standa har sum ein tdeyður kapitalur tað hevði verið upplagt ati hjálpt teimum við teimum ambisiøsu ætlanum sum tey hava fyri at fáa skil á ferðavinnuni í kirkjubø og tað trúgvi eg vi ætlanin hjá teimum eisini koma koma ja vist tey tað eydnast teimum við teirra ætlanum vissu okur hjálpa teimum at koma í gongd við teimum ætlanunum so so hava okur tvær sálsynssøgur eina í koltri og eina í kirkjubø takk fyri r onkur viðmerking hanna jensen fyrst
ja takk fyri at forma
maður eri púra samd við jensarana um hettar at nú nú tosa vit nógv kanska um hesi húsini men hetta her við lendinum hvat fer at henda á eini oyggj har sum tú gevur fríttfyri vøkstri og og tað verður øgiliga spennandi at síggja tað yvirtí men so er tað eisini hetta her við søvnunum eru vit nóg ambitiøst á savnsøkinum hetta her er hvussu ein raðaspennandi ætlan sum festir í hjá hjá okkum og eg haldi at fyri at honum veruliga skal koma til sjóndar í huganim hjá tingfólki so er tað virkliga gott at fara ein túr út har tað kann vara samskipað av av landsstýrismanninum fyri dansskuld á søvninum men so er tað hetta her við við rakstrinum har ja eg ivist ikki í at tað verður neyðugt við meira pengum til hettar eg hopi at tað verður undirtøka fyri tí eisini soleis at mann frameftir kann fegnast um hvussu mann raðfesti hetta her takk fyri harra formaður jenis aranaja
rakstrin sum sagt er ilt at siga
um enn altso tey hava bara teirra teira hugsanir um at kanska eini tíggju trýss fólk fara at vitja árliga og at inntøkan fer ligjan um tvær milliónir men verða tað tíggju túsund so vildi eg metta at at tað vera meir enn tvær milliónir og út frá tí so meta tey at tey hava kanska brúk fyri einar komma tvær fimm milliónir og upp til tvær milliónir har ímillum til raksturin sum løgtingið som skal játta men tíðin fer so at vísa hvussu tað verður við tí jso er tað høgni hoydal ger sovæl
ja harar formaður
øheerieri rætliga fegin um tað sum lansrmaðurin ú segði hesi í seinnu røðuni eisini tá hann koma inn á støðuna hjá hjá kirkjubøgarðar sum hevur verið heilt vánalig sum ikki vila ikki hava megna loysn yvir fleiri ár øhmeni men tað sum eg hugsaði at spyrja hann um tað er víkirtani sum hann sjálvur kom inn á at at vit hava í stóran mun tá tað kemur til kottorsætlanina dúga upp á at tað eru grunnar uttanífrá og so eina serliga loysnir við búnaðargrunninum men tá tað kemur til alt savnsøki og okkara tjóðararv so hava vit ikki kunnu vit ikki reypa av at vit hava á fíggjarlógini víst hvat skal til fyri veruliga at reka savnsvirksemi og alt tað sum hartil hoyrir fyri at røkja okkara tjóðararv øh so hvat umframt tað sum landssmaðurin nevnir við at mann skal hava rakstur til kottorsætlanina hevur lans mær nakrar aðrar ætlanir um at styrkja savnsøkið og umstøðurnar hjá tjóðsavninum sum heild og annars eisini tærjens arana
eg vil siga at
at hesar borð ætlanirnar tann ið koltri sum eru komin so væl áleiðis so líka leggi afturat at helgi abramsen hann hann minnist jú øgiliga væl kanska betri enn enn onnur h so hann minnist at tað var sætti flokkur sum hann ætlaði skuldi fáa hendan forrættina kunna koma út til kolturs og tað tað tað tað passar sikkurt eisini eg eg minnist ikki men burtur at frá tí ætlanini tí hesi ótrúligi ambisiøsi ætlaninir fyri koltur og so tað sum líka er byrjað eg kunni ví stropa í í í kirkjubø og sum er tíverri ikki kann koma nærmeir inn uppá men sum okur arbeiða við so so vil eg siga at ja tað rtað er farið farið við tíðini á hesum økinum men tað eri egeri púra samdur í at okur eru ikki meistarar í at taka okkum av tí gamla hóast alt er eru glottar jú visti okur taka tað sum hevur gingið fyri seg á tvøroyri tey síðstu trý árini trý ár trý árini við við við skjalasavninum so e tað eisini ein ein ein ein sálskiltsøga ja takk tað er ikki fleiri sum hava biða um orðið
orðaskifti er enda og hetta málið verður beint í vinnunevndina til víðari viðgerð jvit koma so til fyrstu viðgerð á tingmáli nummar sjeyogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting løgslóg um almenna heilsutrygd heilsutrygdarlógin og skal eg spyrja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað uni rasmussen javnaðarflokkin aksel johannussen sambandsflokkin rósa samuelsen fyri tjóðveldið siristenberg og fyri framsókn hanna jensen uni rasmussen fær orðið fyrst ger so væl
ja takk fyri ja í sambandi við broytingar í hesum vigi heilsutrygd so er tað nøkur ting sum vit skulu broyta har eitt av teimum er at hvíldarheimi neina at mann velur at taka tað úr heilsutrygd tann partin at raksturin heldur fer á fáa at fer at fáa eina játtan á fíggjarlógini so at tey sleppa undan hesum at senda rokning til heilsutrygd so hvørt sum onkur hevur búð har á hvíltarágnum mann metir at tað fer at lætta um arbeiði at at gera tað tann vegin so so tað er so ein partur sum verður gjørdur og so er tað hetta her við hjálparrá at at skipa tað betri undir heilsutrygd tað skal eisini effektivisera tingini við at fáa tað tann vegin so tað haldi eg sær gott út við tí partinum eisini og so er tað hin parturin við at fáa tingini at hanga saman fíggjarliga har velur mann so at hækka gjaldið eftir hesum uppskotinum við null komma eitt frá null komma seks til null komma sjey prosent men so er tað tann parturin við at hækka eginkjøld eg veit ikki hvussu nógv mann skal koma inn á akkurát tað tí har har hevur mann hoyrt nógv í miðlunum og eisini hoyrt landsstýrismannin í heilsumálunum eisini snakka um at har har verða broytingar í teimum tingunum har við at hava egingjøld á at hækka egingjøld og ja fleiri broytingar í sambandi við egingjøld so eg haldi ikki eg tími at koma inn á tøl har tí har har verða fleiri ting broytt tað ivist ikki í takk fyri ja tað er ein viðmerking siri stenberg ger so væl
takk fyri harra formaður ja hetta er
trupul viðgerð tí mann veit ikki ørt ella hvama viðgerð men sjálvandi má okur viðgera tað sum liggur á borðinum tekur uni rasmussen undir við uppskotinum so sum tað fyrr liggur nú
takk fyri eg haldi sletti hetta er
so trupul viðgerð tí tí vit hava eitt uppskot at halda okkum til og tað er vanligt at tað eru ymiskar broytingar tað tað fer í nevndir og hetta fer so í trivnaðarnevndina og tað ætla vit at geva eina góða viðgerð í trivnaðarnevndini og eg trúgvi ikki at eg fari at eg trúgvi ikki at tað fer at koma út aftur akkurát líka úr trivnaðarnevndini sum tað sær út í løtuni tað tað trúgvi ikki tað ferija tað vóru ikki fleiri viðmerkingar
so fær næsti røðari orðið tað er aksel v johannesen sum fær orðið nú ger so væl tá fær maður til viðgerðar er eitt uppskot frá
landsstýrismanninum í heilsumálum kailio holm johannesen tað er um at gera nakrar broytingar í heilsutrygdarlógini tær innihalda fýra broytingar har tað er tvær serligan sum kanska hava týdning meðan tað eina meira er at flyta eina játtan frá heilsutrygd og til eina aðra kontu á fíggjarlógini men tað sum hava týdning tað er kanska fyrst og fremst at mann hækkar inngjaldið úr null komma seks prosent upp í null komma sjey prosent og at mann ger nakrar broytingar í tilskotsstiganum til heilivág tað eru fyrst og fremst tær broytingarnar sum raka í hvussusu er borgaran í samfelagnum øh nú veit eg at landstýrismaðurin hevur verið í miðlunum eftir at uppskotið lagt fram og sagt at tað helst kemur at verða broytt í trivnaðarnevndini men tað er eisindur trupult at fyrat halda seg til tað so eg má fyrit halda meg teta uppskot so ið liggur og so mug vin síggja hvat hendir tá ið uppskotið er viðgjørt í tivnnaðarnevndini tað er soleiðis ati sum veður sagt í lógaruppskotinum eisini og vit verður sagt í miðlunum

tey seinastu fýra fimm árini hyggur mann eftir roknisskapinum hjá heilsutrygd so sær tað út til at útreiðslurnar vaksa við áleið tíggju til fjúrtan milliónir árligani tað er sjvanina stórur vøkstur men hum mn eisini hyggja eftir inntøkusíðuni tí heilsutrygd hevur bæði eini útreiðslusíðum og inntøkusíðu og har sær mann at inntøkurnar samstundis er vaksnað virð syrka fýra til fimm milliónum árligani so nettog so er vøksturin soleiðis millum fimm tíggju milliónir árliga tey seinastu árini og tað er sjálvandi eisini stóri vøkstur men man kann ikki bara hyggja eftir útreiðsluvøkstrinum má eisini ygja eftir inntøku í vøkstrinum og tað eru fleiri orsøkir til hendan vøksturin hvussu eru tríggjar summankann staðfesta sum hygga efti tølunum tað er at útreiðslrnar til kommunulæknar er vaksandi men tað r eisini positivt tí um vit fara syrka fimm ár aftur í tíðina so vórðu tað á leið nítjan læknar í føstum starvi kommunulæknarar í føroyum tað sá út til at vera trupult at kommunulæknar setta tær fasta starv tí t størvinin erð lýst leyst sovar tað oftan eingin umsøkjari men tybetur so hava vit kanska verið bæði dugnalig og heppin at tað er eydnaðst at koma til einum ári heilt upp á níggjuogtjúgu kommunulagnar fstarvið kenni iki akat tølinin ú eg av hoyrt fer áttaogtjúgu nú men tað var níggjuogtjúgu fyri einum ári síðani og nú er tað fýraogtretivu kommunulægnar størv soli siga at fimm størv verða seks har avta ið vit varð mannað við avloysarum tað hevur sjálvandi gjørt tað at fólk hava møguleikar til at komand til ommunulæknar í størri mun en tey høvdu frammanundan og fólk størri mun hava fasta lækna ennte øvdir frammanundan og tað er nakað sum eg trúgvi vit øll kunnu fegnast um tí tað er heilt grundleggjandi vælferðarsamfelagið at fólk sleppa til lækna te tyhava tørva á tær men tað hvur eisini kostað pengar og manst fær at útreiðslurnar har eg vaksnar nakað men eg vænti ikki og tað kann landsýrismaðurin kanska rætta meg vistu hann veit betur enn eg at tær útreiðslurnar í saman mun fara at vaksa eins nógv tí komandi árini tí mann kann ikki rokna við at vit blíva við at seta so nógvar kommunulæknar vit kunnu vóna at vit fáa nakrar atrat í føstustarvið men ikki somu ferð sum teð verðir seinasta ein onnur orsøk til at útreiðsurnar vaksnar nógv er at heilivágurin durkar summi ár heu hanturkaðu rættiliga nógv onnur ár ikki so nógv og tað er nakað sum ikki fáa stýrt so øgiliga væl tí at tað er ikki vit sum áseta prísin á heilivági ta er framleiðarin á heilivági sum avger hvat prísurin er og tað triðja orsøkin tað er kanska n fólkavøkstur at vit hava havt stóran fólkavøkst seinastu árini og tað hevur so viðført at útreiðslurr til til heilsutygd eisini vaksa nógv men ta r eisini havt við tær at útreiðsurnar ella inntøkurnar eisini voksnar rímiliga nógv sama tíðarskeið so tað er ein orsøk til at kanskal útreiðslurnar eru vaksnar rýmiliga skjótt seinastu árini vit halda ikki u mann eigur at gera broyta inkara heilsurygd av fleiri orsøkum staka tað fyrsta tá tað kemur til inngjaldið so halda vit ikki at tað er neyðugt at hækka gjaldið av fleiri orsøkum tí hetta rakar allar føroyingar eisini tey við lágum inntøkum eins væl sum rakar tey við høgum inntøkum meni men eg kann ikki lat tað vera við at halda hettir upp ímóti hvat annars hendir í samfelagnum eg veit væl at tá ið undanfarna landsstýri tók við so hækkaði manninngjaldið beinanvegin við fimmkrónum onkur sigur eisini t at hækkar ti r prosentgjaldið tað er ávísan munurætt og ikki heilt rætt tí tað varð faktiskt samtykt áðrenn áðrenn tað valið men tað komd gildi fyrsta januar tvey túsund og sekstan men lat tað leggja t tað próvar ikk at skilja okkum men tá hevði mann havt undirskot sjey ár á fíggjarlógini so sigua mann ókey nú vilja vit venda atæit yvirskot um at hækka hetta gjaldið men amstundis og hækkaði onnur gjøld eisini amstundis gamal skattalætta á fimm prosent soleiðis at ein vanligur løntakari og fyr sovuðit eisini á fólkapensinsrla fyritíðar pensonistur komu at hava munandi meira eftir aftan á allar broytingarnar tað sum kanska hent tað seinasta árið tað er at mann hevur hækkað útreislurar á fíggjarlógin rættiliga nógv næstan við seks hundrað miliónum krónum og lækka inntøkurnar við yvir hundrað millum annað at tey stóru reiðaríuni í føroyum betala her í ár fimmoghálvtrýss miliónir minni í tilfeingissgjølduni m ey gjørdi í fjør so sigurmann samstundis ja men vit mugu hækka innigjaldið heilsutrygd á vit halda tey sjúku ugu i tala itt sinur meir tað stendur tað í einum sovorðanum kontrast at vit halda ikki at hitt er tilskordsstigin tað at mann ger smærri broytingar í tilskotaganum til dømis er onkur vrdisktsera fyri skul man prístalsregulera tað tað hevur mnn ikki gjørt tað er kanska verið rímiligt tí at postnaðstøðið veksur av teimum samfelagnum men her eru tað rímiliga stórar broytingar sum ger tað eitt vanligi borgarin millum ár rindar seytjan hundrað krónur m meira um mánaðin og ein fólka pensinistur og fyritíðar peninistur rindar fimm hundrað krónur u meira um mánaðin á ári um ári orsaka ðað um stórar upphævdur tí at hesi fólkini oftani tey sum taka nógvan heilivág eru eisini fólk við lágum inntøkum oftani tí at tey eru ein orsøk til atað kanga heilivág tí ate kanska eru sjúk og tað verður mann kanska oftan tá tað kemur upp í árini at mann verður meira tyngdur av heilivági ella fyritígar pensinistar ella onnur fólk sum kanska eru í til dømis arbeiðsfremjandi tiltøkum tí at tey dragast við onkara sjúku sum gera tey mugu taka heilivág so so tað eru kanska fólk sum verða rakt rættiliga meint

eg taki eisini heilivag men eg kundi gott betalt meir men rakar mann øll og tað er serliga meint hjá teimum sum hava eina lága inntøku so javnaflokkum tekur heldr ikki undir við við tí broytingini og og ætla okkum sum uppskotið liggur at at at atkvøða ímóti uppskotunum men sum sagt fái vit síggja hat tð hendir í trivnaðarnevndini tí landstýrismaðurin hvussu sagt at hann ætlar at gera broytingar í tí partinum í hvussu her sum hevur við tingskotsskipanina at gera til
ershald takk fyri harra formaður ja júst tað sum aksel johannesen er inni á
og at mann má seta tað eitt sindur upp í einum kanska størri perspektivi at her við at hyggja eftir at og nú verður tað nevnt at hálvtrýss sum mær verður minni tiknar inn í frá frá vinnuni kann mann siga ella frá fiskinum uppá sínum og so spar í átøkini sum eisini hava verið til umrøðu nú hesa vikuna har mann bæði við teimum í tillagum størvum og nú her eisini tá sjúku skulu gjalda meir tað er tað tað skurðar sjálvandi og tað er tað sum líka sum liggur eftir aftaná tá mann gjøgnumgongur sær fíggjarlógina sum annars hevur nøkur góð átøk so tað var meira tað tann viðmerkingin til at at tað kanska hevði sæð betri út eitt land stað við seg tað kanska vóru tey sum sum høvdu penning í forvegin sum sum kanska har mann hugdi eftir einum at hækkan hjá tú ikki teimum sum í forvegin hava smátt við pengum takk fyri harra formaður akseli johannesen gerhval
at sum gjav nólsoy jóansson
kon n inni á sær eftir eitt fylgiuppskot til fíggjarlógina og fíggjarlógin hevur nøkur góð átøk eisini og eg haldi kanska ikki minst áv økinum hjá landstýrismanni heilsumálnum at har erunakrar raðfestingar sum vita í javnaðarflokknum í fegin um men heta er uppskotið visti heta r uppskotið her kom í tvey túsund og níggju og tíggju tá var tó rættila lla til í landinum og rætla illa tikið í landskassannum so hevu tað veið størri forstáilsi fyri tí men tá mann samstundis kanska hevu lækkað inntøkn hjá landskassanum frá heilt stóra ríunur munandi og so kemur við tí líkum uppskoti so eg forstáði seg ikki so stórt tí ati manglar tæir pengar í so eima fyrst og fremst fara eftirlønur har sum pengarnir eru og ikki ikki hjá sjúku fólki sum kanska ikki hava so nógvar pengar um henni tak fyriharformaðuja er tað næsti røðri umfærrðið
rósa samuelsen ger so væl takk harra formaður
sum undanfaraa sagt so er tað ein broyting í heilsutrygdarlógini ett uppskot leggur upp til og at tað skal gerast nakrar broytingar í tí sum fyriliggur og har millum annað a strika ta játtanina sum hevur til kvuld ega nei na og ta leggi hann yvir á fíggjarlógina og so at hækka eitt prosenteitt prosent gjald til tilarprosentin liggja og so út við eina nevnd eina hjálparráðsnevnd sum eg haldi er rættliga skilagott og sum sum eg síggi eisini í tí sumstendur í uppskotinum er rættiligani neyðugt at gera h tá tað kemur til ati broyta tilskorstiðanin so hevur landsstýrismaðurin longu boðað frá at tar verðar nakrar broytingar gjørdar og út frá teimum útmetingum sum eru komnar so mugu eisini síggja tað at tað er kanska nakar óhepn av fylgjur sum standast av tí og tá ð mann tosar um at ein skipan at at útreiðsturnar økja stær eina skipan so skal hana ikki bara hugsað um tað negativu síðuna tað eru nógvir kommunulæknar sum eru sum r komin afturat tay útloysa tey fleiri fólk sum fáa fáa tað betur og um vito hyggja eftir á fleiri átøkum sum eru settar í verk serliga innan fyri á sokuraskaøkið so hyggu mann eftir barbarnasjúgratiini so er hon øgiliga væl virkandi í dag tað kostar pengar ta er børn sum fáa hjálp tey fáa tað betur tey fáa eitt gottlív tað hava góðar framtíðar møguleikar tað sama hevur mann sett inn til adia d kelinikkina til vaksin fólk við adid so at tey eisini kunnu fáa skjótari hjálp og betri hjálp oogtað út loysir eisini tað at tað kostar so eg má siga tað í oftani er tað soleiðis að tá tú brúkar pengar so brúkar pengarnar ofta til eina íløgu og sjávfylgi tað skal plalast aftur men men tað kann ikki raka tey so meint sum hava tað trupult frammanundan og tað er eisini tað sum landstýrismaðurin hevur sagt at taðer nakrar rættur var sum skuldu gerast nakrar tillagingar og tað taka vit fult undir við og vilja stuðulhonum í tí soleiðis at tær tær tær tær ma siga tæir skeivleikarar sum komu fyri her beint tær var rættari aftur og tað e eitt arbeiði sum við trivnaðarnevdini vilja taka upp á okkum eisini saman við landsstýrismanninum og men míni átarani til landsstýrismanni er eisini tað at hyggja eftir heilsu trygd sum heild at fáa endurskoða ta skipanina sum var tí at hon er sett á stovn har er meira og meira g fylgt inní men mann hevur ongantíð endurskoðaana til tað sum hon í veruleikanum var altso hon er hon er bygd uppá pá kimnar fortreytir men mann heur ikki endurskoðana út frá tí sum havdi gjørt frá fyrstantíð ja man her bara lagt meira afturat so at mín á ert ein landstýrismann er at endurskoða ta skipanina sum er og hyggja um hon kann kanska gera eitt sindur øðrvísi og kanska meira smidlig og kanska fáa meira burtur úr játtanini enn hvat man hevði fari frammanundan møguligt er tað ein kanska ein heilt onnur skipan sum er meira breið yvir fleiri øki sum neyðugt er at hygja upp á hasu eg vil ikki siga meira um hetta her og uttan so atað vit saman við landsstýrismanninum skuldu nokk fáa tað venda rætt takk fyri jóhannes joense

hen so leingi og vit eru púra samd ví tí at vistu mann gera íløgur so ger mann íløgur í í fakfólki sum eru í skipanunum men tað merkir so eisini tað at skipaninar á útreiðslurnar skipanum vaksa tað er eisini útá tú hevur fleiri brúkara í einari skipan so vaksa útreiðslarnar á fíggjarlógini men tað kann eisini vera ein sólsins søga einsúkk ceg tí aðrar útreiðslur av øðrum økjum minka so vist man hygur efir eini heildar heildarútreiðsluni innan fyri øll hesi økini so so kann tað gott vera at tað minkar altso at mann sparir pengar so tað ein kontur veksur merkir seg endiliga tað at tað er nakað sum er negativt taðkann gott vera positivt bara mann skilur tað takk fyri rósa samalsen
ja takk øtað ereinki ivast í
tað er nakað sum mann skal skilja tað má man skilja tá tú gerur eina íløga so eitt menniskja a far tað betur so kosta tað ella ska spara í hinum endanum at vet fyribyrgja at fólk hava tað trupult tað er viðvirkandi til atey havaei ein ein góðan daglig ag tað kundi vera sosialt væl fyri saman við øllum hiðnum og ati tey mssiga teplaa resursur í samfelagi tey kunnu fara so úvtað fáa tey sum kanska ikki høvda høvdi møguleika at fár ena útbúgving fyrr fáa nú heilivág í dag sum kunnu fáa eina úútbúgving og kunna koma út á arbeiðsmarknaðin og geva og geva og geva utá mann sigur tá tú gevur til ein persón so gevur tú til ættarlið og tað kostar sjálvandi ein íløga tenn ílega sum tú sum tú sum tú sum tú leggur í tilfeingi sum er menniskju so einkult er tað ja so fær siristenbergo
borðið ger so væltakk fyri harra form
fyrst haldi eg ati tað er øgiliga keðiligt at sogrundleggjandi mál ikki er til hoyringar mann kann gott senda tey til hoyringar og so heldur fáa tey fram við seytjanundirskriftum tað ber til at mann kann eisini senda til hoyring s sum viðgerðin allar sstundis má leggur fram ell hevur hoyringsfundir tí at hetta er so øgiliga stórt inntriv tí haversor ógvar pengar tað snýr seg um men men prinsippið í at at uppskot skula til hoyringar haldi eg mann skal halda fast í mín fyrsti spurningur er eisini eitt sindur tað sama sum varð sagt í áðni hvat er tað sum okur viðgera tí at okur hava jú longu hoyrt at landsstýrismaðurin hevur fráboðað at hann bakkar í hesum uppskotunum men sjálvandi so mugu okur sum hava fingið hetta uppskotið at viðgera eitt sindur eisini viðgera tað út frá tí pappírið sum nú fyri liggur tað er tað sum løgtingið biður um at gera í ø eg haldi at nógv fólk hava skilt tað soleiðis sum at hetta her uppskotið blívur ikki til nakað a ett sindur tann útmeldingin ella ss havi eg hvussusur lesi eg at nókv hava uppfata tað sum at hetta her blívur ikki nakað takistað púra róligt so mín spurningur er kanska fyrst um landstýrismaðurin ætlar at taka uppskotið aftur tí tað er faktisk tað einasta sum mann kann gera tí at vista skuldu gera gerast broytingar so er tað sjálvandi trivnaðarnevndin sum ger tað og løgtingið sum samtykkir tað tá ið tá ið landsstýrisfólk hava latið tinginum eitt uppskot aftaná tað framlagt so er tað ikki í hondina á landsstýrinum meir í veruleikanum men men sjálvandi ber tað onkuntíð til at gera broytingaruppskot í samráð við landsstýrið tað er so nakað annað men men landsstýrið eigur tað ikki hinvegin so er tað gott at mann ynskir at broyta hettaher uppskotið ø okur taka ikki undir við tí sum tað sær út hetta er ein spurningur ein sparing uppá knappar tjúgu milliónir til sjúkfólk og heilivágurin blívur dýrari og egingjaldið hækkar so tað rakar akkrátsum tvær ferðir tú skalt betala meir men tann stuðulin sum tú plagar at fáa út verður eisini leðri og spurningurin var eisini at er ætlanin nú át leggja allar hesar her tjúgu krónirnar nei tjúgu milliónirnar omaná gjaldið altso visti ann ikki tekur uppskotið aftur hvat ætlar mann so ætlar mann at hækka gjaldið meira enn tær null komma hálvfjerðs fyri at fáa hesar her tjúgu milliónirnar inn ella skal mann spara onkrar aðrastaðni ella kom hesar her tjúgu milliónirnar afturat omaná fíggjarlógina kann mann siga leleggja ftur afturat sovorðnur ting sum okur yvirhøvur ikki vitað nú okur viðgera uppskotið eg haldi at tað er hugstótt at landsstýrið í fullari semju hevur latið løgtinginum nøkur spariuppskot sum øll somul raka sjúkfólk fólk við breki fyri tíðar pensjonistar fólk g tillagainum starvi einki og so framvegis samstundis sum mann ongantíð hevur brúkt meira pengar um mann faktisk letur tey sum hava størst fingið størst ágóðar ganga púra frí pp á einlannan máta so erta beiktí neðun hvatið sosialpolitiska kósin er hon er at spara á tí økinum tað er púra rætt at útreiðslurnar til heilsutrygd vaksa visti mannhyggur eftir tí samla so vaksa inntøkurnar eisini rættiliga nógv tí at inntøkurnar hava ongantíð verið so høgar í føroyum sum tey seinnu árini og tí er spurningurin um mann ikki eigur at fara at hyggja heilt grundleggkjandi eftir hesi skipani og kanska fingið gjørti eina eina eina kanska eina heilt aðra skipan eg veit ikki kanska kundi tað verið ein ella annar grunnur altso ein el annar grunnur har tað sum kemur inn verður brúkt til at koyra út aftur akkurát sum mann ger í í øðrum soleis at teir pengarnar sum koma inn til heilsutrygd verða brúktir til heilsutrygd og ikki bara fara í stóra pott tí at inntøkurnar hava onkur ár eisini verið hægri men tey fyrstu árini veit eg gott á landskassin betalti legði legði pengar afturat men tað hava eisini verið nøkur ár har inntøkurnar hava farið upp um so so tað er sovornur ting sum eg haldi eisini man eigat hyggja eftir í okkara tí hekkaðu útreiðslurnar til heilsutrygd eisini um ikki so nógv sum hetta men tað sum okur gjørdu rættiliga nógv tað var var at fáa sett kommunulæknar í størv og tað er ein av teimum tingunum sum sum ella eitt av teimum tingunum sum gera atútreiðslurnar hækka sjálvandi skulu okur hava nokk av kommunulæknum og tað var tað ein av tíðarskeiði vóru okur faktiskt niðri á seytjan í fyrstum starvi tað var ótrúliga trupult tá og tað eydnaðist tíbetur at fáa sett eina røð av kommunulækni í føst størv og eg hopi at tann gongdin heldur fram og okur uppnormeraðu eisini onkur økir tí at fólkatalið er som ikki vaksið so tað haldi egí hvørfallir eitt sum hann kahalda fast í okur hoyra einki um tað beint nú heilivágurin blívur eisini dýrari at alt tas nýggja sum kemur á marknaðin serliga kann tað vera nøkur ár at nøkur serliga serligir dýr produktir føvnd áp patentum tað eru nógv dýrari tá og so ertað eisini hendan demografiska broytingin at okur eru blivin fleiri fólk sum eru ordiliga positivt tað gevu meir útreiðslur tað gevur eisini mær inntøkur at okur liva longri tað er positivt og tað eru fleiri og fleiri fólk sum kunna koma í eina viðgerð sum mann kanska bara tað eru fimmogtjúgu ár síðani g bleiv bleiv sjúkrasystir tá vóru tað ein røð av av sjúkum sum mann slettik kundi viðgera sum er púra vanlig viðgerð av kroniskum sjúkuni í dag sum næstan øll fáa sum sum sum dagligan heilivág sum slett iki var til so at tað er hent øgiliga nógv tí mann kann viðgera so heilt ótrúliga nógv meir enn man hevur kunnað okur broyttu eisini heilsutrygdarlógina h okur løgdu fimm krónur oman á gjaldið og tá snakkaði mann samanlagt um um fýra milliónir so tað tað var ein ein minni broyting enn tjúgu milliónir tað rein vesiligur munur okur tóku fimm fimm krónur av gjaldi og so tóku okum tað sum kostískoytið merkjað vørður út og tað snúði seg um tað at mann kundi fáa vørur sum apotekið seldi kundi koma við upp á resept alsta hundrað plástur kremur sápur og ymiskt sum sum mann metti sum var ein gerandisvøra vissi ikki mann hevði serliga sjúku sum gjørdi hatta neyðugt men nú snakka okur um tjúgu milliónir tað er altso ein vesinligur munur tjúgu milliónir dýrari at vera sjúkur tað er eitt sinur yvirskriftin yir esum uppskotinum tað er tjúgu milliónir dýrari at verða sjúkur tá ið hetta er samtykt nú hekkar mann gjaldið við null komma seks seks null til null komma hálvfjerðs ella sjey null jað umframt at mann eisini broyti stagan soleiðis at stuðulin til heilivág lekkar og tann

altso tað er so heilt óhøgguliga válsomt í einum at gera tað rokni eg við størsta hækking nakrantíð innan fyri innan fyri hetta tað rokni við so tað er dýrt at verða sjúkur men nú verið í tað tjúgu miliónir dýrari at verða sjúkur okur framti í eisini aðrar broytingar heilsutrygdarlógini okur gjørdu tað at fyritíðar pensjonistar og fólkapensjnistar blivu javnsettir soleiðis at fyritíðar pensjonistar fingu somu ágáðar sum fólkapensjonistar tað vil siga tað akur løgdu yvir eina millión inn í til tað tí at tað var ein bólkur sum eisini hevur lutfalsliga høgar middisinútreiðslur so tey fingu einokk so stóran bata og okur gjørdu eisini nakað við at fáa bøtt um tilskotið til brillur og so avtóku okur tað sum het ein tilskotsnevnd og løtir ta uppgávan inná apotekið eisini fyri at ikki hava for tað er eitt ting sum eg haldi í hesum uppskotunum sum er ordiliga vert at halda fast í og sum eg haldi er púra rætt at gera og tað er tað at mann biður um heimild at fáa sett eina hjálparráðsnevnd og tað er ein nevnd sum skal hyggja eftir øllum tí tilfari sum er kann mann siga partur av eini viðgerð tað kann vera ein stomiposi tað kann era ein katetiposi ella útgerð ela eitt annað sum dugir brúk fyri til til tína viðgerð sum ikki er heilivágur men tað r heldur ikki ein koyrisstólur eitt stórt hjálpartól men taer at hjálpa ráð tað er nokso ringt at skilja ímillum har har ger tað einki haldi um mann fer inn og hyggur eftir og definera tey produktini púra klárt og hyggur eftir og eta nakað mann kann gera við tað tað haldi eg púra rætt at mann ger tí at tað er eitt øki sum liggur kommunum nakað nakað líggur hjá heilsuverkinum nakað liggur hjá almannaráðnum nakað liggur hjá apotekinum at man akkurt sum fer at rudda upp í tí og kanska hevur ein at taka sær av hesum her soleis at tað verður samlað eg trúgvi taðar verður betri men eg haldi at tað er ein løgin viðgerð tí hvat verður av hesum uppskotinum tað vita okur ikki men okur vita tað tú h skapt ótrúliga stóra stúran og órógv hjá nógvum fólkum og stann størsta spurningurin er ætla mann at taka tað aftur og næsti spurningurin er at var tað so neyðugt at senda eina so ógvusliga háttan út sum nógv hava upplivað við við tjúgu milliónum visti tað verður broytt seinni ella eg má kanska í ei soon støðu har mann kanska barska klappað ag vera glaðug við t at blíva fimtan tað haldi eg ikki er í ordan vistir harmannevndtar so eg nokk so gjarna hava nokk so greið boð her um hvat hvat ið ið planum er takk fyri
stønfarna viðmerking ja takk fyri at formaður eg púra samdvegisigur í staðim
berg tí sum løgtinsfólk so standa vit bara og hyggja at tí tað er í heilum á landsstýrisfólk koma hendan vegin í uppskotnum sum ley als ikki taka undir við sjálvi eg hugsi at spyrja sær t í steymberg er tað ein øgiliga vanlig siðvenja og hvat hon heldur um tað og so hugsaði eg eisini at spyrja siga í stemberg nú viðvíkjdiæruppskotinum heru báein tað erfíggingin altso um tað verulegstennir so illa til í føroyska búskapinum ann mann verður noyddur til at fara eftirja kanska fyritígarpensjonistun ella fólk sum ikki tjenast nógv og hava tørv á stór ella nógvum og dýrum heilivági av tað stendur so illa til at tað er har man ver nodir at fara eftir pengnum takk fyri harra formaður sigur simborg
takk fyri harra formaður nei
eg noyddi at fara eftir teimum sum eru sjúk eg vil siga at tað er eitt val tí at tað segði mann at øll spara uppskotini fara tann vegin tað er nokk so undarlagt at tað kemur jú næstan nokk fyrr í teimum flestu samgongunum at tað verður onkur sum fer út og sigur at tey vilja ikki hava hetta og tey vilja ikki hava hatta men eg haldi at tað hevur verið reglum í hesum hesum síðstu mánaðum heldur enn undantakið tað er næstan í hvørjum máli at mann fer út og sigur hetta vil mann ikki hava og so atkommer mann fyri tað allíkavæl tað minnir meg eitt sindur um ta støðuna sum mann sum suðuroyingar altíð upplivur at tað fer altíð ein háttan út um at skerja túrartalið og so endar mann altíð við at tað verður ikki skertalíkavæl og tann sum so ikki skerja í dag blívur ein hetja har ætlanin heldur skuldi verið at mann økti tað sum mann takkar altíð fyri at standa í stað og ikki fyri framgongd takk fyri so er tað tjóni nolsøe joensen
ja takk fyri harra formaður ja tað var røðan hjá syristenbeg sum
altso hendan vikan pp á onkran máta hevur borið brá av spariátøkunum í fíggjarlógini sum sum faktis set ikki geva meining altso vistumann hugsar um at tað eru tey sjúku og veiku í samfelagnum sum lter betala prísin nú eitt er tað at mann kanska tekur okkurt og justerar eitt annað og tað er tað er so tað men vit snakka um um nógvar nógvar nógvar milliónir her og og eitlana stað suman hugsar um at tað er í hesum førnumlandstýrismaðurin í e í heilsumálnum sum leggur hetta uppskotið fram so undrar tað meg at flokkurin ella ella yvirhøvur at mann er komin á teir tankarnar at at at skula fara at taka pengar frá frá hesum so nógvar pengar kannmann siga at mann fer inn og justerar friður við tí men men hetta er eg veit ikki eg veit ein niðurstøða av hesum vikuni kann vera tað htað er eitaí hea er eitar álop á á á á vælferðarsamfelagi altso hetta jú grundleggjandi tænastu sum fólk verða skerd uppá sum sum sum er fyri neyðum takk fyri harra formaður yriseber

formaður ja jahann
haldsi tað er er átaluvert at spari uppskotini øll raka fólk sum eru í í truplum fíggjarligum korum ella sjúk ella g ser vardum starvi ella einki einki børnini sum ikki kunna fáa javning og sovíðari tað haldi eg tað skuldi sagt okum eit lítiðsindur um at tað burdi faktiskt verið beikt í niðom at hetta er eitt álop á teir veikastu bólkarnar samstundis sum at mann veit at harsum inntøkurnar eru har vil mann ikki fara eftir teimum altso ta tað tað tað kontrastan blívur so eiliga stór og tað er kanska har sum mann sær virðispolitikkin takk fyri hanna jensen takk fyri harra formaður ja tað vevur faktiskt ordliga gott at hoyra
siri stenberg sum hevur umsitið á heilsumál frammanundan og tí kemur við kanska meira upplýstum viðmerkingum um hesar skipanirnar sum hon kennir innanfrá og nevndi nøkur ting sum vit gjørdu tí sjálvandi skulu skipanir eftirhyggjast so nevndi hon at hjálparásnevndin kanska var tað einasta sum nyttaði nakað í esum her uppskotnum tað haldi eg eisini vera áhugaverd útsøgn tí sjálvandi skal mann arbeiða við at gera alt so skynsamt að er eitt orð sum bleivur brúkt ofta í hesum uppskotinum men hvussu við hinum um eftirbata heimi at grein seks verður strikað og og og og tað er faktisk tann einasti parturin av hasum lógarupskoni sum faktiskt verður til hoyringar hvat heldur siri stenberg um um akkurát tann partin eg spyrji bara tí eg ikki havi so øgiliga nógv innlit í akkurát fór arbeiði hartil takk fyri frú tak fyri harra formaður syristenberg

ja sjálvandi skal mann alla tíðina eftirhyggja skipanarnar sum hann hevur tí at tað er alla tíðina neyðugt at gera tillagingar tað er tað klárt og ofta er mann ger tað smærri bløðandi kanska saman fyri at mann ger tað sjáldan sum blýt at blýta so stórt og hetta hevur hjálparáðin haldi eg er eitt øki sum sum hevur verið eitt sindur forflótandi og tað haldi eg er eina gottan mann fer inn og hyggur eftir tí tað er fordeilt eisini at forlógva myndugleikar og tað er eisini tegur hvat er at hjálpa hvussu definera mann tað tað haldi eg er púra rætt at mann fer inn og hyggur eftir og tá tað kemur til eftirbata heim so dugi eg ikki ordiliga at síggja at at tað er annaðin kanska teknisk broyting at tað burdi ikki verið nakað problem tað haldi eg ikki men tað fær okur sjálvan tikið eftir nevndini men tað virkar sum nakað púra friðand tað má eg siga takk fyri søra magnus rasmussen
takk fyri harra formaður siri stenberg far tað
gjóðaste sum hetta er ongantíð hent fyrr at mann í nortendar stiganner sum eitur ella hækka tað prosent vísa heilsutrygdargjaldið alts undir seinasta samgongu bleiv tað hækkað frá null komma fimm fimm til null komma seks mam var eisini í holt við egingjaldið altso hetta er tað er einki nýtt undir sólini tað virkar sum tá i siri stenberg heldur talu hetta er ongantíð hent fyrr tað er tað sum eg siti við hetta er hent fyrr tað er bara tað eg eg vil siga siristenbergtakk fyri harra formaðu
eg veit iki um mannus rasus
hos en var her inni men men eg brúkti helvtina míni talu tíð upp á at siga hvørjar broytingar okur høvdu gjørt í heilsutrygtarskipanini fyri fýra milliónir og at mann ikki hevði broytt uppá hendan mátan fyrr mann hevur brúkt hoyringar til dømis og mann hevur framt aðrar bætar í skipanini við at javnsetla fyritíðar pensjonistar við fólkapensjonistar til dømis og at mann oku vórði ikki inni og tóke g lækkaði stuðulin til egingjald okur løvdu fimm krónur ovanlá tað er tað sum tað er tað sum er hent fyrr so tað passar ikki at eg havi sagt einki er hent fyrr men tað er ongantíð henta ein so stór hekkan fyrr og sum e gjørt tað so dýrt at verða sjúkur í føroyum sum nú taðer tjúgu milliónir dýrari at vera sjúkur aftan á hetta uppskotið enntað var áðrenn og tað er ein vesindligu munur en nakað annað samstundis sum næstan siga milliardirnar rulla aðrastaðni so er tað næsti røða
borði hanna jensen ger so væl takk fyri harra formaður
viðgera vit eitt heilsumál og vit viðgera faktiskt fígging av nøkrum viðurskiftum innan fyri heilsumál og hetta er sum vit hava fingið at vita á ein fylgilóggáva til fíggjarlógina tvey túund og einogtjúgu og tey uppskotini kenna vit vit vita væl tað at vithvørt hava tey skund men her stendur nakað um at hetta hevur so ómetaligan skund at mann ikki kundi senda tað til hoyringar eg haldi onkur annar røðara hevur nevnt tað fyri at mann kann faktiskt senda til hoyringar samstundis sum mann sendi tað niðan tí tá koma tað nakrar ávegis hoyringar inn sum gera tað at bæði tingfólk eru betri upplýst til at viðgera málið til fyrstu viðgerð og og mann kann kanska fyrireika itse eitt sindur betri upp á móttøkuna av tí í hvussu er so eru tað nokk so ørkymlandi sjálvandi tann má fyrireika seg til handa dagin aat gjøgnum vikuna so hevur mann fyrst sagt a og og men men so torir mann kanska iki at siga b í hvussu her so hevur landstýrsmaðurin úttalar seg um hetta uppskotið og faktiskt øvugt av tí sum hann er sent út tað men men sum sagt tá ið uppskotið liggur her tá tað er ikki tikið aftur so eru tað tær paragrafirnar sum eru og ta í uppskotini sum eru til viðgerðar og tað taka vit fyri góða vøru inntil tað antin verður tikið aftur ella ella partvíst strika tí her eru sjálvandi fleiri tættir í uppskotinum har er jú bæði hetta við eftirbataheiminum sum faktiskt núhaldi fekk eg eisini eitt íkast frá undanfarna røðara at kanska er tað bara ein teknisk broyting sum einki hevur at siga tí tað er bara eitt eftir bata heim nemliga neina og at at mann flytur tað líkasum undir tann hattin tað haldi eg sær fínt út og tað hevur erið so er tað hendan her hvso er tað hettar at fara eftir pengum og soleiðs sum eg tú at síggja tað so skal mann skaffa ellivu komma fimm milliónir til landskassan við at hækka gjaldið úr null komma trýss prosentum upp í null komma hálvfjerðs prosent tann mánaðarliga heilsutrygdargjaldið og visti mann bara líka letur tað hanga so er tað sjálvandi so at vit hava gleðiliga havt stóra tilflyting til okkara land tað er vit hava havt vøkstur tað merkir sjávandi tað at allur prísir hækka og hetta eru vit øll vitni til vit viðgjørdu í gjár eisini hetta her at nakrar kontur innan fyri almannaverki vaksa kraftiða og vit vita faktiskt uttan at hava kannað tað so øgiliga nógv nærri at at partvíst er tað eisini tí taesurnógv virksemi í landinum og vit hava givið møguleika fyri virksemið men men sjálvandi skulu vit hyggja skilagott eftir okkara rakstri og vit skulu sjálvandi hava eyguni við teimum kontunum sum vaksa kraftiða og ein av teimum verður nevnd her um eina løtu og men tá er tað soleiðisnar at føroyar løgting líkamikið hvussu tað er samansett ynskir sær at hava eina javnvág í hvar mann tekur pengar inn og og og hvar mann líkasum fer inn at at rationalisera at tað ikki bara liggur á almannaheilsumálum at mann ynskir sær kanska eisini at koma til orðana saman við landsstýrinum hóast mann situr í andstøðu og verða við til at ávirka hvussu mann fær hesa javnvágina við inntøkum og ikki bara við inntøkum aðrastaðni frá og ikki bara frá teimum sum mann gevur veitingar sum faktiskt longu lonu frammanundan hava ein tørv og tað er tað er tann kenslan mann situr við tá i mann skal viðgera hetta her so ist mann bara roynt tekniskt fer inn og hyggur so kann mann taka nøkur parametur og siga ja tí at vøkstur í okkara samfelagi tyng eru dýr tað eru nógv fólk og viðgerðarmøguleikarnir eru tíbetur størri vit hava fortilboð tað er fantastiskt o vit be tala eitt sindur meir tað virkar nokk logiskt men tað er ikki lætt at siga ja til eitt sovort uppskot sum skal skaffa okkum ellivu kom fimm milliónir tá man annars er vitni til at at tey sum sita í stjórn nú tey hava kant man siga tikið møguleikan hjá fólkinum í føroyum at fáa sínar rættvíst uppibornu og regluligur inntøkur frá okkara høvuðsvinnu og at og tað ta ballið er slett ii opna soleiðis at tingflokkar kunnu vera við í at ávirka úrslitið av í tí feltunum ha tá er tað øgiliga ringt at koma við á hesum her feltinum men vistuvit fara víðari so var hatta tær ellivu komma fimm milliónirnar sum mann skal brúka til at fíggja gildi vildi næstan sagt tí útreiðsvøksturin er er er stórur hjá samgonguni so er tað hendað hjálparatsnevndin sum sambært undanfarna heilsumálaráðharrá faktiskt er eitt gott ting og vit heilsa øllum góðum átøkum vælkomnum tí tað manglar opin bert eini meira greiðari definitión og tað manglar at at mann faktiskt hyggur eftir virkseminum hvat flóðið í hesari konturni har ella hasum virksemini har tað er í ordan men hvat gevur tað tað dugi eg ikki at síggja í her kanska landstýrismannin kann siga hvat mann hevur roknað við at fáa inn fyri tann akkurát tann partin har stendur bara tálmast nei har stendur bara tálmast men ofta kemurhon ein meting ha og so kemur hetta við tilskotsstaganum tað sum eg eisinihavði hug at spyrja um í mun til at mann skal tálma innan fyri hjálparáð tað er kenna vit orsakirnar til at tað er hækka so nógv og og kenni mann hevurmann nakrar metingar av tí og hvussu nógv fær man inn og eg vóni at nevndin kann fáa púra fulla greiðu yvir akkurát tað mann vildi verið flugað á vegginum í trivnaðarnevndini í hasum málinum ser ta tilskotsstigin otað verður serverað øgiligani fitt tað verður sagt at her eru færri stig og so verður bara nevnt upphæddir tað stendur ikki fyrr enn í at hetta kemur faktiskt at ganga úti yvir nakrar borgarar tað skal mann sjálvan mann skal hyggja eftir tølunum eg hugsi bara at teksturin er ikki serliga enn formativur um hvussu hart tað rakar summi tað tað haldi eg faktiskteittsindur keðiligt at man fyrireika seg tá tað jú heldur ikki verða til hoyringar men vit síggja so tað at eftir tí galdandi tilskotsstigjanum so skulu tey sum eru átjan og sjeyogtrýss ár gjalda tvey túsund hunra og einogtjúgu krónur og hálvtrýss oyrur og eftir broytta tilskotssin so skulu tey betala atann sama mongdin av fólki til tann tann tørvin skulu gjalda trý túsund ogáa hndrað og fimmogtjúgukrónur og sjálvandi er tað relativt um hvat er nógv og hvat hvat ikki er nógv og fyri summar bólkar er hetta nógv og fyri summi er tað steinur omanabyrði at tey ikki kunnu planleggja sítt lív við teimum brekum og teimum ja ja tí sum tey hava bera uppá við sínari heilsu so tað er bara at at at at vera harmast eitt sindur um at at vit hava fingið hetta her men hatta skal so geva eftir einari meting tilsamans umleið átta milliónir so ellivu komma fimm og átta og so ein ódefineraðu upphædd í mun til hasar hjálpa ráðini øhog tað hevur ikkifertil hoyringar tað havi eg sjálvandi nevnt so tað fari eg ikki at siga meira um tað hevði verið ynskiligt og vit verða í stóran mun biðin um at hækka inngjaldið og um at gerbroyta tilskotsstigan soleiðsnar at mann kemur at betala meir sjálvur egingjaldið og tað er øgiliga trupult at taka støðu til sum sagt bæði tí at mann ynskir at hava eina javnvág í hvussu hvussu hendan samgongan skaffa sær inntøkur tað er øiliga keðiligt at vit merkja tað at tað serliga liggur á almanna heilsumálum tað ger tað at vit seta føtur í spenni heilt klárt og og so tað attí vit vita jú at kommunulæknarrsettir viðgerðarhættir eru og og vit vita at nógvir batar eru komnir til likamsu sálar og tað kostar tað vita vit men hvar er javnvágin og so eitt afturat sum eg má nevna hví kemur hetta nú og í gjár so viðgjørdu vit eitt mál har sum vit ikki javna fyri ein rúgva av javna upphæddinar fyri einrúgva av fólkum ha tá tosaðu vit um at tær ellivu krónurnar sum onkur ikki kundu fáa og tær hálvfjerðs sjeyoghálfjerðs krónurar sum onkur ikki kundu fáa tær hundraðr sum onkur ikki kundu fáa og tað bar ikki til men hetta ber til amam man ikki hava hesa javnvogina hvør tað er sum gevur og hvør tær sum tekur og og og hvussu nógv fáa burturúr so fleiri av teimum er væl sagtað tey somu tey falla væl í nakrar sovornar bólkar sum eisini verða rakt av tí at javningin ikki verður so kemur tað væl afturat at at javningin eigur at verða har tavilsiga har mangla sjeyoghálvfjerðs krónur afturat ti egingjaldinum sum hækkar so hetta er ein innilig áheitan á samgonguna um at taka eina meira javnvigandi viðgerð av fíggjarlógini og av átøkunum og hvussu mann skaffa sær inntøkur og vælsignað verður tykkum takið andstøðuna við upp á ráð tað skal vera mín míni seinastu røðu orð á føroya løgtingi á hesum sinni man veitjú ikki á morgni hvar mann á kvøldi gistir oye heldur veit mann um at nakrantíð aftur fær tað privilegium at standa á hesum røðarapalli og og siga nøkur orð men mín seinasta áheitan skal vera arbeiði meira saman við andstøðuni vit skulu hvussu gera okkara til at vera konstruktiv og lat okkum spara tey veikastu so nógv sum vit kunnu men tað kostar at reka samfelagið tað vita vit væl takk fyri harra
so hava vit viðmerking tað er magnus rasmussen ger so væl takk fyri harra formaður eg haldi at
handlaði mær rættiliga greið hon var ikki serliga fegin um hetta her men eg kundi bara hugsað mær ein stuttan spurning og kanska eitt stutt svar skulu vit so einki gera við hetta her sum handlar um heilsutrygd skulu vit bara lata standa deil tað er mín stutti spurningur takk fyri ger so væl handla jensen

nei eg haldi heldur ikki tað var tað eg segði eg segði kom og geri eitt meira javnvigandi arbeiði og komu samstarvi um tær skipanir sum vit í felags faktiskt hava antnsett í verk ella dagført og bygt á herða hjá hvørjum øðrum vit høvdu eina skipan fram í gjár tað var hendan um arbeiðsfremjandi tiltøk har eru heilt víst nøkur ting at gera ið sað søttu semju yvir um alla øll floksmørk og tað sama haldi eg faktiskt um heilsutrygdarskipanina eg haldi faktit at siristenberg nevndi eisini onkur onnur ting sum ikki eru við her so eg vildi sagt at tað hevði verið ein vinningur fyri føroyska samfelagi og fyrføroya løgting at mann fór inn o og gjørdi semjur um hvat er ráðiligt av hesum at gera og eri tað faktiskt onnur ting sum skuldu gera sum ikki liggja innan fyri heilsumál og almannamál fyri at skaffa okkum hasar har ellivu milliónirnar ella latas vera átta milliónirnar ella hvat hann er tað kann gott vera kanska er tað okkurt annað sum kann koma kann vaksa fimm fimm krónur ella tíggju krónur sum ikki rakar tann veikapartin takk fyri harra formaður takk fyri
so er tað beinta løgu jacobsen sum hevur orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður
eg valdi at taka orðið í hesum her málinum um uppskotið við at lata sjúkfólk rinda meira av heilivágnum og tað er tí at eg vil øgiliga fegin gera vart við tað einasta endamálið sum hett her uppskotið hevur og eg fari at endurgeva úr viðmerkingunum til uppskotið samanumtikið er yvirskipaða endamálið við uppskotinum at útvega landskassanum hægri inntøkur soleiðis stendur tað tríggjar ferðir í hesum her uppskotinum her lt síðu trý har stendur samanumtikið er yvirskipaða endamálið við uppskotinum at útvega landskassanum hægri inntøkur alt síðu seks har stendur samanumtikið er endamál við uppskotinum at útvega landskassanum hægri inntøkur og aftur á síðu átta stendur samanumtikið er endamálið við uppskotinum at útvega landskassanum hægri inntøkur altso velur samgongan nú at brúka heilsutrygd sum eina inntøkukeldu fyri at fíggja allar teira pengarnar sum tey hava brúkt tar síðsta ári so kann mann siga hvar skulu vit annars finna pengarnir kunnu samgongufólk spyrja so kann eg nevna at samgongan honevur latið føroyska skattgjaldaran rinda fimmogtjúgu milliónir krónir teir síðstu mánaðirnar soleiðis at ítlendsk ferðafólk fingu ókeypis koronakanningar tá ið tey komu til føroyum føroyar tað er ætlan kostnaðarmikið men nú verður rokningin so send til føroyingar ið hava eina koniska sjúku g hava tørv á øgiligani nógvum og kanska eisini kostnaðarmiklum heilivági landsstýrismaðurin hann hevur sagt at uppskotið er eitt mistak ella har er hvussu er okkurt sum skal rættast men eg havi ikki enn hoyrt landstýrismannin siga at hann fer at taka uppskotið aftur og tí vil eg øliga fegin spyrja landsstýrismannin heilsumálum um hann ætlar at taka uppskotið aftur hann hevur røðu um eina ølla løtu tað gangist fyr at fáa at vitað tá ø so vil siga at um ein uppskot verður verandi her í løgtinginum so er tað farið úr hondunum hjá landsstýrismanni í heilsumálanum tí hann arbeiðir ikki í løgtinginum hann arbeiðirvið landsstýrinum og so kann landsstýrismaðurin bara vóna at trivnaðarnevndin ger tær broytingar ið landsstýrismaðurin vil hava men tað at heilsutrygt nú skal vera ein inntøka hjá landskassanum fyri at fíggja eitt hall tað haldi g eri eg haldi eitt sindur óheppið fyri at brúka pent orð takk fyri harra formaður takk fyri so hava t
vit viðmerking hervør posdóttur ger so væl takk fyri ja mann kann sigaa
hesi sparitiltøkini sum samgongan kom við sum serliga raka heilsu á almannaøki tað er ein liðugr í at fíggjarstýringin verður út á lagi síðu samgongan kom til og tað er jú harmiligt at mann tá fer eftir teimum veikasti í sárberast í borgarunum tú hugsaði kanst spyrja breitt løgu hvat hon heldur um um tann tankan sum vit hava hoyrt í miðlunum aftaná ett uppskotið var borið fram at at diabetrikar snakka um at nú mugu tey kanska til at rationera sítt metisin á vit liva í einum heimsins bestu vælferðarsamfeløgnum men tankin kemur hjá ungum fólki at rationera sítt insulin hvat hevur tað siga fyri okara samfelag takk fyritakk fyri ger so væl
etta løðið jacobsen ja takk fyri hra formaður eg haldi fullkomiliga
órímiligt at fólk verða noydd at fara út í útvarpi og sjónvarpi at tosa um heilsustøðuna fyri at fáa politisku skipanina a vakna eg haldi at akkurát hetta átti at verið á fangað í aðalráðnum antil av politikarunum ella embatisfólkum ella á landsstýrisfundi áðrenn tað yvirhøvur komu so langt sum at koma í tingi sum eg havi øgiliga ofta sagt fyrr so haldi hetta vísir rættiligani væl at tað er politiska skipanin sum als ikki kennir nóg nógv til gerandisdegin hjá vanligum fólki í føroyum takk fyrihara formaður takk fyri so er tað hanna jensen
sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja tað er jústi s
tosar sum beint avt løgi jacobsen vat skjótt beintja sigur at hetta er øgiliga tekniskt orðað tað verður tosað nærmast um torkrdit og mann kundi kanska trúð at tí her eru nøkur argument eg var inni á á teimum rammanundan atsu vit hava fólkavøkstur vit fáa fleiri og fleiri kommunulæknar og viðgera hattir bladlabla men hví er ikki hví er mann ikki komið við argumentunum hví ballar man tað bara inn í hetta fíggjarlógartekniska tað er ræðliga óðinsamt á mann skal viðgera eitt so emmál og so vildi eg bara nevna eitt afturat sum er gloymd í áðni og har stendur nemliga nakað um at fyri hasahar hjálparráðsnevndina so skal mann kanska søkja eftir starvsfólki at røkja uppgávuna og og og kanska brúka eyka til lønarútreiðslur tá hoppaði ketan av hjá mær eg hopi at nevndin kann spyrja eitt sindur nærri um hatta har takk fyri harra formaðurtakk fyri ger so væl beinten løgum jacos
ja takk fyri at formaður ja púra rætt sum hann áður
jensen sigur at tað er øgiliga nógv sum er so fjalt onkursvegna í tílógartekniska og tí kann vera giliga trupult hjá fólki at finna útav hvør er ætlanin og hvussu nógv er tað nú eg skal rinda og so framvegis so tað blívur eitt sindur dult og annars vit hava skríggjað eftir kommunulæknanum í eg veitiski hvussu nógv ár at komin fleiri kommunulæknar tað tænu skal blíva ein trupulleiki tí at heilsutrygd er øki um útreiðslurnar hjá heilsutrygd tí eg gangi út frá tær eisini merkir at tað eru fleiri fólk sum sleppa framat hjá einum kommunulækna men sum sagt eg vóni onkursvegna at samgongan fær hetta her uppskotið meira á beint aftur soleiðis at tað ikki skal ganga út yvir tey sum hava tørv á øgiligani kostnaðarmiklum heilivági tí mann plagar at siga at ilt er at royta skallistan so takk fyrihara formaður takk fyri so er tað høgni hoydal
sum hevur orðið ger so væl harra formaður eg
skal ikkilegja so eileningð afturat eg haldi at okkara umboð í tjóðveldi hava líst hetta málið ógvuliga n væl bæði í kann mann siga í tí hugburðs liggur aftan fyri uppskotið og avleiðingunum og eisini heilt útøkiliga hvat ið kann gerast men eg fari bara at leggja skoyta tvey viðurskiftir upp í afturat og e er eg eri fullkoman sannførdur um at tað er rætt tá eg politikarar verða hildur til svars og tað er sjálvandi fyrstog fremst landsstýrisfólk sum eru vald at gera tað men eisini øll vitpuldu menn heldur svart fyri sínar gerðir og tað sumann evu sagt og gjørt tað verður stundum gjørt men kanska alt ov sjáldan og nú nevndi margnin rasmussen herfyri at ja tað er eisini so sum stiuriotembera víst eg á at hella gjaldið hækkaði eisini í undanfarnu samgongu frá null komma fimm fimm til null komma seks og tá fari eg løra mær har formaður um tað er mær loyvt at at siga hvat ið tey fólkini som nú skjóta hetta upp søgdu og har sigur
har sigur har siga kaili oholmi johannesen í jens a rana í álitinum sum tá varð skrivað ati atinýggja samgongan hevur gjørt av at leggja á leggja birðar á vanliga føroyingin hesa stuttu tíð hon er rátt fyri borgun og at ey halda ikki at at tað gjaldið sum tá var nógv minni enn hetta skal hækka tí tað leggur byrðar á tann vanliga føroyingin øh og elsbett mersetes gunnlegsdóttir sum tá eisini var í trivnaðarnevndini sigur ati nú er skattað og avgjaldsøðin ovboðin eg haldi ikki heilsutrygdargjaldið eigur at hækka so tað haldi eg mann eiga skyldar at svar uppá eins væl og vit sjálvandi skuldu skulu verja tað sum væl gjørt í undanfarnu samgongu og tað sum fleiri at verða inniá sum sum fellur mær mest fyri brósti ella okkum í tjóðveldið fyri brósti í hesum tað er at at hetta uppskotið snýr seg bæði um at hækka inngjaldið sum hvør einasti føroyingum skal gjalda og eisini atlækka tilskotið og eginella hækka egingjaldið hjá teimum sum hava mest tørv á heilsubót og og sum taðverðu sagt í uppskotinum bara fyri at í hesum førnum at útvega landskassanum inntøkur men hetta stendur bara í so øgiliga sterkari andsókn til tað sum er framt bara hetta árið tvey túsund og tjúgu ella sum kom í gildi í hesumd árinum tvey túsundog tjúgu og uttanum fólk fólk trótta aftur av tí so er altso vert at siga at fyrsta januar í ár altso fyri góðum fyri góðum tíggju mánaum síðani tá vit fóru frá einogtretiva desembur í nítjan til fyrsta januar vey túsund og tjúgu tá fingu fimm reiðarí bara tann dagin tvey hundrað og hálvtrýss milliónir í eyka virði á borðið áein dag altso ein hvart milliard síðani fingu tey sum so hevur spjalsð yvir alt árið fimmoghálvtrýss milliónir krónur altso tey fýra fimm størstu reiðaríini í føroyum fimmoghálvtrýss milliónir krónur í lækking av veiðugjøldum og tá ið nøkur ár eru liðin tá ið tær uppboðssølur sum vóru galdandi fyri fleiri ár fella burtur fáa tey fýraoghálvtrýss milliónir afturat í lækkaðum avgjøldum som mann kann ikki ákæra hesa samgonguna fyri avgjaldsøði tá tað kemur til tey sum hava fingið frammattjararættindir men so er svarið so altso at tey sum hava mest tørv á heilsubót og tey sum hava mest tørv á lývst neyðum og øðrum neyðugum heilivági skulu rinda í hesum førum sesiristember vísti á tjúgu milliónir landstýrismaðuri hevur sagt tat tað skal broytast øhog tað er so alt í lagi men má siga tað at at tað er eg haldi í lagi at at mann hevur henda politikkin har mann fyrst leggur fram ett uppskot gev man seg sjálvandi t talsmanr fyri at broyta ta uppskot sum mann sjálvur hevur sagt tað er gott at mann kann bakka men tað minnir ov nógv bæði hetta uppskotið og annað sum verður frammi í seinastuni sum sum eg havi kallað tað áður fyri at frelsa okkum frá okkum sjálvum men hvat er so at gera fyri tey fólkiksu verða rakta v hesum eisini bal ja sim hva fingið boðskapin strongd eg bleiv spurdur um strongd ein dagin og eg segði at vitkunu sjávandi tosa um strongd tum politikarar men tann veruliga strongdin hjá fólki tað eru tey fólkini sum í gerandisdegnum stúra fyri teimum fíggjarligu útlitunum í dag og í morgindegnum og serliga um tú er hevur hevur heilsutrupulleikar so hevur tað ómetaliga stóran týdning fyri tína tínu gerandisdag og fyri møguleikarnar fyri heilsubót at tú ikki fært fíggjarligar skelkir av hesum slag og eg fari at vísa eina loysn harra formaður sum eg haldi onkur hevur verið inni á og tað er at í hoyringssvarinum í tvey túsund og sekstan altso hjá undanfarna samgongu so vit ikki f og tað skal eg taka á okkum tað áttu vit at gjørt har skjýtur asma og allergifelagið upp at í einari tíð har útreiðslurnar til heilsutrygd vaksað sjálvandi av nógvum orsøkum og eisini við nýggjunda petri heilivági so skjóta tey upp at mann ger tað sum mann í royndir verður segði tá ið heilsutrygd bð stovna at inngjaldið til heilsutrygd eigur at verða stig vaksandi tað vil siga at vit sum hava eina hægri inntøku rinda eisini prosentvís meira enn tann láglønti og eg veit at tildømis døms miðflokkurini verðu havt hað tað frammi fyrr tí tað er jú tað sum er veruligat samhandsfest hitt við bara at hava eitt flattgjald sum øll vinna tað sama er ikki samahandsfast og við tí gongdi sum vera í samfelagnum so haldi eg at tað so haldi eg at tað er tann besta loysnin at vit fara at gera eitt stig vaksandi gjald á hesum gjøldunum og eisini á øðrum gjøldum sum eru tí vit fáa meira meira samfelag sum er f sum er flatskattað og tað er eftir mínum tykki tann størsta hóttanin móti vælferðarsamfelagi og einum og og somum møguleikum hjá øllum at vit ikki gera upp við tað mann gjørdi tað við í skattinum vit fingu so broytta nakað aftur men hesi gjøldini her eru øll fløt eins væl og kommunuskatturin eru tað so hetta hevðiverið tann besta loysnin og eg fari at spyrja landstýrsmannin um hann vil umhugsa tað takk fyri hara formaður takk fyri aviðmerking taðir siri stenberg ger so væl takkfyri hara formaður ja tað er eitt sindur av
hvt her við at mann fer út og eg veit ikki man forskrekkifólk men fólk hevur blíið hvør fóta blívin øgiliga kløkk tí at tað eru nokk o nógv fólk sum eru krónusjúk sum hava sum brúka eina nokk so stóra upp hevda um mánaðin og so fer mann út og sigur at at egiðgjaldi kanska hekka fýrs prosent tað er rætiliga ógvusligt og skalga tað nakrar tímar og so ger mæn ikki tað allíkavæl men eingin veit hvat mann so ger so uppá einalagn máta so so stendur ma eitt sindur onga mann landi g veit ge ordiga hvat hvat tað hær snýr seg um tað haldi eg er ikki ikki so álitsvekjandi fyri alla politisku skibbaninar ikki bara fyri fyri tey sum kanska sita við valdir m men fyri álitið á politikaraum sum heild so tí haldi eg at tað er eitt sindur keðiligt takk fyri ger so væl
j har fá mær eg veit ikki men dugdi nóg væl at orða tað
men men eg haldi tað er eingin ivi um at tað er at hjá fólki sum hava tørv á lívsneyvn heilivági og sum hava tørv á teimum tilskotum og annað sum eru hjá heilsutrygd hhar vil har er bara tann útmendinginsm er komin og tann ótrigguleikin sum tað skapar tað er beinleiðis tað tað er beinleiðis eg viliki iga heilta skaðilig men tað er íhvussu hur á ongan hátt gagn fyri heilsubótina og fyri møguleikan at at at liva eitt eitt eitt rýmiligt lív undir teimum øtreytunum og sum sagt málið er so mikið einfalt hendan samgongan hevur altso givið fýra fimm reiðaríum sum hava risastóra yvirskot og eisini høvdu havt tað um tey framvegis rindaðu sítt trý hundrað og hálvtrýss milliónir í avgjaldsog og og og avgjald um skattalætta meðan mann her leggur byrðar fyri tjúgu milliónir á tey sum tørva tað allarmest tað er altso á ongan hátt í tráð við nakað sum helst politiska við nakrar politiska ella moralska kumpas sum sum eg havi kent fyrr í føroyskum politikki tað má eg siga hatta er hetta er burtur úr vón ug vit takk fyri
so er tað keiliðu holm johannesen landsstýrismaður sum hevur orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður
viðgera vit eitt mál um heilsutrygt generelt hetta er ein skipan sum kom í gildi fyrsta januar tvey túsundund og tíggju og hon avloysti teir gomlu vælkendu sjúkrakassanir sum vóru runt um í landinum eg síggi eisini í hesum uppskotinum her tá ið mann gera sovorðta uppskotið tá spyr mann oftani er hetta gjørt fyrr ella er hetta líka sum fyrstu fyrr mann ger tað og sum sagt av fleiri av røðaranum so hevur fyirrvæll lanssýriskvinni heilsumálin eisini havt ta somu avbjóðingina sum núverandi landsstýrismaður í heilsumálum hevur tað vil siga at útreiðslur og inntøkur hjá heilsutrygd vóru farnar for nógv í sjálvsing ella spolandi uppeftir og tí sá man seg noyddan í tvey túsund og sekstan at gera tvey átøk at mann hækkaði egingjaldið og at mann hækkaði eisini innigjaldið til heilsutrygd tað vil siga at faktiskt dugdu tey nógv betur í tvey túsund og sekstan at raka allar sjúklingar ordiliga allar sjúklingar enn við gera í hesum uppskotinum og so má eg líka rætta harra formaður tá ið mann sigur at te tjúgu milliónir mann fer eftir tjúgu milliónum frá sjúklingum tá er tað beinleiðis ósatt tað er beinleiðis skeivt tí at mann veit væl áðrenn mann sigur tað her at tað er tað er tað er tað er ósatt at tað er ikki soleiðis at allir føroyingar sum betala heilsuheilsutrygdargjaldið er sjúkir tað eru ikki allir føroyingar sum betala heilsutrygdargjaldið sum hava diagnosir so eg haldi vit skulu um ikki annað verða brúka ta sømiligheitina tá ið vit tosa um eitt sovorðt uppskot at vit tosa rætt um uppskotið tær tjúgu milliónirnar upprunaligu uppskotinum koma frá øllum teimum sum hava eina áinntøku og ikki bara frá sjúkrum føroyngum so lati okkum líkasum fáa ferðpla tá ið vit umrøða eitt sovorðt uppskot hetta uppskotið her hevur ymiskar tættir og har har er nevnt nógv ymisk ting har er ein roknskapartekniskt detallia viðvíkjandi hvíldarheimin har uppi á tað fantastiska heimið upp við plantasjuna sum nógv eldri fólk runt øllum landinum sleppa at vera í undir sera góðum tryggum og vøkrum umstøðum og øll politiska skipan hevur altíð verið jalig tá ið tit komi aitt ynski har uppi frá líkamikið hvat tað er og tað ynskir komið um at gera eina eina eina tekniska broyting í hesum her og sum mann hevur sæð at eingin alarmi hetta gera tað bara smidligari og lættari av at gera tað síðani koma vit verulaganum sletts ikki til hesar tjúgu milliónirnar men vit koma til ta langtíðarrationaliseringina sum faktiskt eg haldi sjálvur er tað størsta í hesum uppskotinum og tað er skipanin við hjálpará tað er eisini nakað sum hækkaði ógvuliga ni skjótt og her biður mann um at mann líkasum fer eftir tí og eftirmetir ta skipanina við hjálpará og sum eg skilji á á framsøgufólkum so vóru øll haldi eg rættiliga positivt við ta broytingina og sum líka fær spurningur um t tekir málið aftur tað geri eg ikki tað ger landstýrismann hilsmannin ikki tað er nógvur tættir í huppskotum sum eru góðir sum vit eiga at halda fast við og síðani er tað heshær tjúgu milliónirnar tað er øliga viktigt at mann sigur tað at mann ikki bara blanda tað saman í eitt at tað er nakað á einari inntøkusíðu og tað er nakað útreiðslusíðu og eg havi tað soleiðis at tøl siga mær akkurát einki fyrr enn eg havi hoyrt søguna aftan fyri hvat er hví eru hesi tølini og hví eru tey sett soleiðis saman og eg havi eg havi kanska tann dendensun í einari perfektari skipan so bakkaði tú ongantíð so koyrdi tú fullspita heidd beint fram og tað er eisini nakrar politikar sum gera tað og ikki bakka fyri nøkrum og bara t koyra beint fram og tað er eisini eitt mátið at gera tað uppá hin mátin er sjálvandi at hugsa seg um eina trær tríggjar ferð og at siga tað við sín fulla álvara fólk sum hava verið her í langa tíðir at mann ikki kvað broyta í einum uppskoti sum er til fyrstu viðgerð so má eg siga harra formaður altso tað er ein grund til at vit hava tríggjar viðgerðir í á okkara høga tingi fyri at mann kann venda tingunum fáa hoyringspartar inn í nevndirnar og so gera tað sum er mest skilagott og tað er soleiðis at eg havi meldað tað út almen nú var man sikkur meira spentur upp á at fáa eina ordiligan politiskan dyst og eg skal eisini geva teimum rætt í frá tvey túsund og sekstan eg vit vóru eisini harðliga ímóti altso vit vóru øgiliga harðlig og bombastiskt ímóti tí tá tá ið vit shøgdu andstøðu so vit skulu ikki gera okkum nakað betur enn tey sum sita í andstøðu nú vit gjørdu akkurát tað sama at hvat er rímiligt og hvat er ikki rímiligt men tá ið eg tá i eg líkasum fái tað upp á eg hugsi um fýrs prosent altso að er hundrað og eg veitikhvat tað var hundrað og fimmogfjøruti krónur um mánaðin so undirmeti so havi eg undirmett tapiløpu hundrað og fimmogfjøruti krónur tí at eg seti tað kanska relif til meg sjálvan og mínar dreingir vist teir hava brúk fyrá t medisinum sum kronu sjúkir at so mugu teir taka arbeiði ein tíma eyka um vikuna ella tveir tímar um vikuna líkasum so hava teir fyri tað ha hundrað

og eg vil eisini siga tað eg eeri fyri ov samdur í at vit vsivit sum politiska skipan ikki megna at taka okkum av teimum sum liggja lakst og sum eru sjúk ssu vorð nakað so haldi eg sletkiki at vit skulu vera her og so haldi eg vit kunnu gera okkurt annað og tað er simpultin mín mín mín persónlig yvirvísningur og tað tað er tað at eg eri totalur tillangari av at tær breiðastu herðarnir skulu bera teir tyngstu byrðarnar og tað gera tað eisini generelt í føroyum harra formaður helduvís hava vit tað landið hvar ið teir breiðu herðarnir betala óalmindiliga nógv inn og soleiðis skal tað verða og tað er ein góð skipan heilsutrygd er bygd soleiðis upp at tey sum eru væl fyri tjena nógv tey betala eisini mest inn til heilsutrygd meðan tey sum hava mest brúk fyri heilivági sleppa lættast og tað er ein eg haldi at ta er fyri sovugt ein ein góð skipan so ati eg havi sagt tað alment eg havi tosað við trivnaðarnevndarlimirnar í í í íí trivnaðarnevndini at eg haldi ikki at tað er rætt í løtuni at fara eftir hesiner tilskotsstagarnum tað er mín simptin mín persónliga meining tí er rættiliga prinsipielt og eg havi eisini hoyrt flokkarnir samgonguni úttala seg um tað og eg haldi tað liggur púra á linju við tí sum eg havi ført fram og

altso hvat hvat hvar aðrastaðni mær fer hetta er heilsumál og upp á einlanan máta havi eg sagt segði ja frá fyrstani tíð til henda andsýrisndhelmál taðer simpulten tí fyri atat verja sjúklingar og verja tey sum hava koroniskar sjúku verja tey sum liggja lágt og tað geri eg ikki við hesum tynskum stigan sum eg sjálvur hava lagt fram og eg innrøðmi tað at eg havi gjørt ein feil og tað e eisini at leggja upp ímóti einari politiskari avtalu hvar ið tann klokkuklára politiska avtalan var tað kann kunnu kunna onnur skriva undi upp á at tá ið vit fóru inn í hettar her so søgdu vit eisini samtíðis at tað skuldi ikki raka nakran tað vil siga at tú skuldu eisini gott gera í eini lækkan av alsgjaldinum samtíðis soleiðis at mann ikki bleiv raktur persónliga av uppskotumog ta avtaluna megna man tað megni st letkiki at halda visti vit ikki taka síðan út aftur aftur tostarnir fer ta yvir í neutralitet so at tað hava verið fleiri uppskot tamas so trivnaðarnevndini um eitt av uppskotunum kundi sjálvandi verið hækkað frá null komma seks null til null komma sjey fimm men tað skal eg so so ikki blanda me uppí eg vil bara koma við øllum útrokningum sum trivnaðarnevnd spyr um og og og tað er so tað so harra formaður hetta er eitt uppskot har er nógv góð ting í hevur faktiskt fýra góð ting í meðan tað eina tingið ikki er gott og tað vil eg frámæla at mann fer eftir eg vil frámæla at vit fara eftir lesandi koronikarum og tey sum hava eina øgiliga lága inntøku sum eru noydd at brúka alt medisinið altso brúka alt loftið upp á midisinstigan so so so er tað sagt og hetta er eitt sindur fyri meg er ta eitt sindur eg komi eit sindur balansigongd hetta her eg haldi eg havi verið rættiliga logialur og mínir politisku kareeru upp á allar mátar men men men fyri tað for langt prinsipielt vilsi eg síggi fólk sum veruliga hava brúk fyri hjálp so meini eg at tey skulu hava hjálp og ikki eina rokning tað er so mín persónliga meining um hetta málið her so at tilskotstigan hevði eg absolutt ikki farið eftir í hesim málinum her takkfyri hara formaður jatakk so er tað viðmerkingargni
ein heitál fær fyrst eina viðmerkingarsvalnjarðformaður á søg
á ein hátt so eru vit fegin í í tjóðveldsflokkinum um at landsstýrismaðurin vil broyta uppskotið men eg haldi ikki at skerta burtur hetta við at at at vit mugu halda fast við at tað er politisku ábyrd tavat siga kale oholm johannesen man hava vitað hvat hann legði niðan og nú nevndi hann hvat undanfarna samgonga hevði gjørt og hvat undanfarna landsýrskvinnu hevði gjørt altso undanfarna landsstýrskvinnan var eisini við heinari samgongu har ið gjøldini til landskassan eisini tí vit høvdu yvirskot har vit fíggjaðu skattalættar til lág og miðallønt við at taka at taka størri part inn av tí sum annars er spekulera í privata í fiskivinnuni og tað hava tig strikað tað er bara eitt faktom og í samgongusin kailio hol johannesen var løgmaður í vórðu eisini gjørdir nógvar átøk har har fingu at ríkasta nógv burtur úr mann ætlaði at avreiða eysturoyartunnilin til eit amerikanskt felags skuld tjena tíggju tals milliónir um ári upp á tað so mánn má seta við eina samanhang og man má taka ábyrgd av tí sum hnhevi gjørt hví legði mann uppskotið fram hevði kale ohonnesen leogholm johannesen ikki hugsað um hetta her áðrenn og hvat sigur hannso er taðkaliu
nei eg havi faktiskt ikki hugsað um at diabetikar til dømis
tlívur so hart raktur tað heveg faktiskt ikki at hugsa um heilt erligt og eg i eg nevnt hetta her hetta her við evnið at bakka og ikki bakka eg havi tað í mær at vissi eg síggi at nakað skeivt so kann eg gott bakka altso høgni hoydal arbeiddi eina fiskivinnunýskipan í fýra ár hann bakkaði ikki ein sentimer hann bakkaði ikki ein cenm í nøkrum av málinum og hvat endaði tað við tað endaði við eini líka stórari eksplosión sum vóru bairu altso tað endaði við einri kempieksplusión at øll fiskinýskipan fór í luftina tí at landsstýrismaðurin aldrin vildi bakka og tað er so ymisk tað er nakað við ymisk hvussu vit eru sum landsstýrisfólk altso hann akai iki ein millimetur og eg bakki vissi veg síggja a nakað er skeivt so bakki soer tað uni rasmussen
kensn so farandi viðmerking ger so væl takk fyri ja nei eg hugsaði um at eg eri
tá høgni hoydal snakkar um stigvaksandi men tað tað var akkurát tað sum var trupulleikin hjá síðstu samgongu at tey settu eitt krónutal á tað eina gjaldið tá ið tey hækkaðu í mun til at hækka prosentið tað gjørdu tey gott nokk eisini men við at hækka prosentið við null komma einum tá er tað tey sum tjena mest sum betala mest og tey sum einki tjena betala einki tí tað verður av lønini so so hatta eg stigvaksandi tá ið mann gjørdiupá hendan mátan í mun til at seta krónutal á at hvør einkultíð skal betala eitt estemtgjald takk fyrikaliu johanesenja
eg eri púra eg eri púra samdur
at at at mátin við hasum tar null komma tíggju null komma tíggjua frá nullkomma sekstan til nul komma sjey ella tú segði null komma seks nul komma sjey fimm tá eru tað teir breiðastu herðarnar sum koma at betala rokningina og tað eina sum eg nevndi tað er tað at í tvey túsundog sekstan tá hækkar man egingjaldið eisini tá rakar mann heiltsikkurt allar sjúklingar tá er mann ordiliga t er mann ordiliga rakt rættur vistimann ætlar sær eftir øllum sjúklingum men tað hava vit ikki megnað her tí at tú tú fært ikki allar sjúklingar við her so at mann hevur gjørt tað faktiskt rakt tar betur í tveytesnum sekstan at givið øllum sjúklingur ein eyka rokning tað ger mann ikki her takfyri hara formaður j tað er ein viðmerking afturat siri stenberd
takk fyri harra formaður ja tað var ein spurn
um um hvussu mann ætlar at broyta uppskotið altso skilti eg tað rætt sum um at at tað sum hevur við tilskum staðin at gera tað kann mann taka burtur og so bara behalda tað sum er við við gjaldinum ella skal mann leggja alt upp á gjaldið
ja ger so væl orsaka
ja
tað er trivnaðarnevnd sum at gera tað og ein máti er at taka tilskotsstagan burtur so at tað er tað upprunaligi stigin sum hevur verið alla tíðina tað er ein máti at gera tað uppá so so tað tað gangið út frát at trivnaðarnevndin fer at hyggja eftir tí við tilskotunum soleiðis at kronikarar diabetikarar tey lágari inntøku ikki fáa ein smekk og tað er øgiliga viktigt at vit ikki gera tað harra formaður ja takk fyri so vórðu ikki fleiri viðmerkingar men siri stenberg fær orðiger so væl
fyri harrar formaður ja eg haldi hetta málið er eitt øgiliga gott dømi um hvat hendir tá at mann ikki hevur uppskot til hoyringar og at tað er ein orsøk til at mann hevur eina demokratska prosess har mál skula fara til hoyringar tá ið landstýrismaðurin fer upp og sigur at tað ikki passar at tað verður tjúgu milliónur dýrari her er ein sparing sum mann tekur inn tí at tað manglar tjúgu milliónir í heilsutrygd og so sigur mann tað at tað passar ikki at tað verðu dýrari fyri sjúklingarnar at mann ger tað samstundis sigur mann at tá ið mann gjørdi broytingar seinast tá ið mann hækkaði gjaldið so rakti mann allar sjúklingar og skal mann so ikki raka allar sjúklingar tá mann hekka gjaldið nú tað er høvuðsspurningurin her hongur ikki saman í argumentatiónini hjá landstýrismanninum yvirhøvur tá ið mann hekkar gjaldið so eri øll við til at betala tað er tað er ein sjálvfylgja men tá ið mnn lekkar stuðulin so rakar mann sjálvandi mest inn har sum r tá rakar mann so tey sum fáa heilivág og so fær landstýrismaðurin upp og sigur at hann vil mæla frá at mann fer inn eftir kronukarin altso tað er tað sum hann ev biðið løgtingið samtykki at gera tað er tað sum okur sita og viðgera og hava hava havt nú eina løtu og at mann ikki skal fara inn eftir tilskoðsstaganum tað haldi eg heldur ikkiat mann skal gera hatð slett ikki tað tað verurnokk ikki trupult at finna ta semjuna men eg má siga akkurát sum er at mann verður púra forvirraður av hesum tí mann mann mann fer út við einum og sigur eitt og so fær mann upp aftur og tekur tað aftur og so stendur tað eftir sum um at hetta var nakað sum øll hini ætlaðu sær at gera altso her er tað eitt til annað sum ikki ikki hongur ordiliga saman visti mann lesur álitini sum vórðu tá ið tá ið broytingar eru gjørdar seinast so eru tað ikki serliga pen eg haldi okur hava verið nokk so sakulig hildu okum til hetta málið men men problemið er bara tað at okur vita ikki orilia hvat hetta er fyrieitt mál tí at tey sum skulu bera tað ígjøgnum tey erurunnum skríggjandi undantí og tey sum svág a sær at taka orðið tey verða líkt undir báði heiður og eru takk fyrija tað er onkur viðmerking
uni rasmussen eigur tað fyrstu gjørsvæl takk fyri tá ið tað verður nevnt
um at tað kostar tjúgu milliónir tá betýðir tað ikki tað at tað eru tey sjúku sum skulu betala tað tað var tað sum bleiv átalað tað er tað er púra hvørt hvítt hvørdi tað er sum betalur og hvat tað kostar tað eru ikki altíð tey somu og pluss tað at tað verður nevnt at mann er sakligur og heldur seg til evnið tá haldi eg tað er løgið at mann brúkar ein stóran part av talutíðini til at snakka um fiskivel dagfyrr

argumentatiónin hongur statvekk ikki saman tá ið mann sigur at ta er púra hvør sítt at mann snakkar um tivr tjúgu milliónirnar hvussu ber tað so til at mann sigur tað at fyrrverandi samgonga gjørdist ser ómaku við at raka allar sjúklingar tá man bara var eftir gjaldinum tað avi ikki fingið svar uppá takk fyrija so fær høgni hoydal eina

bøg hevur hevur lýst málið bæði yvirskipað og í smálutum og eg hefti g við at tá bleiði sagt í áðni at og tað haldi er eitt dømi um hvussu ósaklið kjakiðn ve vera tá tað verður skotð eftir hvørjum øðrum so haldi eg at formaðurn trivnaðarnevndini segði tað at at sirurstenberg altso undanfarna landstýriskvinnan hevði innført hetta við at mann rindar eisini ettkrónugjaldmeðan hann tosaði so kom hann heldur bara prosentgjald er tað rætt at tað var innført av av siru stenberg siristenbergtakk fyri harrafom
krmaworð nei gjaldið hevur altíð verið
sammansett av tveimum pørtum tað er eitt fastgjald sum øll betala líka og so er tað eitt prosentgjald alt eftir hvørja inntøku mann hevur og sjálvandi pá einannan máta eru bæði eitt slag av flagskatti og tí er tað eisini rætt at mann kanska hugdi í einum størri høpi eftir um tað ikki átti at verið kanska regulerað eitt sindur soleiðisat visse indøkaðalásu var kanska prosentið lægri og hægri inntøkan var hægri var tað prosenti at tað kundi verið deferenserað í tí sum tað bleiv sagt í áðni so kanska er tíðina eisini komin til at mann endurvendar endarvendar ællar hesar skipanini og hyggur eftir um tað er møguleikar fyri at seta henda skipan saman enn betri ella um tað barat skudi vera úr skattin sum hann eina ferð í sína tíð snakkaði um eg veit ikki men taðe hvussu er okkurt sum týðir upp á at hevur brúk fyri eftirmeting takk fyrija so fær landsstýrismaðurin
rðaftur kaliu holm johannesen ger so væl ja takk fyri harra formaður eg loyvdi mær
bara sum landsstýrismaður at rætta nakað sum ver faktuelt skeivt og tað haldi at eg havi plikt til tá vit tosa um okkara sjúkrufólk eg rættaði siður stenberg tá ið hon segði á tingsrøðarpalli at nú fáa tey sjúku eina rokning uppá tjúgu milliónir tað er heilt einfalt ikki rætt harra formaður og tað má eg sleppa at rætta tá ið tað er ein skeivleiki sumfra eg veit at tað er sagt í politiskum spølni ella eilt annað men tað altso tak tt dømi reint politiskt tað ringasta sum er hara formaður tað er tá ið man á ein fótbóltsdystur verður avlýstr m líkasum rokna við at fáa tað heilt stóru finaluna í einum orðaskifti her veitst tú av hvussu vánalig vit eru ímóti teimum sum liggja lokt tá mann so tekur og og prika bara na í ballónina knappliga er einki at fara eftir tí at vit eru samd við andstøðuni at vit skulu ikki fara eftir teimum sum liggja lgt er tað forkert altso er tað forkert at hugsa tvær ferð ela tríggjar ferð um ein ting altso tað haldi eg ikki eg haldi eta er ein góður eginleiki her í lívinum at visti tú metar at tú eg gjørt ein feil so roynir tú ikker alt fer a hatta feilina aftur mann gjørdi tað ikki um bordi hitarnir eina ferð altso tá mansæra eitt ífjall heilt har frammi so løvist tú ikki ta rtað r tað er ikki neyðugt at renna á ísfal tú kanst gott skiftan kós tú kanst gott broyta kósina eitt sindur og tað er púra legalt púra legalt sjálvt um ta skjótt so megna tað ja tey fara í sum sjálvam bakka siga hetta gongur ikki vit sóu tað við fiskivinnuýskipan eingin bakkaði øll sigldu bara beint fram og hon fór í luftina og so máttu vit taaka yvir takkfyrihara formaður ja tað er onkur viðmerking
høgni hoydal fyrst ger so vælmenst skal mann hoyra áðrenn avt eftir oyra
hevur landsstýrismaðurin tvær ferðir sagt hettar her annars kan eg vísa við vfiskivinnunískipanini sum og tann partin hevr so ikki nakað vi hetta málið at gera beint nú men tað bleiv bakka og bakka og bakka øll uppskot sum eg legði fram har vlivur gjørd broytingar og broytingar og broytingar og umorðingar og tað veit karlega johannis sjávandi væl men tað vari eki at eg skld eg spyrja um landstýrsmaðurin verðið frammi við einum tosi um knappliga eitt eitt slag av lestrarkorti ella fríkorti til lesandi hvør er tann gypra ætlanin aftanfyri tað altso er tað so bara tey sum eru krónusjúkr sum eru lesandi men ikki ein ein ein sum hevur eina lága inntøku fyri tær pensjonistur ella ein ein eein støk mamma sum vaskar á á landsjhúsinum hvat hvat var hugsanin aftan fyri tað og tá man skal bakka vil kal johannesen eisini bakka so at reiðararnir ikki skuldu hava ein skattalatta upp á trý hundrað og hálvtrýss milliónir árligaso er tað kailioholm johanesen

tað sum eg havi hugsað mær a gjørt sum heimál tað er at hyggja eftir hesir heilsutrygdaskipanini hon hon er tíggju ára baki og tað tað eg havi hoyrt signalumd allastaðni frá eg trúgvi at taðhev verað øgiliga skilagott at tikið einumborð ú øllum flokkum til dømis andstøðu og samgongu og hugt eftir hesi skipanini generelt og eru tað nøkur ting vit kunnu kanska gera betur í einari sovorðna skipan eg havi nevnt tá mann gjørdi í englandi eg havi nevnt til dømis at eyðmerkja tey sum tey sum eru lesandi og sum hava truplar umstøður við sínum heilivági at vit kundu sæð stórt upp á tað og sagt við tey tit kunnu blíva rekistreraði og tit fáa eitt fríkort tað ivila siga tá ið tit fara á tekin sum kundu vísa fríkort at tit sleppa frá egingjaldinum eitt annað sum eg gott hei hugsað mær at gera tað er tað at tikronikarnir sum ikki hava hægri hava hug at løn skulu inn apotekið januar teil februarmánaða og skuldu betala alt beløpið altso alt beløpið í einum í januarmanna tað burdi verið lætt hjá onkrum instansi apoteksfólkinum takk ella hvat tað er at eg komi inn har so lesandi kroniskar diabetra ela hvat tað er at eg kon í ápo tekin siga tey veitst hvat hetta raturnar sleppur at betala í trimum ella seks ratum yvir ári soleiðis at eg ikki fái eina rokning upakn seks krónur beinanvegin ella fimm túsundja so er tað uni rasmussen sum fær eina viðmerking ger sovæ
takk fyri nei ætlaði bara at vita
hvat landsstýrismaðurin sigur um tað høgni hoydal sá eg iva um tað sum eg nevndi í áðni um hvat varð gjørt í síðst samgongu við at hækka gjøldini vart ikki soleiðis at tað bleiv hækkað frá null komma fimm til null komma seks og at hitt gjaldið bleiv hækkað við fimm krónum í síðst samgongu takk fyri karl johannesen
jú tað er
púra rætt til una rasmussen at so bæði tingini blivu hækkaðir altso egingjald bleiv hækkað og gjaldið inngjaldið til heilsutrygd bleiv eisini hækkað undir ferrverandi samgongu so so gott nógva beløpur minni men prinsipielt gjørdi tey akkurát tað sama nummarið so tað er ikki soleðis sum eg síggi tað mann roynir at gera tað eitt sindur til eitt or ella moralst eta tey gera akkurát tað sama ger tað akkurát sama sum vit gera nú so at so so so tað ertað er tað er tað sum er so fær
áhj siri stemberg fær orð ger so væltakk fyri
fyri harra formaður ja tað tað loysir nokk ikki so nógv at blíva við at tretast um hetta her men mann kann lesa uppskotini okur hava allatíðina sagt at okur hekkaði gjaldið men tað var fýra milliónir og her hevur mann ein ein samlaðan pakka upp á tjúgu tað er tað sum er munurin hetta her er ganga fimm alla fýra altso hetta her er nógv meira tað er tað sum tað handlar um tað sum er poangi ti er tað at okur vóru ongantíð ini í broyttir stagan og tí var tað tað at tey sum fingu heilivág komu ikki at merkja tað annað enn tað at tey vóru við til at betala akkurát sum øll og tí er ta ein vesiligur munur á hesari broytingini og tí sum okur gjørdu báði í vagu men eisini í hvønn hon rakti pluss tað at tvey ár aftaná broyttu okur eisini heilsutrygdarlógina og koyrdi pengar inn í til at gera batar fyri fólk sum vóru fyrtíðarpensjonistar soleis at tey blivu javnsett við tey sum fóru fólkapensjonistar tí tað vóru tey ikki áðrenn og tey betaltu lutfalsliga nógv og tað var ein bólkur sum hann metti hevði lutfalsliga høgar heilivágsútreiðslur so tað er ikki líkamikið hvussu mann btir til tíðir er neyðugt at far inn at broyta men mann kann broyta tað upp á nógvar mátar og royna at gera tað so skynsamt fyri borgarar sum møguligt so tá ið tað blívur við at blíva sagt tað at tá ð okur hekkaði gjaldið so raktiokur allar sjúklingar so kann tað ikki hanga saman tá ið mann sigur tað at nú er tað skeivt at siga at tjúgu milliónir rakar allar sjúklingar tað er tað sum eg royni at siga har hongur argumentatiónina ikki saman so koma at venda og draga teg til dóma tag men tá prjøvist ok ikki at blíva samd um men tað er gott at okur er samd um at hetta uppskotið sum tað fyri liggur ikki kann koma ígjøgnum tað fer so onga atkvøðu frá okkum tí okur fara ikki at atat gera ta tjúgumiliónir dýrari at verða sjúkur takk fyri ja so fær høgni hoydal orðið

maður eg ætlaði bara atskeita eitt lítið hverja lítil viðurskiftir g bíða afturat og hetta er ikki eina roynd at tosa um hvør hevur gjørt hvat lat tað løn liggja tað var meira tað at eg haldi landsstýrismaðurin hevur sagt og tað er eisini komið frá øðrum samgongutinglimum át man vil broyta uppskotið og eg veit hvot fólk kanst ta troyttast av tí men men eg haldi tað er vert at hugsa um hvat hvørjarar avleiðingarnir og hvørja av broytingum sum mann ger og landstýrsmaðurin uttan iva í bestu hugsan nevndi í sínari røðu í áðni at su mann heldur hyggja eftir at tey sum høvdu tey sum vóru illa fyri skuldu fáa størri tilskot og annað til heilivág og tað ljóðar á pappírini gott ø men eg havi hugsaðit bara at skoyta a trað o boðað afturat eg haldi eisin t vit hava tørv á einum grundleggjandi í øllum sovrnum uppskotum og at tað e eitt partur av tað er hvat skal vera grundarlagið undir tí sum vit kunnu kalla eitt norðurlendskt vælferðarsamfelag og eftir okkara tykki í tjóðaldsflokkinum og fólk nýtjask atverða samd í tí men men tað eru vit øgiliga sannførd um at tað sum eru grundarlag fyri einum vælferðarsamfelag tað er prinsippið um at tú letur eftir evni og far eftir tørvi og tí hava tey norðurlendsku vælferðarsamfeløgini sum íð øllum øllum metingum sum verða gjørdar gjørdur um allan heim og vin eisini bara taka koronastøðuna nú bæði heiman hjá okkum aðrastaðni ha va klárað seg ómetaliga væl tað sama tá ið stórar hendingar henda í alaltjóða búskapinum at tú hevur arbeiðsloysskipanin í trygdarnet og annað men hvussu verða tey fíggjaði ja tey hava øll tey londini sum hava staðið seg besta í heiminum og sum hava størst javnar møguleikar fyr sínar borgarar og harvið eisini tann tann besta tað besta umstøðuran hjá vinnuni tað eru tey londuni tey norðurlendsku vælferðarsamfeløgini sum hava havt eina stig vaksandi skattafíggjaða vælferð tað merkir at jú meira og størri størri upphæddir hjenar sjálvandi skaltey kuna tjena pengar og og tað er neyðugt í einum samfelagi men so rindar tó eisini lutfalsliga meir øhonkur spurdi meg nú ein dagin og eg viski hí ordliga hvusu eg skuldi lýsa tað øh men tað merkir altso tað at vit ímynda okkum at at at eg eigi eitt rugbreyð meðan grannin hjá mær bara eigur eitt so er tað ikki rættvíst at tey gjøldini vit gjalda er sama prosenttal tað vil siga vissi eg skal lata helvtina mínum rugbreyði tað kann eg væl eg havi ovmikið eftir til til til mín og mína familju men skal grannan lata helvtina av sínum skúlabreyð so verður gerandisdagurin hjá grannanum ikki á nakan hátt liviligur og tí havi eg havt tin stiðvarksandi skattaskipanina og tí var so nógv rok og framvegis haldi eg tatað skal vera tað um tann sonevnda flatskattin men vit hava samstundis ogta hevr it øll skyldu í sett í verk eina rúgvu av gjøldum sum øll eru fløt tað var siga at nú er tað ikki tann tær tær breiðastu herðarnar sum eisini lutfalsliga bera meira øll gjalda tað sama inn tey skalda meira í krónum men sami prosentum og orsøkin til at eg nevni hettar her tað er tviðmerki tilandstýrismannin eg haldi grundarlaginu undan vælferðarsamfelagi er rinda innupp á tann mátan og at øll tá tá tey hava tørv á tí fáa somu viðgerð s sama heilivág eisini tilskot tað var t siga laðbara taka sum et dømi um eg nú var ein ein um um eg nú var ein ovurríkur bankastjóri t taka at taka eta dømi ja so ringdi eg til barsil sjálvt e ikki hava børn eg ringdi til gjøgnum skattindi skúlan sjávtmg ekkihjá børn í skúlanum eg ringdi til til til til heilsutrygd sjálvtu eg iki sjúkur men veru g eg sjúkur so fái eg ókeypis tær tænastur sum mær tørvar tá skal maniki fa in grad og aro siga tað ókey nú ert tú og sjúkur so skalt tú tí tá fáa vit tær amerikansku skipanina tá fáa vit næstan persónliga tryggingar jamen so er onkur ráðgjalda meir og so framvegis nei grundarlagið undir einum norðurlendskum vælferðarsamfelagi tað er fullkomna samnførdur um og tað er vit tjóðveldi tað er altso stigvaksandi inngjald men tá tú so tørv av tí tá fært tú fullkomna hjálp tá skalt t ikki nakratoera tað vil siga um um um óansað um tað er ein ein persónur sum er øgiliga høgt á kanstmann iga á fíggjarliga stigan í samfelagnum ella lágt og fær krabbamain so fært tú júst somu behandling og tú fært júst sama heilivág tað saman við ein diabetrikara og so framvegis tað var tí at at eg spurdi landstýrsmannin um hetta tá hann tosað um at so gera munað um tú ert lesandi sjúkur og ikki lesandi sjúkur tað haldi er skeivt og tí haldi eg besta loysnin er og eg viðgangi tað at tað framvit heldur ikki h í undanfarnu samgongu tað hevði verið at gjørt hesi gjøldini stigvaksandi og vit hava ríkiligt ráð til tað við flagskatsir sum koma í tvey túsund og og tólv ella ellivu varðhann samtyktur orsakaði í kraft tvey túund og tólv tá fekk ein bankastjóri ella ein sum tjenar omanfyri seks hundrað túsund krónur árliga ein skattalátta mánaðarliga upp á sjey túsund krónur og tað var tað sum gjørdigt høvdu undirskot øll árini á fíggjarlógini hareftir og smolað a skuld uppá og sum hevur lagt trýst á summar á vælferðarskipan eheilsutrygd og annað fyr at verða dýrari dýrari og vit mugu finna út av hvussu fíggja tað og vit mugu taka tað orðaskiftið og niðurstøðunar um tað nú okkara tilmæli er tað mugu vera fleiri stigvaksandi gjøld tí annars verður tað sjálvandi ein øgilig byrða og eitt ójavnt samfelag fyri tey sum hava almenst tørv áv tí men tað verður eisini ein ótryggleiki og ein byrða fyri øll tey eisini tey sum halda seg vera ovast fyr okum takk fyri hara formaðurso er tað siri stemberd fær eina viðmerking

ja tað er tað einasta rætta tað er at fara kanska t hyggja eftir allari skipanini kanska frá botni av umaftur tað varð landstýrismaðurin eisini inni á og kanska sett ta saman soleiðis at tað var prosentvíst alt eftir hvat tú genti og í veruleikanum hava okur sami avbjóðing á fleiri økjum tí at hetta er ein útreiðsla sum veksur útreiðslurnar til til heilsuøkið vaksa eisini kann mann siga beint uppeftir akkurát líka og tað er eisini kanska nakað við okara samlaði skattaskipan altso at tað má vera meira tað altso lutfallið má vera meira eftir hvat inntøkur tú hevur som tú hevur meira progressivitet í í skipanini og tað er kanska tað sum er tað tað størsta málið kanska innan fyri tey næstu árini tá ið tað kemur til hvussu mann fíggjarsamfelagið tað er taðer væl tað sum fór eitt sindur av av leið tá ið flagskattrin kom men tað ber væl til at broyta tað aftur við at seta fleiri stig inn ella gera okkurt sum sum bøtur um tað øgnihoydalharra formaðu hr tað er júst
siga tit heilsa fram nú
sjálvtum sjálvt um etta hetta tørvar sjálvandi drúftaorðaskifti og viðgerðir millum politiskar flokkar hvørja leið at samfelag skal fara men men avleiðingarnar tá vit gera kanska smærrir broytingar sum byggja á eitt virðisgrundarlag sum í veruleikanum etir mínum tykki kann taka grundarlag undir vælferðarsamfelagu tað er júst hetta at visu vit byrja at gradoera í tænastunum til fólk so havi eg samstundis sagt tað at tað er tað skal vera munur av fólki í mun til tær tænastur sum tú fært frá frá teimum okkara felagsskipanini og eg veit tað knn jóast sín innvikla men tað tað tað er í inngjaldunum at vit skuldu gera tað og eg eg skal bara siga akkurát sum er eg haldi vit skulu halda rimmar fast í at vit skulu gjalda okkara skatt við gleði hann skalikki vera forhøvur serliga ikki hjá teimum teimum lægstu intøkunum og tú skal hava nóg mikið eftirit tá tey loysir segat arbeiða men eg gjaldi við gleði mín skatt til vegir og sjúkrahús og barsil og barnagarðir og vøkkustovur og frítíðarskúla sjálvt u ikki hava børn har sjálvt um gikki hav ait bil nú havi eghann bil men sjálvt m eki shevði tað tað er prinsippi enini vælferðarsamfelagi veri eg tá sjúkur ella vera um einum nærmastu tá í einu støðu tey hva tørv á hjálp so letur samfelagið fulla og heila hjálp og tað skal ikki verða tengt av peng tá taðer
so fær uni rasmussen eina viðmerking ger so væl takk fyri ja eg kann gott vera samdur
fro høgni hoydal í at tað er viktigt at vit standa saman um hetta við heilsutrygd tað er bara tað er bara so oftani ella eg føli tað sum tað er næstan altíð líkamikið hvat fyri mál vit viðgera so skal høgni hoydal snakka um viðhvørt fýra viðhvørt fimm reiðari ja tað er tað er tá ketanopparav hjá mær at tað skal koblast so nógv saman takk fyri høgni hoydal ja harra formaður og eg

tat viðganga mótvegis una rasmussen at eg fái eisini skeld fyri tað hvønn einasta dag bæði í skrivligum viðmerkingum jfacebook og sms uppringingum men eg fari framvegis at gera tað tí at júst hetta við sum eg blívir við at nevna fýra fimm reiðaríir og tað e ikki fiskimenn tað eru ikki tey sum stríðast hvønn dag av dekkinum á norðurhavinum ella í í altjóða sjógvi ella í undir íslandi ella í baranshavinum men tað eru fýra fimm reiðaríir fleiri av teimum eru átta av útlendskum kapitali sum við tí politikki og tað er tað jú tað sum politikkur er har mann hevur valt at tey skulu gjalda ja í minsta lagi minsta lagi tað verður so mangt slíkt komandi árini tá i keyptis seldur ver á fiskiloyvi trý hundrað og hálvtrýss milliónir minni í tvey túsundog tjúgu ella hava findið tý hunraðog ávtrýss miliónir virði ella avsláttri meðan tey fólkini tørva lat meg bara taka sum dømi bt heilivág ella lývsneyðum heilivág skulu gjalda meir og tað er politikkur og har kunnu vit særa ósamdur sum at vera ærligur siga tað og tí fari at siga tað afturog aftur aftur hetta er so dunrandi órættvíst og líkist ongum hetta eru pengar til útlendskar spekulantar fyrst og fremst og ikki til nakar sum ramleiðir nakað tí fyritøkurnar hava onmugrundarlagi fyri at hava yvirskot annars
so er tað kailio hálvi jo hannessen landssíðis maður var orðið gja takk fyri at foramar
kanska ein flinkur sum eg kanska gloymdi eftir honum tað er tað at vit mugu heldur ikki tosa við sær heilsu og útvarpnirnar sum at tað er nakað tú vart fordekt í tí at vit fólkatalið í føroyum harra formaður er vaksið altso fólkatalið er vaksið tað eru væl fleiri kommunulæknar tey seinastu fimm ár tað eru nógv fleiri kommunulæknar tey seinastu fimm áðrenn tað eru nógv fleiri kommunulæknar so tað vil siga at her er ein ein ein natúrligur gongd í veruleikanum og so tað tað er faktiskt meira at spyrja okkum sjálvar altso sjálvandi vit vit ikki klára at hjálpa okkara sjúkufólkum hvønn skulu vit so hjálpa altso hvønn skulu vit so hjálpa í samfelagnum hjá okkum vist vit ikki klára at hjálpa teimum sum hava brúk fyri tí sum liggja lágt tað haldi eru tey allar viktigastu at hjálpa harra formaður uttan at kriminalisera onnur uttan at kriminalisera undangongufólk vit mugu eisini vera stolt av at vit hava undangongufólk sum skapa nøkur ting sum hava at so høvdu høll at skapa nøkur ting ganga á odda leiga byggja fyritøkur upp byggja reiðar ríður upp í sovorðnum vit mugu heldur ikki gloyma at stoltleikan av at teim sum skapar kemur eisini við ræðvita nógvum inntøkum til okkara landskassa í formaður nógvum ymiskum skøttum nú verður sjálvvarðar formaður sum politiskur leiðari tá við til at knaseta tilfeinsgjaldið tað kostaði okkum eina samgongu gott nokk men vit knaseta tilfeinsgjaldið og tað var tí at eg koyrdi upp á at eg vildi at tá man fiskast so skuldi mann betala nakað fyri tað og tað prinsippið fingu vit inn og tað haldi eg tað haldi eg var rætt at gera men eg haldi at tað er forkert altíð at seta fólk ella at seta upp ímóti hvørjum øðrum akkurát mann skapar sovorðnar myndir at vit altíð skulu vera mótkomin við tað er nógv for lítið land til tað vit eiga í nógv størri mun at vera í sama bát men hann har við at at heilt tað er til heilivág at tað skal ferna at tekja og skal betala alt upp á eingang tað haldi eg at mann kann gera nakað við hann at tað er skjótt at tú ikki biður at betala alt í javnvágmanum ella februar hasum ráð viðmerkis til syðustøður
takk fyrhara formaður ja
ta eru nógvir mátar at síggja hetsar útreiðslurnar uppá man kan eisini síggja tað sum eina syc tað eydnaðist at seta nokv á kommunulæknar og tað eydnaðist at fáa nógv fleiri fólk í viðgerð lívskoskan er betri mann livir longri g man kan bara hyggja eftirmiðal aldrinum frá upp hvørt ár so so tað trúgvi okurer púrasta samd um at hetta er ein útreiðsla sum má vera tað sum er okra avbjóðing tað er hvussu fen mann sekki saman og hugt upp á hvussu fíggjamálnardag framyvir og tað er har okur blíva kanska eitt sindur ósamd tí mann sær eit sindur ymiskt upp á hvar mann fer eftir inntøkunum og ikki og hvussu mann setir saman eg haldi tat tað er fullforstáil si fyri at at útreiðslurnar hækka tí at sjálvandi skulu okra fólk hava sama viðgerð sum øll onnur tað er meira at at fáa sett einanna frymil upp um hvussu mann fíggjar tí tað tað handlar um og tað er akkurát tað sama diskusiónini á heilsuverkinum tað er ikki tað at útreiðslurnar ikki skulu vera har men tað er hvussu setir mann seg niður og finnur ein góðan leisn á fíggja eftir takk fyrikalijohannesen ja eg púra

vit eiga at fara í gongd og simpligar velja eitla umbúr ella flokkum at at eftirhyggja allar skipanir sum henn er allar heilsutrygdar skipanir sum hon er hvussu skal hvussu skal og vera samansett framtíð skal tað vera progressivgjøldhvønn máta skulu vit fíggja hetta her uppá tí at tað skal fíggjast so so so tað kundi ú verið ein máti at fingið nakað golp burturúr men ea stutta langar formaður vtað

at tú skalt gjalda altíð einum tað tað er uttan iva ein ein ein ein stór byrar hjá hjó elia nógvum so tað haldi eg er eitt gott hugskot men eg fari loyva mær at siga tá ið tá ið kaholjohann ikkin sigur tað at vit setu fólk upp á hørørina ja tá vit tosa um at fíggja á samfelag og tað er púra rætt vit skuldu hava vit hava hava skapandi vinnursganga undansvíðar og tað hava vit á øllum økjum men tað er summar heilt útvaldað fyritøkur so fáa ein serligan fyrimun ið fari syrjakala jo holm johannesen um hann er sandra og tí at mann skuldi geva henda avstátturin takni varð so taka tað sum teir hava fingið í minkan tilfeinsgjaldið í ár í mun til í fjør fimmoghálvtrýss milliónir hóast hóast kvoturnar hækkaðu í fvar at spyrja klkale hlmjohannes sum ofta hevur huga samambera okpa í danmark hvat vði heldur li holmí hanesen hevði sagt visti fólkatingið tann einadagin hevði samtykt ein skattalátta upp á fjøruti milliardi tað tað kað fara til í danmark til fýra fimm fyritøkur og dagin eftir legði so ver taðkaihm
eg klári ikki at samanløkna upp á hendan máta við fólk
hvr damara hetta hetta er forkomplekst altso eg gangi út frá tí reiðaríuni fáa eitt øgiliga hart ár í ár rokni gvið óalmindiliga hart ár kanska eisini næstu triðj ár um tey klára tað tað eru væl postrai eg trúgvi at tað er ræðuliga viktigt í føroyum at tú hevur væl polstraðir feløg sum standa ímóti mótgongini tá ið allar allar goymslur eru púra fullar tá eigur tú hava eina styrki at standa aftanfyri fyri at koyra kontinivitet í og at fáa framleiðslar ígjøgnum so hvørt teir geva tað besta virði tí at vist tú ikki hvið gjaldføri so er tað oftani kanska noyddur at selja tá ið tað er bíligast so tað er eisini tyngdin í fyritøkunum og øll fiskivinnulógávar frá seksoghálvfems legði upp til at tú hevði rationella fyritøkur at vit finguð so stórt avkast sum møguligt og tað gert tú virð rationaliga við stórum fyritøkum um tær skuldu vera fýra ella tíggju tað havi sum so onga meining um men sjálvandi skulu vit í prinsippinum fara eftir pengunum har sum pengarnir eru tað sigur seg sjálvt takk fyri hara formaður ja takk fyri so er ta ikk
fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað og hetta málið verður beint í trivnaðarnevndina til víðari viðgerð vit eru so komin til endan á hesum fundinum tað er bara framløga eftir og eg skal boða frá at trivnaðarnevndin hevur lagt álit fram í tingmáli nummar trettan tað er uppskot til samtyktar um at hava fastan kommunulæknar knýttat at ellisu røktarheim so eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur týsdagin tjúgunda oktobur klokkan eitt og tá verðurskráin nevndan onnurviðgerð av tingmáli ummar fimm uppskot til eykajátanarløgslóg fyri august tvey túsund og tjúgu onnur viðgerð av tingmáli nummar seks tað er uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri august tvey túsundog tjúgu strika tvey onnur viðgerð a tingmálinummar trý er uppskot til samtyktar um dagpening til stjórar í smáum feløgum og síðani er tað onnur viðgerð av tingmáli nummar tólv uppskot til samtyktar um at byggja leiðubústaðir á útoyggj og síðani onnur viðgerð av tingmáln nummar fýraogtjúgu tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um landsskatta kommunuskat taer skattalógin dagføringar skatta frí upphæddini sjálvboðað arbeiða innan ítróttaøkið síðani verða fyrstu viðgerð fyrsta viðgerð av tingmálnumar áttaogtretivu tað er uppskot til samtyktar um at góðkenna marknaðarsáttmála millum stjórn danmarkar kongsríkis saman við føroya landsstýri øðrummegin og stjórn noregskongsríkis hinumegin og fyrsta viðger av tingmáln nummar níggjuogtretivu tað er uppskot til samtyktar um at góðkenna marknassáttmála millum stjørnurdanmarkarkongsríkis saman við føroya landstrýrðu ørum vegin og stjørn íslands hinuvegin og framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin